tingfundur er settur og vit fara til dagsskránna í dag mánadagin fimtanda mars og fyrsta á skránni er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuoghálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um tilbúgving tilbúgvingarlógin heimildaskipað kommunal útbúgvingarøki stovnseta ein vaktsentral skipa kreppuráð og átaksráð og gera tilleigingar eg skul biðja um framsøgmenn fyri fólkaflokkin er ta jakom mikkelsen fyri javnaðarflokkin hennrik old yi sambandsflokkin johandal fyri miðflokkin er tað biljustinussen og fyri tjóðveldi er tað ingolf olsen sólan olsen og fyri framsókn er tað bjarni kárason petersen eg haldi eg havi nevnt tað allari nú so fær bjarni nei so fari jákup mikkelsen fyrsta orð ger so væl
hetta uppskotið sum jakubvestegaad landsstýrismaður er komið við er broytingar í løgslóg um tilbúgving ella sokallaða tilbúgvingarlógin og hetta lógin sum skipa kommunal tilbúgvingarøkið og stovnssetan vaknceutral skipað eitt kreppuráð og átaksráð og so annars at gera nakrar tillagingar

hetta heruppskotið hevur sjálvandi stóra ávirkan á nógvar ymiskar partar kanska serliga høvuðsleikaran í hesum her uppskotinum verða kommunurnar men yvirskipaði endamálið við hesum lógaruppskotinum tað er at fáa eina dagførdar lóg sum setir greiðar lógarkarmar fyri hvussu tilbúgvingin verður skipað ábyrgdina av tilbúgvingini liggur hjá kommununum høvuðsbroytingin sambært hesum lógaruppskotunum er at landsstýrismaðurin fær heimild til at skipa ávísar kommunalar tilbúgvingar í tilbúgvngar øki har hetta verður mett neyðugt soleiðis at støðið í tilbúgvingini verður betri og eisini meira javnt ímunn til tað umframt hetta verða eisini ítøkiligar heimildir og skyldir settar lógina sum hava til endamáls at fáa tilbúgvingina virka dømis at skipa eitt kreppuráð og eitt átaksráð sum millum annað hava samskipandi uppgávur og heimild at gera av hvør samskiftisútgerð skal brúkast

til tvørfakligt samskifti fyri at tryggja at átaksloyslan kann samskifta uttan at vera fyriskt saman og tað má eg siga at hóast har eru nógvir tættir í hesum her uppskotunum sum kanska ikki full semja er um frá teimum hoyringspartunum sum hava verið vit síggja

og kanska onkur onnur kommunufelagið seta spurnartekin við við norkura viðurskiftunum og kanska tað hangur elítisindi saman við hvussu økini verða defineraði og og eisini kanska tann fíggjarligi parturin hvør skal gjalda tey tingini sum verða sum koma at standast av tær útreiðslurar sum standast av hesum

formaður tað sum eg haldi hevur øgiliga stóran týdning yvirorðnað tað er tað at vit hava eina tilbúgving sum virkar sum virkar væl og sum virkar skjótt og har er eingin ivi um at tað sum landssýrismaðurin skjýtur upp um at vit hava ein sentral altso eitt stað har fólk ringja inn til fyri at kunna boða frá einari møguligari vanlukku

og tí er tað eisini ógvuliga týðandi at vit hava eina skipan har ið vit hava tøkn og tól sum ja er taðn sama á øllum mótum so vissu landið verður býtt upp í í nøkur tilbúgvingarøki so er eftir mínum tykki eri eg púra samdur við uppskotinum um at at tað er avgerandi at tað sum pengar varð brúkt til at tað er tað tey somu tólini og ttosa saman ikki bara ímillum tilbúgvingarøkini menn eisini ímillum allar partar sum hava eina ella aðra uppgávu í sambandi við at ein vanlokka er tað verður se politiið og tað verður s mcc tað verður landssjúkrahúsið ella sjúkrahúsverkið og sovíðari soleiðis at komuligatiónin sum fer fram aftan á eina fráboðan er so beinrákin og og sum tryggjar at øll verða informeraðir og at informatiónin verður

tykið mær í øllum førum at vera skilagott tí at í dag er tað soleiðis at tað flestu kommunuir hava eina tilbúgving og hava útgerð men tað at mann leggur tað saman í einar størri oynd og at mann samskipar tingini so trúgvi eg at mann kundi fingið eina betri tilbúgving og mann kundi eisini fingið betri kanska útgerð og at ikki akkurát tey somu tingini vóru allastaðni so so eg haldi at upp á nógvar mátar er hetta her eitt gott uppskot men eg síggi væl at her kunnu verða viðurskiftir sum kanska skulu eftirhyggjast og vit fara sjálvandi í vinnunevndini at gera innkallingar og so verða partarnir hoyrdir so vit fáa at síggja hvussu um tað verða nakrar tillagingar gjørdar men yvirorðnað sæð so er hetta uppskot sum er ógvuliga gott og mær dámar eisini væl at fiskimálaráðið hevur lagt dent á at visi hetta skal eydnast væl so er tað ikki nakað sum skal busast ígjøgnum og trumlast ígjøgnum men at tað er í samskifti við allar partar at at at tað ikki er nakað sum verður smokt niður o høvdið beinleiðis á nøkrum men at tað er í samráð við allar partar soleiðis at vit fáa tað besta burturúr tí at í einum slíkum máli sum er so álvarsamt tá ið ein vanlukka hendir og tað eru nakar vanlukkur hendrar í føroyum tað ikki nógvar tilsamans men

men tá ið tað hendir so er ómetaliga týðandi at tingini fungera væl og tað trúgvi vit øll vilja bakka upp um atvit

gerso væl harraformaður ja tað kann gikkivera nakar ivi um at la man kann skvat blíva ein er um at tað er umráðandi at hava eina tilbúgving á høgum søgi og sum fungerar tá ið hon hon skal brúkast tað er tað væl eingin ivi um og tað trúgvi eg at tar flestu av okum her inni eri samd um so er tað hin spurningurin hvussu tað skal gerast tar kann tað samsýnivis verða deildar meiningar um um mann skal koyra tað saman í eitt til mann skal hava tað býtt upp sum her verður eisini diskuterað og eisini á viðmerkingum um tað skal vera tríggir sentralar ella ella mann hevur alt á einum øki eg havi ikki so nógva øgiliga avgjørda meining akkurát um handan partin men allíkavæl so er tað nokk so nógv at siga at hvussu tað verður verður skipað og at tey lokalu

okur vita eg kenni hvørfar best til mínum egna øki at tey sum hava við sløkkiligurni at gera tey ganga øgiliga høgt upp í at halda tingin e í ordan og at tað skal vera klárt tá ið egag hevi brúk fyri ti á á á teimum økjunum sum tey nú einaferð umsita og tað má mann siga eri ein ómetaliga stór broyting í í í tey síðstu rættiliga nógv í árini eg pljvis ikki at fara so langt aftur í mína tíð hvar ið tað var stóð ein neinesin í eini skúroy umilla nokk festa gongd tá ið hann skuldi brúkast tí at tað var tí betur sjáldan brúk fyri tí og tað varð ikki fólk ordiliga sett burturav til at passa tað tað er komin ein broyting í hjá sstni síðstu árini síðsti nógv í árini tá ið mann fór at gera og eisini at betala til til sløkkiliðini til at hava útgerð og keypa útgerð og viðlíkahald útgerð tað var eitt øgiliga stórt stig sum bleiv gjørt tá fyrr enn í tjúgu árum síðani er nokk

tað siga er at yvirskipaða endamálið við lógaruppskundi er at hava eina dagførda lóg sum setir greiðar lógarkarmar fyri hvussu tilbúgvingur verður skipað og tað kann mann sjálvandi vera verða vera samdur um visti mann hyggur at tí sum tey sum hava úttalað seg um hetta

tað tað sum kommunurnar la nøkur siga t tað er handan vága metingin í kommununi sum avger hvør fyritøka er fevnd av hesum er tað er serliga grein fimtan men eg dugi ikki ordiliga at at síggja í uppskotinum um hetta er er statvekk við í lógaruppskotinum tað verður gott nokk nevnt men tað sum kma sum sum sum tey sum hava hoyringskriv gera vart við at mann hevur ein skipan allastaðna at ikki hvør kommuna í sínum lagi uppfinnir

skal fiskimálaráðið halda fast við at áleggja fyritøkum so sum máta samskipast so krøvini um era nøkulunda eins í øllum kommunumim og mann kann hava mist ga um at virke í tað verða kommunalar ásetingar altso ú nú nógva er skal gerast í kunngerð teg blav e blivið modellið nú við lógarskipanin at mann mann setir altíð kunngerð or so so eru tingfólk leys av tí heila so so so so ja so nevnt t hettað blivið nú og tað eru nakað sum varð sagtar fleiri fyri tað er nakað sum vndi evur vundi øiliga nógv upp á seg at at løgtingsfólk siga ábyrgdina frá sær vhvat a tað smakkar tykur íeina kunngerður so so mága okur fyrga av tí og summa hvør sínum lagi tulka tað sum hann vil øh okur hava jú kanska eitt eitt dømi um hvussu tað kann blíva tá ið hvør kommuna sínu lagi og tað eri sum vælsignaði larmurin sum er í havninum hvat ið skip liggja við við kai og larma illanir og ja so sigur mann ja visti mann noktar teimum at koma til kai so fara tær til onkran annan og tað skal helst ikki blíva soleiðisr tá i tað kemur til tilbúgving at kommunurnar seta krøv til fyritøkurnar at hær skulu hava ein egin egin tilbúgving at mann at tað blíva ymisk krøv runt um í landinum at onkur setir øgiliga høg krøv til eina fyritøku og og so kann mann hugsa at attað er frægast at fara til onkran annan sum sum mann kann fáa eina betri avtalu við og títað er nokk so umráðandi at tá ið eisini bæði lógarmessiga og eisini tað ngur eisini viðgerð í nevndini og eisini tað man gera kunngerðir at mann mann veit at eg eri einskipanir altso krøvini eri eins líkamikið hvar í landinum nú eina ferð man er og te viðmerkinarnum sum felagið seat sløkkiligsi leiðarin hava tað er kanska partvíst tikið við men har snakkar teimum eisini um at skipa fyri førleikamenning heldur enn at tvinga samanlegging tað eta hetta her við samanleggingum tað er jú tað sum kann fáa alt upp at um ikki at kóka so tætt við te man fær a at snakka um samanriggingar og tað er líkamikið um tað slekkiligaat kommunur erletar er tað er púra undirorðnað at tá ið tað kemur til at tvinga saman so so fara

og tað sama tá tað kemur til fleiri fráboðanar sentralar onkur nevnir í fráboðanin g eg dugi ikkiat finna tað ordiliga við við kostnaðini hvat kostnaðurin verður men men tríggjar hálv milliónir verða upp at venda um tað verður tað ikki tað tað er ringt at siga sjófylgið tað er alt anað upp á hvat ið hvussu langt mann ganga við krøvunum ohar har sigur felagið hjá sløkkilgisleigaran at vist mann skal út at hava samskiftisútgerð so kostar tað rættiliga nógv unnu dýr í rakstri og teir fyristoða at mann hevur alarmssentralan í føroyum á einum stað og nevna til dømis mcc

tað skal vera fleiri sentralar og tú skuldi vera klárur døgd runt so er í tað so skalv tað rætt til ta fitta fólkið til altso vikan hevur hundrað og átjhogvtrýss tímar og koyrma teg upp á fjøruti hvønn so veit mann hvat ið fólt skal til til at hava ein ein sentral klára

so at at at kostnaðurin ikki verður fleiri faldaður tað sum mann hevur lagt upp til her og serliga visti mann skal leggja tað út á kommunurnar at betala

kommununar koma at betala tað kann tað vera tað kann tað vera fleiri møguleikar fyri ela ella deilda meiningar um men hervur so lagt upp til hvt hvat ið kommunurnar skula betala og tað má helst vera so ein som møguligt fyri at ikki mann kemur í í la bara í við við tæ at mann fær at nýta firmunir av ennari kommunu politiið sigur at tað framhaldandi at at tað er neyðugt at brúka hundrað og tólv sum alarmseuntralát tað hava umsitið á politin

har hr má meina politiið at teir framhaldandi skulu samskipa rollina og samskifti og tað sama brúka ta samgiftis útgerð sama slag av samgerins útgerð sum teir hava akkurát tikið brúk fyri nøkrum mánuum síðani

kreppurá og avdaksrá ja tað eri sikkurt í lagi at mann hevur eitt kreppuráð nú valdu hast ha fylgja i hvat í uppgávuuman legga til eftir ái nú hevu en sagt nakað um tað her men eg trúgvi at eg tað ereit sindur harmiligt at hetta uppskotið er er so seint í í í prosessuni tí at nú er øgiliga nógv í nevndin og tingið fer einaferð heim so at at sum mann fekk gjøgnumgingið a tað øgiliga neyvt tí at tað kann blíva eitt slagsmál við kommunur illa millum kommunur um eitt eitt uppskot av hesum slagnum sjálvt um hatta er neyðugt at hava og at mann eisini ger tað so gott sum møguligt at tá ið tað nú eina ferð sett í gildi at tað tá fungerar og øll kunna siga at okur eiga en ein ein lut í hesum her og og ikki at tað blívur eitt eitt slagsmál um ímillum kommununir tað aðtað klaga at at tað kann øgiliga skjótt henda onú er okkara land soleiðis at d býtt n enn í hvørsfall at okur hava bæðir størri oyggjar sum liggja leysir av øðrum og okur hava smærri oyggjar sum útgerðin má vera so sum so í vistum førum tá ið lítil fólk er til staðar og einari oyggj so eru tað øgiliga lítið onkrar oyggjar eru so illa mannaðar at tey hava ikki serliga nógvar møguleikar at umsita sløkkiligr sjúrkir so tá i hetta kemur í nevndina so sargur at gjøgnumgangadaog seta teir spurningarnar sum einaferð og innkallað ikki minist tey fólkini sum skulu
dagligt hin takk fyri ja takk so er tað næsti framsíðmaður nú er tað jóhan dahl sum fær orðið
haldi eg e viktigt mál at viðgera í dag hetað her sum eitur tilbúgvingarlógum tilbúgvingarøki og hvussu tú frameftir kann skipa hetta øki á ein slíkan hátt at tað eri

ger tað ati tað ymiski ta ymisku økini í tilfardi av ati óhappi skuldi verað úti sjálvt kunna skipa seg tað verður seg innan spot inan fyri brandves innan fyri politi ja fækst øll tey sum vara av tilbúgving sum heild á sjógvi í landi og har er sjálvandi eisini bjargingafeløgini kring landið ein ein vitalur partur av eina slíkai skipan landstýrsmaðurin sigur í samband við endamálið til hesa her lógina at yvirskipað endamálið við lógaruppskotinum hava eina dagførda lóg sum skuldur greiðar lógarkarmmar fyri hvussu tilbúgvingin verður skipað og tað hsum landsýrsmaðurin sjávandi ætlar sær her tað er tað at hann fyr eina heimild til at kunna skipa hesar her eindirnar á slíkan hátt at mann mann mann hevur nakrar fáar eindir kring landinum sum hava ábyrgd av teimum ymisku økjunum tað kann vera trý ella fimm øki til dømis og so verður alt okið sampakka harfrá hann fær eisini heimildin til at sambærdi við lógini her ati fáa tipngin at virka betri til dømis fer han heimild til at skipa eitt kreppuráð og hann fer heimi til athava eitt átaksráð sum hava samskipandi uppgávur og hann er eisini heimi til t at at siga hvat fer samskitis útgerð skal brúkast tvørfaktit til at tryggja at hannan her átæks leiðslan kann samskifta fysiskt uttan altso at vera saman ha runtan kringu landinuma eg má siga tað eg haldi at eg haldi sjálvur tað ati tað at mann fer hesi viðurskiftini í rættilag og skipaði upp á ein skilagóðan máta er í fínasta lagi og tað at mann fer inn og hugsar samskiftis útgerð sum verður nevnt her millum annað tað verðr nevnt tann skipanin sumpolitiið brúkar í dag sum eitur kima sum er einnú kenni eg hana nokk so væl tí eg var eikt partur av tí upplegginini tá tað byrjaði taðer ein skipan sum dekkar alt landið hundrað prosent óansæð hvar tú er í fjøllum ella á sjógvi so dekkar hon og tú kansn brúka hana at tosa við í í íbólkum einkuldvís millum ádaksleiðarar tað vil siga ho hetaer ein skipan sum er sera sera væl útbygd og væl egnað til at brúka til eitthvørt óhapp sum er og tú kanst sjálvandi eisini dokumentera og taka myndir og senda viteo ella ella ella myndir til hospital ella aðrastaðni áðrenn til dømis ein ein sjúklingur ella ein sum kom til skaða er komin á staði so at læknar og aðrar kunna døma um hvør støðan støðan er hjá viðkomandi eg haldi tað at tað veru nevnt at tá skipanin kostar haldi eg tígjar koma fimm milliónir her s ikki skilji tað rætt í mínari verð er tað smápengar tá tað snýr seg um at gera eina eina eina skipan sum er trygg altso wokuhky í fjøllunum kann vera ein góð ting men tað ikki nakað sum fungerar optimalt men men hendan skipani sum politi hevur fingið fatur í og sum erusavnar vildu vera er ein skipan sum er simpultliganstretipuliga hart til at brúka til alt sum hevur við tilbúgving at gera og tí má eg siga tað at at fáa ta skipa bara tað hevði verið ein ein ein ein ein gull verk fyri fyri økini og fyri sløkkiliseindir og fyri hospitalseindir og alt tað sum annars varar av tilbúgvingarøkinum eg skilji tað at at menn eru kanska í teir hoyringsvarinum øgiliga ójavnað málið um hvør het taeru skilagott lykki millum annað vinnumálaráðið gjer vakt við tað at heimildirnar ikki eru í í lagi at mann kemur í konflikt við við lógarverk millum kommunustýrislógina og het her við at at eita øki er upp á eintúr o hvussu ter deilt upp sambært lóg og má mæla til at mann setisr niður og finna út av hvussu mann saman kann fáa ein fornuftigan leist til at fáa skipað endirnar upp á ein upfornuftigan máta og tær er átana eisini tað at tær slepki at vera ein partur av hesum her hesum arbeiðinum at gera hetta her og tað er kanska eitt sindur keðiligt haldi eg eisini at teir ikki hava verlið ein partur av tí tí teir teir eru ein stórur partur av tí altso bæði tær kommunali slíksliseindirnar og g og og og bjargingarfeløg og annað eru jú ein stórur og vitalur partur av eini tilbúgving og eiga sjálvandi eisini at vera við so tosar mannum at leggja ein hava ein felags vaksceutral ein ein sum tekur ímóti og tað haldi eg er øgilga skilagott og visti tú hygur eftir svarunum hjá vørn og eisini hjá politinum og eisini hjá landsjúgrahúsinum so siga allir tað sama tað meina tað r at að erviktigt at mann hevur hetta her í einum teppa hvønn annan soleiðis at tæy kreppuráði og tað átærkistráðið og tær sum sita tæt upp á kunna handla skjótt og er í sama stað og eisini tað at mann kannkomilikera greitt út frá einum sentrali tað haldi eri er skilagott

og og hav vil mann so seta reglugerðina inn í tilbúgvingarlógina so hon verður formskipað í í tilbúgvingarlógini tað haldi eg eisini er skilagott og so vorðun setti eisini reglur fyri g og formskipað tað sum eittur átaksráði tað haldi eg eisini eger øgiligani greitt at mann færr gjørt tað og at mann vistuman hgur eftir fimtan hevur tað okras tann okrasasiónsplanin sum sum settur upp mánn ser í fylgiskjaliðnumar fimtan í hesum lógini er um hvussu øll skipanin er uppbygd og hvussuu verður strukturerað frá myndugleika g og og út til tey ymisku økini og og hvør er ápur á hvøroyum tað a mn gera ein vakssentral og eog eitt samskilds net sum eisini eg havi virtið ini eit sindur á tað er øgiliga viktigt haldi at mann fer setta stovnana til vaksin tralum bí alna kommunurnar og so er tað sjálvandi spurninguri um hvussu mann fer í holt við gjaldið tað sum er opmbært eyma punktum hjá teimum allarflestu sum hava svarað her millu annað kommunufelagnum og og tað er tað er kostnaðurin av at hava hesa skipaninaandiog tað tað vilja teir í hvussur mæla til at mann teir meina tað at landið sum allar aðrastaðni átti at betalt tað sum tað kostar at hava hesa skipanina koyrandi e so spurningurin við tíu sootur ogur hav her í føroyum kanska mun til norðar ella danmark el ðrastaðni um tú ikki vildi vilda skilagott at mann kanska seti seg niður tanni av eini kanska eina býtuslykli sum eisini varðrnevnt her beint eftir fólkatalinm út íbingatalinum í kommuni hvat mann betalir per ein ta men tað er eingin ivi um mínari verð um tað at tað er øgiliga skilagott at fara í holt við at gera eina skipan sum hesi her tað er viktigt haldi eg at mann fer gjørt hana í samráð millum partarnir ikki at tað ikki verður tving ígjøgnum men mann mann kann seta seg niður her og finn út av at í fyrsta umfari eg hvussu r at fáa gjørt í í semju eina eina upptaling av økjum hvussu mann kann skipa tey og sjálvandi visti tað ikki ber til og og líkasum fornuftinm forsvinnu men tað er meira ein spurningur um tross so so má mann væl taka harari millari brúk og syrgja fyri at fáa gjørt tað viðlógarheimild sum sum verur umbigið her men hóast mann hevur eina betíðurt iki tað at mann skal trunf djøgnumu tað egtíðir væl tað at mann fær at fórí holt við samráðingar og royna at koma á mál við eina fornufti um diologi tað er væl tað sum vaksin fólk vanliga ger lógaruppskot kemur eisini at geva geva víðkaðar heimildir til landsmannum soleiðis at tað sum eitur støðið viðvíkjandi egintilbúgvingin kann ásetast og tað er øktu útróstar hjá kommununum orsakað av vandakenandi virksemi kunnu heilt ella lutist fíggjast av hesum virkseminum ot hatta sum eg veð ini upp á í áðni er hetta her við kostnaðinum hvussu mann kann fina út av at fáa gjørt heim farluftí á eg veit at til dømis handa skipanin sum eitur kima hon kostar hon kostar nakað at hava hon kostar naka pereind og tað e viktigtat mnn finna út av hvussu mann kann betala og fíggja teimum partunum tí eg haldi absolutt er viktigt ati mann kann knýta politimyndugleikanum og talla samskinisskipani saman við restina av tilbúgvngisum tað vil siga bæði teimum fríviligu hjálparfelagsskapinum sum eru úti ím landi hospitali og mmxc øll skipaninr sum er koyrir upp á sama system

vóni tað at hetta her málið kemur at fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini har tað kemur og okkurt hvussu gera okra til at

venda rætt eisini tá ið tað kem út aftur í nevndini ikki tí eg haldi málið vendi rætt fyri sovítmen tað er altíð iva spurningar soleiðis sum hoyringsvararnir her hava vístu á og tað vilj okur fara at viðgera saman við teimum pørtum sum ogur fara innkalla og royna at fáa at lýst tað væl virðiliga soleiðis at mann tekur hætt fyri teimum tingunum sum ivamál kanska eri um í samband við uppskotið
takk fyri harra formaðurja
bjarni hammer farin ina viðmerking ja takfyrhra formaður hyggur mann at uppskotinum sær heilt sær serskjótt so er tað sikkurt okkurt skilagott í tí atmann hoyrir frá framsøgunanninum joendala eisini mann snakkar um mann snakkar um uppskotið hvussu tað skal betra um tilbúgvingina í føroyam men mann snakkar akkásum heilt tvørtur um og tað vísir seg at tað hevur landsstýrismaðurin eisini gjørt at mann smakkar heilt tvørtur um tey sum eru ávirkaði av hesum uppskotinum kommunurnar í føroyum eru slettiki tignppa ráð altso hoyringsvarið hjá kommunufelagnum burdi verið heilt greitt og sagt hvat er orsøkin til at tá mann ætlar mann kann siga krøssta ttyvir kommunurnar men sjálvt um okkurt er skilagott í tí uttan at taka kommunurnar við altso yvirhøvur mín spurningur er til johandal altso hvat er orsøkin til at mann í hesum førum slett ikki hevur tikið tey við sum eru ávirkaður av hesum her tað kemur at bera kollveltingum til broytingar báði til tað betra tað vita okkur slett iski tikin við hevði tað ikkiveraðskilagott at fungið øllum førum

ja takk fyri hehra formaður absolutt ið bjarni hammer tað var t tað sum eg vísti á i míni fmøðu veg sita hetta eru ting sum ikki kanska venda heilt rætt hygg man eftir hoyringssvarini hjá kommunufelagnumo hygu mæ eftirhoyrisvaðinim hjá sløkkiligus leiðaranum eisini so hava tær nakrar viðmerkingar sum eru rímiliga vetalar haldi eg fáa viðgjørt júst tað sum bjarni hammer nevnir her at mann mann mann tekur teg við og royna at finna eina fornuftiga loysn saman við kommununum sjálvandi soleiðis at mann fer hettaher øki at fungera optimalt tí eg haldi tað má vera okra alra ynski at ok vildu hava eina optimala tilbúgvingarskipan í føroyum soleis at tá í óhapp henda nú bleiv núer er óhappi g at fvøroyri við varnapelatik nevnt sum eitt dømi eg trúgvi tí at visti mann kanska hevði havt eina eina eina eina aðra skipan enn enn mann hevði tá so hevði t kanska støðan eg veit iku hn hevi verið betri tá tð tul iki at siga tað men men hon kundi hvussu vil skjótar reagera kanska om mann kundi havt útgjørt og skip kanska á staðnum skjótari en enn enn tað var tað eru slíkir ting sum eg haldi í vesi liðug ast tað sama vð gjør eg galdandi há tesk út at lataa fólki kanska í ífjøllunum at alt að virkar tmalt

jatakk so er tað edva jacobsen gersu væl takk fyri harar formaður at byrja við tá i mann hugdi upá etta uppskotið tá bleiv tað líkasum tosað um am mann mann segði hetta er samstørvini um an líkasum tvingatað ní einari lóggávu tíbetur er tað sum blivur broytt eftir eisini hoyringsskrivinum at mann ger hesi tingini í samráð við kommunurnar tí at tað er púra givið at kommunurnar hava eitt eitt kommunalt sjálvstræi og nógvar hava eina tilbúgving sum er kanska týdningarmikil at vera á tí staðnum eg haldi fínt at mann hevur ein ein sentralan akcentral sum sum kann líkasum røkka men at mann hevur at mann so knappliga verður tvungin frá hesum húsi at siga tit kunnu ikki hava tað staðsett í tykkara øki meir tí tað kann vera týdningarmikið at er akkurát í tí økinum tí mann hevur rættiliga nógv vinnulív í tí økinum tí er tað gott at tað sum mann ger ger mann íð samráða við kommunurnar eg vóni at mann fær sum johandal eisini inni á sjálvur at hyggja upp á tey tey tingini sum mann ikki yvirrular eitt eitt øki sum ella yvirullar eina sistemsum
tú koyrir væl takk
ja takfyrha formaður trupulleikin ella avbjóðingin við øllum systemum o eg va teg at mann kann ikki siga um tað fungera væl fyrr at mann hevur roynt tað ekstrema tá ið eitt verur tit óhappur úti og mann sær hvussu tað tá fungerar ha eg samdur við elv jakobsen hjá lan formannin í tí at sjálvandi skul a kommunan vera við tað er eyðsek kommunan slep at sína við uppa ráo tað er eysa haldi eg eisini at mann sum eisini sumvinnumálaráðið vísir á seð lógarverk og annað at at ampakssfólkin ger ger ger lógir sum ikki ikki fungerað saman og eg ganga í móti hvørjnum øðrum hetta við við við økis uppdeilingini v hvat øki ímóti undir undir hvør liggliggur unirhvørjum øki so víðari e men í mínari verð eer tað eingin yvir tí ati ein vaksan tralur sum eg felags við atlar er er vitalur fyri at fáa eftir at fungera efektivt og væl og og so er tað spurninu um at fáa samkipar restina við fornufti soleis a mann fertil at fungera soleðis at sum mann ynskii eisini sambært slógini her so tað virkar bst yriyri
fið allar og fyri øllum økinum takkfyriharar formaður ja takk tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so eru tað næsti framsøgumaður og tað er ingolf sólheim olsen sum nú fær orðið
hakkafyri harra formaður hugnalig

komunala túlbúgving hetta her er eitt uppskot sum eg haldi íútganðspunktunum er slett ikki so býtt men tað mag siga beinanvegin tað sum sker meg í eyguni hesun her tað er prosessin opp til hetta her at tað undrar meg stórliga at mann hevur klárað lagt seg út við kommunurnar áðrenn hetta næstan er komið tí tað tað hetta her tað er tær sum skulu umsita hetta her ella ella hava hett her sum eitt arbeiðs amboð hesa lógina tá ið hon er einaferð eg samtykt so teg skilji yvirhøvur ikk at mann hvussu ann er borið seg at við at at at fáa eitt svorðt hoyringssvar frá frá kommunufelagnum men nú kann tað vera at tað er hent okkurt í prosessuni so tað er tykisti so fræt til eftirtektar at tær kunnu vera við og ikki vendi so púra bakið men sum eg skilji so hatta her lettiki verður við ís prosessuni og tað tykist mærrættiliga løgið tí ta tær sum eru tað allarviktigasta tann vitigasta parturin í hesum men tá ð tað er sagt so haldi eg eisini at tað er tað er skilagott at at fáa at samskipa tilbúgvingarnar og eisini fáa tæir kanska meira formliga samskipað við kommununum tí tað er nakað sum ikki altíð hevur riggað væl og tað er hent øgiliga nógv og skjótt á haesum her økinum ígjøgnum tey seinastu árini eg minnist sá eg akrákom til føroyar fyrstu í øldini og arbeiddi sum jornalistur tað var tá ið tann fyrsti umbúna ella verðá gerð tá kom øgiligt fokus á á tilbúgving og og serligu tunlinum og tað smittaði av sær eisini til tá var tað so undirsjóvartunnilin o har serlig krøv eru men tað smittaði eisini av sær til tunlarnar hjá hjá landsverki og tá minnist eg at eg einaferð tosaði við táverandi elduvíkar kommunu sum átti tilbúgvingina í eystar og hálvu á norskupatunninum í so fall at eldur kom í ein bil har inni hvat ið elduvíkar kommuna sum gjørdi og svarið var eg fekk fatur í í borgarstjóranum so lág norðhavinum o hann helt at tað vóru tvær ter tríggjar spannir í bygdini soleiðis var skil tá tað var sjálvandi í skemti men tað var tað lýsti øgiliga væl hvussu støðan var hetir so kortsiðani hetta er hetta eru bara ja tað e minni enn tjúgu ár síðani og og tá var trupulleikin sjávandi eisini tað at tað vóru r evarska smáu kommunurnar sum knappliga stóðu við øgiligari ábyrgd tilbúgvingarábyrgd tann kommunan hevr so ikki til longur hon bleiv partur av steri kommunu men longu tá var allíkaleysnum samstarvi millum sløkkilig men tað sum er eisini kann vera eitt vandamálsum man skal hugsa øgiliga nógv um tá mann gera heta her haldi eg tað er tað er samskiftisparturin tí at tað er tað er givið at tá ið tá ið tað koma fleiri lið inn í eina tilbúgving so eru tað eisini fleiri møguleikar fyri misskiljingum ati instansir fara á skeivra hvørum øðrum og ikki minst hetta her við hvør hevur nú ábyrgdina hvør er tað sum skal taka intiativið og og hvør skal samskipa hetta her tað tað er sjálvandi tað sum hendan her lógin eisini roynir at atnágreina og gera greitt men bara tað atað kemur eit sort eyka lið inn í sær sjálvum kann um somur at siga kann oyðileggja spælið tin samskiftisparturin hevur eg vil siga næstan alt at siga í einari tilbúgving vit síggja tð eisini nú í tí tað verðu eisni nevnt í hesum uppskotnum evíða tí hetta hetta her umata ella tað verður umtalað bæði korona og og eldsbunin íá varandi plagikk í á tvøroyri so at her er hetta spenni vítt men nettup vist vit taka ta farsóttina sum vit hava nú so síggja vit at at í tí tilbúgvingin sum er har so eru eisini koma ymiskir boðskapir ofta út øsum ikki altíð eru eru teir somu og tað er kanska verið í smátingsavdjeiðingini men tað er so ræðuliga viktigt at tað verður minimerað og serliga í tí partum sum eitur átak altso teir tey sum skulu út í felti at at tað er null har at tað ikki eru misskiljingar at tað er púra greitt hvør hvør hevur ábyrgdina og hvør skal geva boð til hvønn og hvør eigur intiativi tað er so altavgerandi vit sóu ta eisini tá ið tað var eldur í meini tað vara a tena sum branna í runavík at tað var eitt sindur av forvirjingi so her eri tað eri øgiliga nógv av tí slagnum so som mámman má taka atlit til

so øgiliga viktigt so fyriat venda aftur til tað tað er t at kommunurnar máa so so nú nú fer her í nevnd eg siti ikki sjálvur í í nevndini men menvinnunevndini men eg vóni at vinnunevndin ferat taka kommunurnar væl virðiliga inn og hoyrdu hesum her málinum tí at vissi tar ikki erur við visti tann parturin ikki við so so dettur alt sundur tað er jú snúvningsrásin í øllum hesum her so er tað tað eru fleiri ting eitt sindrær heingipartíðir tá ið tað kemur til tilbúgving sum eg kundi hugsað mær at at atkanska finguð svar upp á um um um hvar tað liggur altso nú nú verður varðin pilagik nevndur í her og tá varð aftan á tann eldspuglurin var et eljusríð mest í miðlunum um um hvør skuldi betala fyri innsalsin hjá brúnley eg minnist smeg ikki hava hoyrt um tað málið yvirhøvur er loyst og um tað er altso eg kundi hugsað mær at fingi svar upp á um tað er loyst tað málið men eisini til til til framtíðina at mann ikki kemur í slíkasøgur at tá ið fólk og stovnar og skip og onnur hava luttikið í einum stórum bjargari arbeiði so kanska serliga er fyri at verja mannalív men eisini ovurhons ognir at tað ikki kemur ivi um hvør so skal betala tí tað kann eg ringasta konsekvensi gera at onkur kanska ikki sakka til vissu viðkomandi nú er heta her so almennur eitt alment skip so tá var tað nokk ikki so ræðuliga stórður vandi fyri at at jat at tei rera sagt nei men visti at nú var ein ein privatur aktørur sum kundu risikera av upp á eitt bjargingarátak illa var eg iva um mann fór at missa at so kundi viðkomandi kanska hugsa seg ov ofta um áðrenn ter fór í arbeiðsklæðini so hasi har tingini mugu vera púra greið ja eg haldi eg skal ikki gera heta herstórt longri eg vænti at her fer at fáa eina eina góða viðgerð av frá frá tjóðveldi í í vinnunevndini og eg tað skal vera mín appell til vinnunevndina at tær fara serliga at hoyra kommunurnar øgiliga væl í heu her málinum so tað so tær kunnu føla seg at eiga
takk fyrija takk fyri síðani er tað næsti røðari nú er tað billius stinussen sum fær orðið
ja tað er løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tilbúgving tilbúgvingarlógin sum skjótt er tíggju ára gomul og landsstýrismaðurin sigur at tað er í grundini ikki hent so nógv á økinum síðani tann lógin varð sett í verk og nú leggur hann eitt uppskot fram um at gera nakrar ítøkiligar broytingar og tær broytingarnar haldi øsnúgva seg nokk so nógv um at landsstýrið skal meiri inn á vøllin og fáa heimild til at átaka sær hvussur nakrar uppgávur um enn sagt verður at ábyrgdin hóast als liggur hjá kommununum

vtu hyggja at grundgevingum fyri at leggja hetta hesar broytingarnar fyri løgtingið so vísir mann á tvey dømir og mann vísir á tann stóra eldin á tvøroyri var hann pelagikk og so og so hitt dømi tað er koronafarsótt og vissi eg so seti akkurát koronufarsóttina inn í kontekstina í hesum uppskotunum so so fái eg øgiliga illa eyga á hvør samanhangurin er millum tey bæði tí at eg eg dugi øgiliga illa at síggja at tey tiltøkini sum landstýrismaðurin tosar um ella nevnir í hesum uppskotunum í sambandi við ja meiri samskipan møguligt kreppuráð møguligt átæksráð og sovíðari at tað hevði broytt nevnivert upp á mátan sum vit hava takklað koronufarsóttina sum fyrst og fremst snýr seg um eina eina eptemi eina farsótt hvar ið tað er heilsumyndugleikin saman við teimum sum hava heimildir og skil fyri farsóttum sum eru tey sum eru í front og so snýr tað seg jú um at lata landið aftur og har má mann siga at har máta fyrst og fremst verða landsins hægstu myndugleikar sum standa fyri tí teimum átøkunum og ikki helst ikki myndugleikar sum liggja longur niðri í skipanini tí at tað eru so mikið álvarslig átøk sum hava verið gjørd altso í sambandi við koronufarsóttini tað at mann letur landið aftur noktar fyri at at ferðavinnan yvirhøvur kann vera virkin letur flogvøllin nærum aftur og so víðari tað er jú so strang tiltøk at har haldi eg at tað hevði neyvan verið í øðrvísi við ella uttan eini slíkari

hinvegin so haldi eg at tað eru ting sum tala fyri at tað eigur at verða einein yvirskipað samskipan av krepputiltøkum og av átøkum tá ið tá ið stórar vanlukkur henda har haldi eg at í flestu førum eru tær einstøku kommunurnar hvør sær og veikar og hava kanska ov lítið av millum og av lítið ov lítið av av tilfeingi bæði materielt og av mannatilfeingi so pent sum t at seta inn men har mugu allar kreftir til tá ið ein stór kreppa hendir í einum lítlum landi sum okkara og tá er tað ógvuliga skilagott at mann hevur greiðar heimildir og mann greiðar ásetingar um hvør ger hvat og soleiðisnar skilji eg hetta uppskot at mann sum landsmyndugleiki við ábyrgd fyri tilbúgving átekur sær ta uppgávuna sum tað er at standa fyri tilbúgving og so syrgja fyri at mann hevur eina lóg sum áleggur teimum ymsu pørtunum hvat tey skulu gera nú var inngolf sólvar molsen gott at hoyra inngolf sólin olsen aftur á tingi gott altíð gott at fáa ein glyvran mann afturat inn á ting ønú var hann inni á hesum at hann harmaðist um at kommunurnar ikki eru við í hesum og ikki eru nóg væl tiknar við og so víðari og altso eg eg má siga at nú havi eg verið á nú havi eg verið í politikki í nógv ár tað er eitt tað ringasta sum mann yvirhøvur kann kann gera tað er at fáa kumaltso tað tað er ein tann truplasta uppgávan sum er ella sum formaðurin hjá inngolmshólan og olsen plagar at siga t hart horn at telgja at fáa kommunurnar við upp á felags átøk sum eru eru skipaði av almenna myndugleikanm aso vit hava sæð tað ferð aftana ferð tað hevur verið sagt upp í saman at vit skulu leggja kommununi saman í færri oyndir men tað skal allíkavæl gerast sjálvboðið og vit høvdu eina fólkaatkvøðu í tvey túsund og tólv haldi eg tað var og tað vísti seg at vera næstan ongastaðni áhugi fyri at leggja kommunur saman sjálvt um mann her inni haldi eg tey allarflestu meina út frá einum samfelagssjónarmiði er nógv tað rættasta tað er at leggja kommunur saman vit hava til dømis havt eina stóra verkætlan sum hevur kostað á landinum hundrað og hálvtrýss milliónir higartil sum eitur talgildu føroyar tað hevur verið eitt hart horn av telgja at fáa kommunurnar við í talgildu føroyar og smátt um smátt eru tær so komnar við einfirði og onnur eftir og til endans verða sikkurt allar vit minnast eisini hvussu tað var við barnaverndarøkinum hvussu tað var at mann mann helt tað var púra logiskt at hesar kommunurnar samstarva um barnaverndarøki men tað tað var ikki logiskt í eygunum á kommununum og vit sóu løgnarsamansetingar av samstørvum og vit síggja tað enn vit hava dømir um tað framvegis at tað er trupult at at fáa samstørvini innan fyri eldraøkini at virka á nøkrum økjum so tað at rokna við at kommunurnar fevna einum sovorðnum uppskoti bara uttan nakað víðari tað tað skal mann sletkiki rokna við altso kkommunurnar eru sera ymiskar og tað sita persónar í kommununum sum hava hugsanir um hvussu tingini skulu gerast sum eru heilt øðrvísi enn tær hugsanirnar sum sum til dømis kunnu verða framleiddar inn í hesum húsinum og tað mugu vit bara hava virðing fyri og rokna við og tí mugu vit so eisini ser ígjøgnum og siga at jamen altso landsstýrismaðurin hann hevur ábyrgd fyri hesum økinum og við tað at hann hevur ábyrgd so mág hann eisini fáa heimildir frá løgtinginum til at standa við ta ábyrgdina og til at kunna hava ta yvirskipaðu uppgávuna at gera samskipandi tiltøk og tað er tað sum hetta her uppskotið fyrst og fremst gongur út

okkurt av tí sum er í her til dømis verður sagt at tað kann virka nakað ørkymlandi at vit í tvey túsund og einogtjúgu enn ikki hava talgildar vaktrsentralar ið kunnu samskifta og tað ikki er møguligt at stilla samrøðuna um til avvarandi myndugleika eg má siga at tá ið tað snýr seg um kreppur tað snýr seg um vanlukkur og amannalív standa í vága og mannalív fara og so víðari tá tá far eg at ávara stagiliga um at mann lítir á hundrað prosent bara á talgildar loysnir altso tað er einki her í verð sum er so ótrygt og sum er so svikaligt sum talgilda verði altso vit sóu tað til dømis síðsta týsmorgun haldi eg tað var tá gekk tá knappliga var ein tími síðsta týsmorgun hvar ið einki netsamband var ella var tað hósmorgunin ja síðsta hósmorgun einki netsamband var í hvussuver her sum vit starvast og tað var líkasum at sjálvt heilin hjá okkum steðgaði upp tí at mann fekk ikki hugsað hjá summum ja tí tað var ikki netsamband vit síggja tað aftur og aftur bæði her í føroyum og úti í heimi at skipanir detta niðurfyri skipanir krakulera tær halda ikki og tær verða hækkaðar og ja vit kenna kenna tað øll og tí haldi at mann serliga í sambandi við tilbúgving skal verða ansa eftir at mann hevur samskiftisútgerð sum sum er sterkari enn bara tær vanligu talgildu loysnirnar og sum sum hevur sterkari samband enn bara tær vanligu talgildu loysnirnar tað er ógvuliga neyðugt og tað haldi at tað eigur landsstýrismaðurin at vara væl um jóohandal nevndi eina skipan sum er hevur víst seg ógvuliga góð skipan sum sum føsum føroyska politi hevur og lat okkum halda fast við slíkar skipanir hvar tað ber til at samskifta næstan uttan mun til hvat ið hendir tí tað er tað er lívsneyðugt og tað er tað sum kann vera við til síðsta enda at bjarga mannalív
takk fyri ja takk fyri síðani er tað bjarni kárasund petersen sum fær orðið
ja mann vildi kanska ynskt at kreppuráðið var til handan her hósmorgunin tí at ein tíma uttan internet tað kann følas sum ein kreppa viðhvørt

hetta her er soeitt uppskot til løgtingslóg um tilbúgving og nú hava teir flestu røðararnir inni á nøkrum av teimum teimum tættunum sum er í dag ev millum annað at landstýrismaðurin hann fór heimil til at skipa nøkur tilbúgvingarøkir øog at mann harumframt eisini færið stovnað ella gjørt eitt eitt kreppuráð og eitt átaksráð øhí viðmerkingunum til uppskotið so nevnir mann til dømis tann tilburðin sum hendi á tvøroyri í tvey túund og átjan varð hampulagik og hvussu tað onkursvegna er eitt sovorðin forvarling um hvussu týdningarmikið tað er at hava góða samskipan av tilbúgvingarøkinum í landinum og eg haldi at tann gongdin altso vit fara bara at síggja størri og størri tørv á at hava tvør kommunalt samstarv tá ið tað viðvíkur tilbúgvingarøkinum vit fáa fleiri fleiri tunlar vit fáa longri tunlar gipritunlar vit fáa fleiri størri virkir

eini ein betri potensiellan innsats skuldi ein vanlukka hent harafturat so framgongur tað eisini í uppskotunum ati at tað er øgiliga ymiskt frá øki til øki ella frá kommunu til kommunu hvussu mann er fyri bæði í mun til útgerð samskiftisútgerð manning og so framvegis og yvirskipað haldi eg ati av tí at føroyar er eitt lítið land og av tí at føroyar er eitt ikki so fólkaríkkt land tá fara vit altíð at fáa ágóðan av at hava færri størri oyndir bæði so og so biljustinusen var eitt sindur inni á tí við at inni her á tingi so tosa vit øgiliga nógv um hvussu gagnligt tað kann vera fyri yvirskipað samfelagið at fáa fleiri kommunusamanleggingar hóast kommunurnar kanska ikki eru so glaðar fyri tað øh men tað r tað sama er galdandi tá tað kemur til tilbúgvingarøki tí at tað fær nakrar fyrimunir í mun til rakstur í mun til keypa av útgerð í mun til øktan kapasitet til at ganga onkur onkrar avbjóðing at møti tað at betrast í mínari verð við at fáa nakrar størri oyndir hetta uppskotið er ikki ikki endiliga tað hetta gevur landstýrsmannin heimild til í samráð við kommunurnar ati at gera nøkur samstarvsøki øhog eg haldi eisini at tað eri hóast eg haldi at tað er gott við at at fáa smærri færri størri oyndir so haldi eg tað er hvat er sapult ati at tað í øllum førum tykist sum um at kommunurnar ikki hava verið tikið við upp á ráð á nøktandi hátt tað haldi eg so at landstýrismaðurin hevur gingið teimum at møta við at sagt at hann kann við heimild í samráð við kommunurnar skipa hesar her tilbúgvingarnar í samstarvsøkir øh eg eg eg rokni við at sum eg nevndi í áðni vit fara í kravt av at tað koma fleiri tunlar at tað koma fleiri virkir at tað vera størri og meira tøkniliga avbjóðandi skip og so framvegis so fara vit at síggja tørv á at hava eina betri tilbúgving vit hava verið rættiliga heldig inntil víðari men tá ið ein vanlukka kemur so kemur hon sum oftast óvart á tað haldi eg at vanlukkan á tvøroyri var eitt gott dømi um og hóast mann hevði samskipað tað rættiliga væl so sá mann eisini at tað var eitt sindur kluetruoth viðvíkjandi hvør hevði ábyrgd hvør skuldi rinda rokningina og so framvegis tá ið vanlukkan kemur tá má tá mugu vit hava fá um nøkur ivamál tað mást vera nokk so greitt hvør hevur ábyrgd av hvørjum hvør skal vera ta neyðugu útgerðina hvør skal eg vera manning og alt tað sum hoyr til og eg haldi eisini at yvirskipað er tað almennu myndugleikarnar ella landið sum hevur ta yvirskipaðu ábyrgdina men at mann ikki má forsmáa tann kunnleikan sum liggur úti í kommununum um teirra lokal øki og hvat er í teirra vordering best at hava liggjandi har og hvønn tørvmann hevur og so framvegis øhtá tað kemur til samskiftistøknina nú nevndi biljustinussen at hon kann vera sovikalig tað kann men hon er eisini tann skjótasti mátin at kommunikera upp á tá ið tað riggar so eg haldi eg má má má hansa eitt sindur eftir við at við at kritisera tað tað talgildu loysnar eg haldi at tær eru er fyri at vera og harvið er ikki sagt at mann ikki skal hava onkra bakkafukskipan sum sum kann sum kann halda samskiftinum uppi skuldi tað nú verið galið við til dømis internetinum ella onkrum kaðali ellaokk sovorðt øh eg havi ikki so ræðiliga nógv at at leggja afturat eg haldi at sum útgangsstøði gott uppskot eg haldi at vit fara at síggja nógv størri tørv á hesum her í framtíðini øh og eg haldi at tað hevur ræðuliga stóran týdning at vit fáa etablerað eitt heraki at vit fáa kommandulinjurnar upp á pláss at vit hava nøkur minimuns krøv til tey økini sum eru runt um í runt um í landinum so eg havi ikki sonógv at legga fturat hetta kemur so í vinnunevndina har eg sum kemur fram til at fáa fáa tað útgreina eitt sindur meira á eisini hvat ið hoyringspartarnir halda um hetta og so vóni eg bara at tað fer at fáa eina
eina góða viðgerð takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað kristin mikkelsen sum fær orðið

hr ið ger so væl ja takk fyri formaður ja tað passar at tað er eingin yvi um at tað manglar at tey sum tað ávirkar og tey sum arbeiða við tí eri eg ikki ordiliga hoyrdi í smálinum men tað haldi eg nemliga sum eg viktint at fáa við í vinnunevndini sum christin meccesen ber fram at hvussu fungera hesi her øki samstørni sum eru í dag hvussu nokk so tey broytast og so víðari tað er nakað sum sum manglar at verða lýst og
omanleiðsluinnunevnd takk fyri at koma

otomatu takk fyri hara formaður ja takk næsta røða verður
framsandur ger so væl ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar eru broytingar í tilbúgvingarlógini tilbúgvingarøkið er kommunalt í dag og kommunurnar skipa seg soleiðis so innan fyri tað tær lógarkarmar sum nú einaferð eru settir øhhetta vað tilbúgving er ótrúliga viktigt í okkara samfelagi tí at vit hava sæð nøkur dømi um at tað kanska ikki er so øøgiliga væl skipað sum tær burdi htað sum fekk meg líkasum at taka orðið tað vartað var tað kommunala ella tað hoyrinskrivið sum var komið frá felagi sløkkiligs leiðarar har sum teir hava vil eg siga rímiliga nógvar ella rímiliga grundleggjandi atfinningar av tí sum verða gjørt nú og og atfinningar eisini at at mann ikki hevur sloppin at verið við í tí arbeiðinum tað eg veit ikki hvønn mun teir hava verið við í tí arbeiðinum sum teir siga seg ikki hava verið íð í arbeiðinum yvirhøvur men eg haldi í øllum førum at tað er øgiliga viktigt at mann lurtar eftir teimum sum eru í í hesum fakinum ø tað er serliga atfinningarnar hjá teimum attil punkt eitt at skipa kommunalar tilbúgvingarøkini har sum landsstýrismaðurin fær heimild til at fara inn og skipa tey leggja tey saman og tað meta teir kommunalu sløkkilisleiðararni ikki er nakað serliga gott hugskot tí at gangið út frá tað botnar í tí ati at eingin ynskir at vera tvungin saman við nøkrum øðrum teir mæla heldur til sjálvbodnar samstarvsavtalur heldur enn tvang nú veit eg ikki hvønn mun ið landsstýrismaðurin ella landsstýrisfólki sum einaferð situr ætlar at tvinga nakran saman við lóg tað tað loyvir mær ivast í tá ið ið tá ið tað eruttan d er er sjálvandi heilt galið ø tað mæla eisini til at landsstýrismaðurin tekur upp arbeiði at skipa eina leiðsluútbúgving fyri átæksleiðarar í breiðum týdningi tað haldi eg er sera skilagott eg haldi ikki t vit hava øgjørt nóg nógv við tað í dag og tað haldi eg vit eiga at eiga at fara undir eg sakni annars øheg sakni annarsø tann dentin sum landið sjálvt leggur á hetta her við við við tilbúgving tí mær vitandi er øgiliga lítið av tilbúgving tá ið tað kemur til lat okkum siga oljudálking í føroyum ein størri oljuvanlukku í føroyum tú hevur onga útgerð til at gera nakað sum helst men ókey tú hevur eitt samstarv við onkran í onkrum øðrum grannalandi sum kanska kann koma við við við onkrum men tað er so innan fyri eina ávísa og og tað hendi so ikki her og nú tað saman við hetta her tað siglar krígsskip runt í føroyum hvat hendir tann dagin tá ið ið eitt av teimum stendur uppi áuppi á borðini hvat hendr tann dagin tvey trý túsund fólk eru í havsnaði umborð á einum sjóvnum skipi eg tað tað tekur í øllum førum tíð at fáa at fáa tyrlur og annað úr úr øðrum londum til til føroyar so so eg haldi at landið eigur at eisini hetta her er í ordan at mann arbeiðir við atiuppa ta kommunalu tilbúgvingina men mamma sannliga eisini hyggja inn eftir og siga veiski hvat kunnu vit gera okara part kanska eitt sinur betri øhtað verður ikki gjørd nøkur broyting í tí í tilbúgvingarlógini grein tólv stykki fimm sum regulerarsum
gjóðar við formansloyvi ja gersuvæl kommunur sum eru felags um kommunala tilbúgving skulu hava felags tilbúgvingarnevnd og felags tilbúgvingarleiðara í felags tilbúgvingarnevndini situr ein meiriluti sum kommunustýrinum tilnevna felags tilbúgvingarleiðaranum eitt umboð fyri føroya landfúta borgarstjóri er formaður tað sum eg sakni kanska eitt sindur tað er hetta her at tað ikki at tað ið lóg ikki blívur til tað at mann innan fyri eitt samstarvsøki hevur møguleika fyri at fáa eina politiska telving inn í eina tilbúgvingarnevnd í mínari verð hoyrir tað ongastað staðni heima til dømis vit kunnu taka suðurið á suðurea suðuroya sunnar suðuroyá norhelvt har eru tvøroyr fámjin og hvalba saman tvøroyri hevur gott nógv tveir úr úri kommunustýrinum afturat men teir hava so ein møguleika at gera eina alliansu við við hinar kommunurnar og fáa til dømis at fámjin at vera borgarstjóran fámjin at vera leiðara fyri tilbúgvingarnevndina í suðuroya norðarhelti eg haldi at álvar tosa ikki at at tað er serliga smart eg veit ikki hvussu mann kundi gjørt seg burturúr tí men men tað er so tað er so ein møguleiki generelt taki eg fyrisovið undir við uppskotinum sjálvum eg hopi at vinnunevndin kemur at gera nakrar broytingar tí at her eru nøkur ting sum haldi eg ikki venda rætt sum tað er liggur í dag takk fyri

takk fyri forðnor
eg gjørt so væl upprólsan tí ja takk fyri teg hara formaður takk fyri viðmerkingar ja tað er hetta her mann saknar hetta her við at at tey møguligu summarini nú veit eg ikki hvønn mann hevur sikkurt gjørt eina vágameting frá landinum av eisini og hvat mann ger í einum slíkum føri eg dugi bara ikki at síggja ordiliga tær ta útgerðina sum skal flyta kanska eini túsund fólk tvey túsund fólk av einum skipi innan frí døgnum í føroyum í dag í illveðri tað tað dugi eg ikki at síggja men tí haldi eg at vit burdu umhugsað illa vit burdu hugsað tað møguliga senarið eisini tí tað koma tá ið í hetta koronaleiðið er yvirstaðið tá koma krígsskipini aftur til til føroyroyar og vit sóu eina vanlukku yvir í norra fyri stuttsíðan har mann faktiskt lekkki hevði kapasitet til at flyta enntá í norra hesum fólkini av hesum skipinum so tað tað tað er avgjørt at vit mugu hugsa bjarging í í
í eini víðari praktektivu daguriní dag so er tað tá samansevnd sum ber orðini gjørt so væl
takk fyrihra formaður ja eisini sagt tað er tilbúgvingin sum er á skránni í dag og kanska tað sum hevur kanska mín stóran áhuga tað er at landstýrismaðurn fær heimild til at gera tilbúgvingarøkir tað er soleiðis tað at tvistu it má brúka váðarnar sum fyrimynd so var tað váðarnar sumkontaktaðu masig landsmyndugleikar tá teir komu til barnavernd um at hava ikki hava fimm barnaverndir men fimm nei men eina um mann hevur longu tíðliga í hálvfemsunum tá ið marna á kk var sýslumaðr vestur hevur mann sum roynt at fingið vágarnar sum eitt tilbúgvingarøki har í flogvøllurin er har og aftaná tá ið renin jespetsen kom so arbeitdi hann eisini víðari við at fáa eina gera gera eina eina felagstilbúgving tað rakk so ikki mál at mann kundi hava ein eitt eina tilbúgving í økinum við einum brandleiðara men tá tað tá ið so tað verður sagt so er samstarvið millum tær tvær kommunurnar sum eru í dag fyri myndarligt men meni tá ið so vága komin vága tunnilin kemur afturat so krevur tað bæði eyka útgerð og eyka uppskúling av teimumstarvsfólkunum sum eru í tilbúgvingini og øh visti ann hyggur eftir tí modellinum sum jeri jesbetsen gjørdi so var tað heilt ótrúliga væl gjøgnumført har sum hann hugsaði hvør ið hvør hevði leiðsluna og so teimum undir bólkarnir sum arbeiddu niðurundir nú er tað so is tað er politiið og ynsans leiðarin sum stavíðumsí og tá var tað meira insansleiðarin politiið og bjargingarfelagið somstóð síumsí bjargingarfelagiðið so farið longur niður nú í rekkjini men í tí modellinum sum hann gjørdi har var tað har var tað bæði sjúkralið og ú fólk fjalmenn sum vóru við har var tænastueindin og har var supervisión sum øll vóru uppskúlaði í hvør sonum hvør sonum leiri tað vil siga tað tá ið hesovenjingarnar skuldu verða vóru ella og eru sum vita øll hundrað prosent hvat ið tey skuldu gera so ati atlandsstýrismaðurin nú leggur upp til at hava økir tað haldi eg bara er gott tí at tað er fortrupult at hava for nógvar instansir at fyri halda seg til ø íg visti man hyggur eftir tann fyribyrgjandi partin so er tað bæði uppskúling venjingar bæði av av av starvsfólkunum sum arbeiða á á sambýlum røktaraheimum barnagørðum fyritøkum og stovnum sum eru rundanum og sjálv fylgi veit er tað at mann hevur eina egintilbúgving til dømis á flogvøllinum han hevur mann sum ikki á á á á vágatunlunum men í øllum teimum sambýlunum og og skúlunum tað er men g skal ein egintygning vera men tað skal onkur vera við til at stýra øllum tí arbeiðinum og tað er einki ivast í at tað krevur ein fulltíðarandsettan brand leiðara visøll tey tingini skulu fylgjast upp og so øll er trúgva í hvat ið hvør ger eg minnist eisini t tan fyrsta egkompolitikk tað var síðsta í hálvfemsunum eisini tá tosar mann ikki upp á sama máta um tey sløkkiligsu fólkini summann ger í tag tá var tað meira tað var kanska stuttleika altso tað var ikki tikið nóg væl í alvo eg minist gott mann tosar ið um at teir skulu hava lønir ja hvat skl hava løn fyri at spæla men tað er eingin sum tosar pá handa mátan í dag up á á nakaðsmest máta omg nakrastaðni so man kan siga tað frá í síðstu hálvfemsunum er tað nógv vent tað er kanska tí at tíverri er tað nógv sum hava fingið havt brúk fyri atat hava hava fingið hjálp frá tilbúgvingini tá mann tosar um tilbúgvingin tá er hon øgiligani breið í sær sjálvum so tá tað kemur til tilbúgingarøkið skal landsstýrismaðurin fáa fullaupplakning tá tað kemur tl tann partin tí
tað er neyðugt takk fyri ja tak
tak fso eina viðmerking tað er jóhannes joensen ger so væl takk fyri hara formaður nú ko nesu samulsen inn á tilbúgvingina av vestirvágunum og eg hugsi nemliga at har er vit eru so væl væl stillaðia á vesturi at vit hava og tað er eisini týdningarmikið at hava eina góða tilbúgvingarvestu vit hava ein flogvøllinm eisini eg hugsaðit kanska har vesturi kanska kundu tað verið skilagott at havt eitt tant samstarv í flogvøllin tá tað kemur til tilbúgvingina tísum mann ikki
og nógvar dupulfungtiónirtakkfyri
ja takk ger so væl hasu amun
sja takk fyri ja vt vit hava flogvøllin og vit hava tunnilin men vit hava eisini egin tilbygving inni á flogvøllinum og tað er ein púra greið avtal ímillum flogvøllin og sørvágskommununa í hesum hesum føri sum hevur avbyrgd hvør ger hvat um so er at vanlukkan uppsendir sum vit vóna ongantíð hendir men har er ein púra greið avtala um hvørkig vat tso har ikki dupultkomsiónir jja takk so etið a landsrúsmaðurin ja hvezegaard sum fer orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg skali takka fyri eina góða viðgerð av hesum málinum tað byrjaði við num aðalorðaskifti í tvey túsund og átjan um ati dagføra nakrar ásetingar í tilbúgvingarlóggávuni og tað eur verið ein ávísur kritikkur av ati kommunurnar serliga ikki eru tiknar við og tað skal eg so taka mín kappa tað burdur tað sjálvandi veri rættiliga sentralur partur í tilbúgvingini hinvegin so hava tey sum samskipa tilbúgvingina fiskimálaráðnumkunna og samskift við tilbúgvingarráðið og ja tað er møguligt at tað er gloppið eitt sindur í samskiftinum harfrá men lat tað fara okur hava so gjørt eitt uppskot sum okur hava sent til hoyringar og tað er øgiliga stórur munur á hesum uppskotinum og tí uppskotinum sum bleiv sent til hoyringar millum annað tí okur hava tikið viðmerkingar frá hoyringspørtinum her millum kommunufelagnum til eftirtektar í rættiliga rættiliga stóran mun so tá mann tosar um ikki hoyrdir jú so eri tey hoyrd sjálvandi tey hoyrdu í langari hoyringsfreistu so framvegis men mann heur ikki sitið saman og evna eitti lógaruppskot so hetta uppskotið er broytt øgiliga nógv prátað tað fór til hoyringar tí at mann hevur tikið viðkomandi viðmerkingar frá hoyringspørtunum til eftirtektar og tað sá eg sjálv beinanvegin tá ið mann tosar um kommunal samstørv at at tvinga etvinga kommunal samstørvtað hevur meg nakað serligt og eg veit eisini at kommunurn eri øgiliga upmerksa uppá tað meni tá ið mann tosar um at hekka støði á kommunalu tilbúgvingini so er tað í ávísum førum neyðugt at mann tosar saman brúkarsfelags resursur til at lyfta seg upp báði á førleikastigi og eisini hvat amboðin viðvíkur tað gongur tann rætta vegin tað gongur tann rætta vegin allastaðni men tað er framvegis nakað muni ímillum tey ymisku økini hvussu væl e hvussu væl tað eru fyri og tað hevur sjálvandi eisini nakað við við pengar at gera landstýrismaðurin hevur so ein hevur so ein ein møguleika at fara inn í samráði við kommunurnar at roynaá skipa hesi tingini betur og tað haldi ikki nakað ferð burtur av nøkrum fyri tí um landsstýrismaðurin landsstýrismaðurin kann tað eitt annað sum hevur verið eitt sindur tað hesin her vakssentralurin og eg havi oftani verið kanska forsprokaðir fyri at mann hevði einssentralt fyri alt føroyar tí ter sita fólk í ymsum herðaðssáttnum og lurtað eftir um telefonin ringir fýraogtjeti tímar í døgni men tað átti at bortið till at samskipað esi tingini betur soleiðis at tað eisini tá ið tað snúr seg um kommunala tilbúgvingarkommunalar førleikar at mann hevði ein vakssentral sum alla tíðina kundi verið við í stýringini við seg og tá ein vanlukka hendir sum kommunurnar stýra soleiðis sum mann hevur samlað ta neyðugu vitanina har ikki tí at mann skal hava nakra funktión og ikki tí at mann skal beipassa nakran annan menvis mann samanber á heilsuøkinum og á larbsseutralurin hjá politinum fer ein uppkall um um ein sjúkratilburð so verður sjálvandi tann telefonsamrøðan send víðari til tann sentralum á landssjúkrahúsinum sum annars hevur betri førleikar og møguleikar at taka sær av tí og tað er nakað tað er nakað í tann dugri mann hugsar um tá ið mann tosar um tað ein kommunala vakssentral har mann samskipar atsetingini æ tað hevur verið tosað eitt sindur um hetta her við egintilding eg haldi johandal var inni á tí haldi hennerkaold var inni á tí eisini hvati hvat hvat er voð so leggur mann á og og skal tað tað má vera eins allastaðni og sjálvandi hetta her við egintilbúgving skal síggjast í tí ljósinum at tað kann vera soleiðis at tú tú fær eitt eitt virksemi í eina kommunu sum hevur ein ávísan vanda við sær vissi tað hendir eitt annað og tí og tað hevur mann viðhvørt tosað um tunlar tí kann tað verða neyðugt at mann yvirskipað ásetir at tað virksemi tann sum kemur við tí virkseminum inni í eina kommunu kann verða álagdur at hava eina egin tilbúgving sum ein fyrsta innstans so mannella ta virvirksemi vistað hendur eittil annað beinanvegin kann hava sína egin tilbúgving sum traðka til áðáðrenn mann so fer víðari til ta kommunalu kommunalu tilbúgvingina sjálvandi sjálvandi eigi mann yvirskipað seta eins krøv til eins virksemi og diskussiónin um tunlar hevur oftani verið hvør skalt hava ábyrgdin av at at fara inn í ein ein tunnil og sum kristin mikkelsen sigur tað tað er tað er ikki bara bara fara inn í einum tunnil við seg eldur í einum tunli so har eru har eru nøkur ting sum mann kann viðgera útfrýstnher hvat skulu tey feløgini ella onnur feløg sum koma inn í eina kommunu við einum ávísum virksemi hava av egin tilbúgving onkur hevur onkur hevur nevnt hetta her

tað er ótrúliga viktigt eg haldi jorn dalvar inni á og lýsti ta samskiftisútgerðina sum politiið tað er ótrúliga viktigt at mann kann tosa saman og í dag er tøknin so framkomin at mann kann báði tosa saman o síggja síggja hvør annan og síggja tað sum hendir kring ein á einum skaðastaði og tí haldi eg tað øgiliga viktigt at samskiftisútgerðin er í ordan tað er eitt tað mest sentrala at hava samband við tey fólkini sum mann skal hava samband við og at kunna samskifta eg haldi tað tað kenna okur øll sum hava staði á einum skaðastaði at pláussliga so so fungera tingini ikki tí mann fer ike samskiftør við annan tað er sentralt rættiliga sentralt og eg gann gi út frá at tey sum eru partur av tilbúgvingini eisini skilja tað menlandsstýrismaðurin hevur so ein ein møguleika at áleggja eina felagssamskiftis loysn so partarnir til ein og hvørja tíð kunna kunna samskifta sjálvandi sjálvandi sjálvandi tað hetta her við eg haldi eg tað var biljustinusen vara eitt sindur inni á teg taer við hvat hvat hevur korona við korona og tilbúgving at gera tað er jú tað er jútað er jú heilsuverkið tekur sær av tíð ímyndar mann sær at korona herjaði og tað var kanska álvarsamari enn tað sum okur hava upplivað í føroyum ella aðrastaðni jamen so skuldu okur sett alt landið á enda til at kanska skiljat fólk sundur syrgja fyri at fólk er í sáttarhaldið hvussu skal heilsuverkið fáast økir bygningar og annað til at seta fólk í sáttarhald til dømis tað kundi veri hin áður tað var ein áhugaverdur spurningur tann tí tað var og tá ið tað er ein ein stór vanlukka nú nevndi onkur tað stóra ferðamannaskipið so hevur mann nakrar avtalur um at mann kanni mann kann heita kommunur sum hava hava stórar høllur og annaðt mann kann hýsa fólki í í eini í eini eini kreppustøðu ja men hetta kundi verið ein kreppustøða eisini visti mann plussliga skuldi hýst hundraðvísin á pálki ella túsund fólkum sum plussliga skuldi avbyrgjast frá øðrum vis nú vist nú heilsuverkið ikki maktar vi uppgávuna og teir skuldu hava onnur ting eina ítróttannað til at skipa sum eittøll hesi her tingini hava nakað við tilbúgvingum at gera her skulu nøkur fólk seta seg saman og skipa fyri soleiðis at mann heldur samfelagnum koyrandi uttan at skapa panikk og at skipa viðurskiftini so øll hesi hir tingini bráð sum koma uttanífrá sum hava vanda við sær og vanda fyri heilsuna hjá fólki og og tá ið tað so kemur til annað heilsuna hjá ja eisini hjá kríatúri og tí sum okur liva av og so framvegis s ver kur í tilbúgvingarstøðumi sum okur ti einog hvíratíð skulu klára ati at takla tíðin gongur skjótt og tíðin er farin eg vóni at eg havi svarað onkrum av teimum spurningunum sum eru settur
takk fyri har pára meg ja takk so er tað við
vimerkingar r drsandur tan fyrsta ger so væl ja takk fyri harra formaður landstýrismaðurin leggur stóran dent á hetta her at fáa kommunurnar at samstarva betri tá ið tað kemur til fólk tá i að kemur til útgerð og taðtað er alt alt rósverk tað er eg púra samdur í vit hava ein annan instans sum koyrir paralelt við tilbúgvingareindirnar í føroyum og tað eru bjargingarliðini bjargigaliðini eru als ikki fevnd av lóg mær vitandi og sjálvt um tey eru á fíggjarlógini tey fáa pengar á hvørjum ári tey hava massavís av útgerð nógva útgerð sum í fleiri førum eru nógv betri enn tann kommunala tilbúgvingin hevur tað undrar meg at at at bjargingarliðini ikki eru ein partur av ø av av tí lógar reguleraða tilbúgvingini í føroyum millum annað altso stoppar ein bátur upp vestavi fr sandoynna jamen so er tað sverri sum fer eftir eftirbátinum og tað er tað er jú bjargingarligu váguma altso hevði tað ikki borið til at fingið tað fingið ta
ja takk ger so væl
formaður jú altso bjargingafeløgini bjargingafeløgini hava ein ótrúliga týðandi leiklut í tilbúgvingini og eg trúgvi ikki at mann kann gera tað upp hvussu týðandi tann leikluturin er og tað eru fólk sum sum seta tíð uv orku til fyri at vera tøk til at veita hjálp kring alt landið og bjargingafeløgini skulu passa inn í tilbúgvingina eftir boðum frá teimum ymisku pørtunum tilbúgvingini eta kommunan sum er leiðari fyri aitt átak ella ella brunaumsjónmella brannligu kommunu jamen so kundi heita á bjargingafeløgini at hjálpa eta løgreglan skal leita eftir onkrum jamen so kunnu tey heita bjargingafeløgini til at hjálpa so framvegis so jú bjargingarfelgur er ein týðandi partur á mann náttið at havt
egar reglar kring tað takk fyri
ja takk so wljiinese ger so væl landsstýrismaðurin nevndi hetta her við einari koronutilbúgving tá ið tað leikaði hart á í fyrstuni tá setti tann danski landslæknin í føroyum haldi átjan politistar sum eisini eru danskt málsøki í føroyum til at ringja runt til fólk atsamskipa sóttarhaldsreglar og annað samstundis so stovnaði landsstýrismaðurin heilsumálum eitt heilsustýri sum eisini er eitt danskt málsøki í føroyum enn til at taka sær av koronutilbúgvingini hvussu hvussu hevði hendan tilbúgvingarlógin regulerað viðurskiftinum viðvíkjandi donsku myndugleikum í føroyum landslæknanum løgregluni heilsustýri hvar hvar er tann samskipanin
og hvar er tann heimildin
ja takk gert tú við at hugsa í kort takk fyri harra formaður nú tað soleiðis at mitt landnýti tilbúgvingini so er løgreglan ein sentralur partur løgreglan hevur sambært rættakaranslógini tann samskipaða leiklutin skal vera til at halda landaskil so á sama hátt vissir mann hyggra eftir broyting í sjey grein átjan so verður hon beinleiðis orsakað av av hvat mann siga korona tí hon gevur einum landsstýrsfólki tí førum møguleikar at leysgeva fólk til tilbúgvingararbeiði tað skuldu tey onkursvegna tola hava tað eyka arbeiði so skuldi tað sjálvandi hava løn fyri tað men tera-tera sum nevnt verður at mann kann plísliga skipa nøkur onnur ting inni í einum ráði sum takast av einum ávísum í hesum førinum var tað korona so tað er eitt samspæl og samskifti millum allar partar og tann føroyska tilbúgvingin var sjálvandi ein hjálp til tað sum landslæknaembætið annars skuldi havt staði

tíðina at mann byrjaði upp á tað takk fyri ein formaður
jatakk ger sovæl jakovesgurd takkfyrihara formaður jú sjálvsagt púra samdur og mann hevur frá tí til æðra ymiskar venjingar og tí gjørdi einki mær neyðua stórskal ag venjing tað sum hendi á tvøroyri og og so kann mann siga diskuteraði aftaná hvussu mann kundi skipa hesi her tingini tað var onkur nevndi hetta her við ati landið traðkaði til í ein ávísan mun og okur sum eygleiti su kvanmundar gjørdi tá ið brimin legði seg undir varðan og binti atiog bintu atkanman siga sløkkja tað tað sást beinanvegin á mann fekk tamarhalda støðuni men sjálvandi er tað harmiligt at mann sendir eitt privat skip sum samsón suður og og viðkomandi ikki fer gjald eg minnist tá ið øllum førum tá eg var í politintinakað síðan tá tosari man altíð um at tann sum sendi boð eftir eini eind hevur skyldi til at betala fyri ta eindina so onkursvegna hevur tað kiksa í í samskiftinum so ella so tí vissi landið fiskimálaráðið lonkur annar sendi boða tínum skipi so skal tann senda boðetir skipinum betala eg trúgvi ikki atbrimiltá hevur kravt nakar pengar fyri tað arbeiði men tað var tað privata felagið sum sendi

ja takk fyri har formaður ja eg haldi at tað føroyski tann føroyska tilbúgvingin sum heild fungerar óalmindiliga væl men tað er sjálvandi neyðugt at fáa greiðar mannagongdir og samskiftisútgerð soleið at tað verður enn betur og tað er jú bara gleðiligt at landsstýrshavurin tekur stig til tað men tú verður ført fram fleiri ferðir nú í dag at kommunurnar verða álagt gjøld og hetta verður dýrari fyri kommunurnar men eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin her er eisini ein ein áseting í ein av av paragraffunum haldar paragraf fimmur at tað er eitt av tær ávíst virksemi sum verður í einari kommununi so kann mann áleggja tíða tíð virksevnum at út útvega tað neyðugu tilbúgvingarútgerðina tað hava vit til dømis ikki í dag tí at okur hava jú fyri stuttum fingið glasir her í havnini tá mátti tórshavnar kommuna útvega ein stigabil sum kostaði næstan sjey milliónir krónur so tað vil eisini hjálpa kommununum at hvist er at virkringlandi sum vera kring landi eisini átaka sær

sína ábyrgdtakk fyri hara formaður eg eri samdur um at tann dagliga lbúgvingin virkar fínt allarflestu støðum og er tøk til hjálpar tá ið tað stendur á vanlukkur eru bæði vandin fyri fólk og fyri fyri ognir hetta her við egintilbúgving hevur verið diskuterað øiliga nógv og í hesum førinum sum annika olsen er inni á at tað kemur eitt ávíst virksemi í einim kommunu í hesum førum eitt skúlu sum krevur nakað annað enn tað nakað annað av tilbúgvingini í økinum enn tað vanliga váða metingin so er so heimildin er at at áleggja tí virkseminum at koma við eini ávísari egintilbúgving soleiðis at mann kann taka hædd fyri teimum tingunum sum serliga snúgva seg um tað virksemi sum ein fyrsta innstans áðrenn øll onnur koma og tað haldi eg altanná líka gott fyri kommunurnar og tað haldi eg at kommunurnar eisini hava
yatakk fyri harra formaðuruja takk so vóru ikki fleiri røðarar til hetta løgtingsmálið tilbúgving tað varður beint í vinnunevndina næsta mál á skrá tað er viðgerð av løgtinsmáln umar hundrað tjúgugtjúgu og tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um sjófeingissjálfeingislógum heimild hjá landstýrsmanninum at krevja rættindihavarar eftir upplýsingum og at taka veiðurættindi aftur strika treytin um veiðiloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í samband við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlanum ávíkavíst fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiski royndir og formaðrin skal birðja um framsøgufólk fyri miðflokkin er ta biljussinussen og fyri tjóðveldi etum ingolshólmar olsen fyri javnarflokkin er tað bjarni hammer eg mangla sum eg síggi fleiri framsøgufólk so okur fara at byrja fyrta a røða tað verðuri bjarni hammer ger so væl ja nú kemur jørgun mikkessen so hann fekk kjansin at vera fyrstur jagun mikkesen fyri fólkaflokkin ger so vælger so væl jako mikelsen
skipanin var fryst inni í hølunum sum vit vóru í og tað sá út til at undanfarna málið var ikki liðugt so

ja tað er sum billijustinusen sigur tað ikki altíð ta talgilda fungerar og um tað so gongur tyvir heilafunktión eisini er so spurningur men nú viðgera vit harra formaður eina broyting í løgtinslóg um sjófeingi egislógin og tað er heimildin hjá landsýrismanninum at krevja rættindahavarar eftir upplýsingum og at taka veiðurættindi aftur strika treytun um veiðuloyvi og í sambandi við ávís slag av vinnuligum royndum í verkætlanim ávíkavist fyri royndarfiskiskapi og vinnuligar og her eru fleiri

eg má siga at fleiri av teimum tingunum eru kanska tiltrongdar broytingar sum ger at landsstýrismaðurin og umsitingin hava betri møguleikar fyri at hava tað neyðuga eftirlitið sum nú einafer

hetta uppskotið annars mann kann siga at tað tað sum kanska mest fokusð er á er at eitt av endamálunum við uppskotinum er at tað skal bera til at fáa lut í kvotur til vinnuligar royndir verkætlanir í sambandi við skipakeyp uttan treyt um veiðuloyvi sambært grein níggjuogfjøruti stykki eitt annað punkt og hetta merkir at viðkomandi rættindi hava kann bert kann fiska tar ið tilsøgnini nevndur kvotur noyddir við egnum fiskifarði uttan veiðiloyvi

eg haldi at mann fer for langt í í hesum her tí at tað sum eg síggi tað er at mann letur eina hurð upp

og tað skurrar eitt sindur í mínum oyrum at mann velur at tann parturin sum ikki er útlutaður av menningarkvotunum sum vóru átta komma fimm prosent

so hevur mann útdeilt trýss prosent av tí og nú eru hesi fjøruti prosentini eftir og nú skal mann býta hetta her út við einum millum annað einm endamáli sum sigur at mann kann keypa skip fyri hesar kvoturnar og eg má siga og eg havi gjørt vart við tað í samgonguni og í í flokki hjá okkum at eg klári ikki at taka undir hesin her tí at eg føli ikki at eg ta er farin úr politikkium um kanska ikki solanga tíð at eg fari at tíma at hoyra í sjónvarpinum ú útvarpinum at nú er aftur á skip komi in í flotan og tað var tann hurðin sum vit vóru við til at seta glopp og vit síggja longu nú í viðmerkingunum at tað var tosað um at tað eisini skal vera galdandi fyri tosk hýsi og sovíðari so tað er ógvuliga týðandi tað er verið politikkurin hjá fólkaflokkinum alla tíðina at er treytin fyri at mann kann fáa fiskirættin í føroyum og nú letur mann upp fyri at mann kann fáa skip inn at fiska uttan veiðuloyvi gott nokk akkurát hesum lógaruppskotinum til tær kvoturnar sum mann ætlar at tilluta men vit vita gott at tað gongur ikki altíð so einkul sum sum mann skrivar og tosar og ætlar so eg trúgvi at hetta her fer at føra við sær at vit fara at fáa eina størri flota og vit hava nokkara stálið í føroyum og allar tær ætlanirnar sum liggja í intensjónar í hesum her eg eri bangin fyri at tað fer ikki at ganga eiði sum tilælt er og tí fari eg ikki at taka undir við tí men vit fara so at viðgera hetta her eisini saman við vinnan hevur frámælt í í fleiri førum at mann fer og loysir upp aftur og men men sjálvandi vit forathoyra allar partar í hesir málini er og so fáa at síggja um hvussu leikur fer men eg gangi út frá at tað fer at verða gjørdar nakrar broytingar í hesum uppskotinum øsoleiðis at vit øll kunnu taka ud

inngolf sólheim olsen ger tvøll takk fyri harra formaður ja eg eri eisini skeptiskur eins og johan mikkelsen men kanska við eitt sindur øvut um forteknið at eg spyrji okkum mikkelsen tá ið hann er so bangin fyri hesum her at at loysa sundurrættur millum stál og loyvir er tað tí at tað er politikkurin hjá í øllum førum honum at nýggir aktørar ikki mugu
og sleppa framat yr
co mickesenharra formaður egr glaður fyri at ingolfsolsen setti tann spurningin tí at nýggir aktørar kunnu koma framat hvønn dag nýggir aktørar kunnu keypa sær eitt skip tað er skip til sølu hvønn dag í føroyska fiskivinnuni so tað er absolutt eingin forðan fyri tí men visti mann ger tað pá hendan mátan so kann mann síggja fyri sær at við teimumkvotunu sum nú skulu býtast út sum ikki er býtt har út sum hava virðið kanska uppá enntveyhtarý hunrað milliónir at so fær o reiðari í vágum í suðuri ella onkra aðrðastaðni eina kvotu sum hevur virðið upp á hundrað og vey hundrað miliónum so kann eg fara keypa skipfyri tað tað er nú ein undarligu máti at hugsa sær at mann skal fáa nýggjar aktørar inn í fiskivinnuna við einum gávu kekki tá ið allir aðrir aktørar í fiskivinnuni stórsa allir g hvussu er hava keypt sær æt eru byrjað við at keypa sær skip og hava innvesterað við at keypa nýggj skip og nýggjr loyvir og alt tað soleiðis sum lógin hevur lagt upp til so jú eg eri absolutt eg haldi absolutt at t er er neyðugt við nýggjum aktørum men táir koma av sær sjálvum tí at
teir sum eru aktørardag teir fella frá einaferð og tí kona nýggir aktørar fram alla tíðina teir sum eru í dag teir hava einaferð verið nýggjar aktørar eisini
so er tað bjarni hammer sum fær eina viðmerking ja takk hera formaður jakum mikkelsen fortelur fyri tinginum at hann kann ikki taka undir við hesin her við at veiðilívið skal takast burtur aftur flytast av sálinum men altso tað tí tað att uppskotið snýr seg um faktiskt hevur tað ikki verið fyrria samgongufundi sum tey oftani plaga ella hevur er tay vanlivís plaga at et verða góðkend áðrenn ey verða borin neðan á løgtingi ella kann jakum mikkesen fortelja okkum hvat er kann man siga gingið galið hapant soleiðis at tað er blivið góðkent men komin niðan
men nú tekur mann ikki undir við teg allíkavæl
takk fyri haaformaðurharra formaður eg fari at takka bjarna hammer fyri umsorganina tað er eingin ivi um at bjarni hammer hevur eina serliga umsorgan akkurát hesum økinum tí at er tað nakar sum fekk sendandi uppskot sum mann ikki tók undir við so var tað í síðstu samgongu har bjarni hammer fekk í føvningin eitt uppskot fyri og annað eftir sum mann meira eftara minni ikki kendi til ella forsó so eg eri glaður fyri at hann er vísi stórsini og og kennir á sær at spyrja um nú hetta her hevur gingið ta leið sum tað skal og eg kann upplýsa bjarni hammer at eg havi gjørt vart vyri hetta her áðrenn uppskotið nakran kom niðan at eg fór ikki at kunna taka undir við tí og eg veit av tí samgonguni er tað fleiri
sum er ivasomur í minsta lagi
ja takk fyri har formaðurin fór bara at minna jógum mikkelsen á at tað er ein týðandi partur av samgongukundalagnum tað er tað vit gjørdu eina semju um hvussu í hvussu í fiskivinnan skuldu síggja út frameftir og har ímillum var tað at tað skuldi vera pláss fyri at nýggir aktørar kundu sleppa inn ígjøgnum hesar her kvoturnar sum eru nevndar í grein níggjuogfjøruti og nú er landsstýrismaðurin so komin við einum boði upp á hvussu hetta kann gerast altso hevur jógvi mikkelsen nakað betri boð upp á hvussu hetta her kann gerast
ikki verður gjørt á hendan máta
jakom mikkelsen ja harra formaður eg havi hvussur sagt mínar hugsanir og tað er at staðin fyri at lata eina dyr upp sum sum kunnu fáa tær avleiðingar at framhaldandi fera at koma í nýggj skip inn ó til at ætlaði skip og suvíðari í framtíðini so kunnu heldur kalla ein spaka feri at spaka og sagt tey hesitonsini sum nú skulu lutast út lat okkum bjóða fólki at at bjóða seg fram g og ger eitt loyvi ella tvey afturat býtt út so er tað yvirstaðið tað sum e viktit fyri meg er ikki hvør farið tað men tað fer út úr tí politisku skipanini so vit eru leys við at tað ganga nøkur táns leyg sum skuldu bítas íl hendan handanvegin hetta her kann gott enda aftur í føvningina ein landsstýrismanni í framtíðini visti tað vísir seg at hetta verður samtykt og og at at tað ikki kemur at ganga og og so verður tað latið inn aftur til ein landsstýrismann sum so enn einaferð skal finna upp á eitt annað so tað er eingin ivi um at vit eiga ikki at lata einar dyr uppaftur soleiðis at øll møgulig fiskiskipi komkom inn tí tað er ikki gott fyri okkara fiski
takk fyri ella vinni ja so er tað bjarni hammer
takk fyri harra formaður sum sagt so er tað viðgerarmálið frá landstýrismanninum um at

og so eisini nakað sum kanska er gott við at krevja upplýsingarnar frá eigarum av skipum og reiðaríum um landsstýrismaðurin metir at tað er neyðugt at krevja meiri upplýsingar enn neyðugt her tað sum hettaher uppskotið snýr seg um at í fjør bleiv tað avgjørt at at vinnuliga royndir og verkætlaninir ikki blivu til nakað hvat grundin var tað var tað kundi vera korona ella hvat tað var ella ella líkamikið hvat tað var men í staðin fyri so er ætlanin at mann ætlar at lýsa eftir vinnuligum royndum og verkætlanum í tvey túsund og einogtjúgu har eisini kvotur av svartskjafti verður partur av samlað við kvota grundalagnum ið søkjast kann eftir og møguleiki skal vera fyri tað er nakað nýtt møguleikin skal verða fyri at søkja um kvotu í samband við hetta e eitt sindur innviklað men hetta er nokk so stuttligt at søkja um kvot í samband við ítøkiligt keyp av fiskifari uttan veiðuloyvi ella fiskiloyvi um mett verður um landsstýrismaðurin metir at tað er grundarlag fyri at ganga tílíkari umsókn ar møti har má eg siga jat hetta hetta er eitt grundleggjandi frávik frá tí sum hendan samgongan hevur sagt og sigur enn og sigur skeg virka fyri tey siga at tað skal vera frítt um setiligar eginkvotur har sum tú skal hava veiðilívið og sjálvandi skalda fiskiloyvir fyri at fiska frítt um setiligar kvotur eginkvotur har sum føroyingar og útlendingar sum sjálvandi komu inn aftur og kunna keypa seg keypa føroyska tilfeingi kunna keypa sær tey loyvi í tey fiskirættindi sum marknaður bjóðar

men nú ber tað til at koma inn uttan veiðulívið tað var eingin ivi um tað at tey stovna tey stóru stríðsmálini áðrenn henda her samgongan kom til kanska í valistríðinum og serliga ta fyrstu tíðina tað vóru tvey kempistór stríðsmál innanfyri fiskivinnuna tað var uppboðssølan skuldi burtur og veiðuloyvið skuldi inn aftur leggjast á stálið tað var strýssmálini hjá hesum samgonguni sita nú tað er eingin ivir um men men hvat sum er hent tað veit eg ikki tað kann eg ikki vita tí okkurt er vent í holini tí nú ynskir mann at í øllum førum einum parti innan fyri vinnuligar royndar verkætlanir ynskir mann at tað ikki skal vera neyðugt at hava veiðuløvi meir tí tað er eingin ivi um at í einum parti av lógini í sjófeingi so fer fara krøvini at vera linkað í hesum førinum og tað sægr mann eisini at tey er harðliga mótmælteg haldi ella harðliga tað er so øll frmótmælt av øllum hoyringskrivnum komin inn øllum hoyringsskrivunum og nú hoyrikur longu ati partamaðurin hjá landsstýrismanninum er harðilig ímóti eisini tí tað er eisini tað stendur eisini í haldi grein níggjuogfjøruti í stykki tvey at landsstýrismaðurin kann eisini í serligum førum geva undantak frá kravinum um at skipini skulu t vera føroyskt grásett altso veiðulovin burtur men tú prevur at ikki a hava føroyskt skrásett skip hvat tað merkir má landsstýrismaðurin sjálvandi koma her og greiða okkum frá tí mann kann ikki gera seg heilt glókan up á alt í í í einum tílíkum uppskoti tí hetta er eittlannastað ein grundleggjandi broyting frá tí sum okur hildu at samgongan stóð fyrr

sum sagt í tvey túsund og tjúgu vórðu ongarvinnuligar royndir og verkætlanarlæknar

tað fann mann útav at tað vísti seg at tað er kanska ikki so lætt allíkavæl at virka sum landstýrismaðurin í fiskivinnumálum tí at áákoyringarnir vóru øgiligar síðstu samgongu okur vistu tá hit menningarkvotur tá og tað var ikki bara landsstýrismaðurin men men eisini í formaðrin íg fólkaflokkinum teir kundu avgreiða at menningarkvoturnar upp á ei fyrrapart tað visti okur av men ongar blivu avgreiddar í tvey túsundog tjúgu og grundini er einfalt tað er tí at tað ikki er tað er ikki lætt tá ið politikkur kemur uppí og politikarar ynskja ikki tað sum landstýrismaðuin ynskir

men tað er so sagt at tað skal løtast út í ár og tann parturin í tvey túsund og tjúgu skal so leggjast afturat í parturin tvey túsund og einogtjúgu eingin niður um tað tað vlivur sikkurt nakrar betri verkætlanir við eittanas tað við dupult so nógvum tilfeingi enn tað hevði verið áðrinn eg kann kanska eisini bara føra fram at tann parturin sum bleiv koyrdr sum hevði menningarkvotur sum bleiv gjørdur varandi kundi gerast tað vórur partar av tí tað skal í einogtretinda desembur í ár so skal tað so skal tað leggjast á egið fiskifær við veiðiloyvi sjóvandi ella skal tað endaliga avhendast tað er eingin ivi um tað at tað kann oyðleggja ein stóran part av teimum royndunum sum eru men men eg rokni við at landstýrismaðurin fer kanska at lofta tíð og hyggi eftir tí partinum aftur soleiðis ati onkur hvhasini kanska minni verkætlanunum tað er eisini átt landi at tað ikki kanska verðu neyðugt at koma við koma viðkoma við at skal koma vig enm ífiskifari men hara formaður hvat skal mann halda akkur um hetta uppskotið tað er trupult visti oku t hugsa um sum javnaðarflokkurin tí at altso okur vita ikki ordilia hvat er orsøkindi til mann ætlar at gera heta her tað var eingin ivi um okur hevði ikki veiðuloyvi tent at at sálinum tað vór ein fyrimunur tær vórðu eisini vansað við tí men men hvat eta mann ætlar hvat eru hugsanir við nú mann ætlar at fara aftur burtur frá veiðulívunum í einum parti av lógini um sjálðfeingi to tað er eingin ivi um tað at tað er almenn kent at útlendskur eiðarskapur er ikki bara gott fyri føroysku føroysku føroysku vinnuna serlga tá mann hugsar um útlendskan eiðaraskap í føroysku tilfeingisvinnuni og tað hava okur tað hava okur sæð nú gott nokk var ein serlig sendingur fyri tað er so tað sum tað er men tað er eingin ivi um sjálvandi koma útlendingar her keypa hetta ríkidømið í føroyum fyri at eittanastað fer at flyta virðir úr føroyum til okkurt annað stað har sum mann kanska ikki er so nógv bundin av skatti og hvørjum øðrum tað er tað sum tað er og tað er tað sum mann royndi at fyribyrgja seinasta samgongu av útlendskar eigarskøpur skuldi úr fiskivinnuni men tað valdi mann so ikki her beint mann forlongdust upp á tólv ár pluss mann loyvdi nýggjum útlendskum eigarskapi at keypa tað upp eftir tí sum lógin loyvdi

tí er tað eitt lítil sindur mann veit ikki ordiligt asoaltso tað er øgiliga mist tonkiligt og tí trúgvi eg ikki at javnaðarflokkurin yvirhøvur kann fara at taka undirvið hesum her øllum førum sum tað liggur nú landsstýrismaðrin kemur at kunningum meira hvat fer at henda hvussu hvat hann meinar við hesum uppskotinum tí tað er eitt sindur ørkymlandi nú man sera her at útlendsk skip kunna koma inn sum ikki hava veiðiløl á fiskiloyvi tá ið mann hevur hoyrt hesar her regu revusøgurnar at har sum kempireiðaríur og kempikempifyritøkur úti í heimi ynskja at koma inn til føroyar fáa fatur í tí føroyska tilfeinginum fyri at flyta h tað út úí føroyum flyta virðini úr tí máman hjá ondum seta nøkur spurninartekin við hvat að er fyri nakað og ogu havr eisini ein løgmann sum hevur lovprísir á útlendskan eiðaskap fleiri ferðirnar altso eingin ivuri um tað at sjálvandi skal útlendskar eigarin ska hvlr vera í føroysku fiskivinni tí hvathøvu sur føroyingar ætla a fara at keypa nøkur stórur fiskiloyvir í í russlandi til dømis ela hvat tað skudu vera ha og har eru øllum førum eg og javnaðarflokkurin slett ikki okur ynskja ikki at útlendskur eigarskapur skal vera í føroyski líka mit í tilfeingisvinnuni sjálvari men spurningur ein spurningurtil landsstýrismanninin er at hvussu vil akkurt hetta her praktiserast altso nú stendur tað serliga tann parturin at mann kann keypa at tú kanst søkja tú kanst keypa søkja um eina kvotu visti tú ætlar at keypa eitt íaltso ítøkiliga ætlari at keypa eitt far vil tað so vera so at eg fari at finna eitt fiskjufar sum eg ætli at keypa men eg keypi tað vissi eg sleppi at fáa ein part av makrel og kanska sild og svartkjast visi eg fái tummil upp frá fiskimálaráðnum eg fái óv av hvørjum so keypi eg fiskifari ella hvussu verð a praktiserað tí tað er tí er eitt sindur ørkymlandi at lesa at tú kann fáa kanska eina kvotu upp á at tú ætlar at keypa skip og so jarkun mikkeserh va inni á eitt annaðstað so kemur tú kemur onkra annar inn sum kann vera eitt útlendsk fiskifar uttan fiskiloyvi og veiðuloyv bara fingið eina frágreiðingr upp á tað og vónandi fáa okur hana eisini í vinnunevndini men so vit líka aftur flyta mær eitt lítið sindur burtur frá hasum her uppskotinum ikki heilt men tað er aftur her hetta draga seg um hvussu kunnu okur styrkja eina faktiskt sterka vinnunu aftur ger han enn ov sterkari hvussu kunnu okur gera fáa meira styrki inn í onkram sum er í uppsjóvarvinnuni sum eta lutregativa m skon har má eg siga aftur tað er akkurát sum mann ikki torir at smakka um botnfiskavinnuna botnfiska flotan og ikki at snakka um botnfiskaflakavirkini sum knokla hvønn dag trupult fyri endarnar rokna saman botninskavinna hevur tað trupult at fáa endanar at rokna saman hundraðtals arbeiðsfólk tað er ein eftirlýsing sum eg ofta havi sett eisini dagi sjálvur afsat í samgongu okur munnu eisini royna at venda eyguni eftir einum tí partinu av vinnuni sum ikki hevur tað so
báðar landi og á sjógvi takk fyri harra formaður ja takk
bjørt samuelsen viðmerking ja takk fyri hetta er rættiliga merkottligt nú er tað sjónda broytingin sjendi ferð haldi at lógin ver roytt sum um varð samtykt í sembur nítjan og altso samgongan virkar sum hon dettur meira og meira nn sín í egnu bein nú letur mann upp fyri útlendskumskipum ífullari ferð mann strikar enn tá kravið um í greinoghálvtrýss royndarfiskiskapið um at tað skal vera undir føroyskum flaggi um mann tekur veiðuloyvini burtur men bara fyri summi og so skrivar mann sum bjarni hammersog væl vísti á hetta her við at endalig tilsøgn er treytað av at fiski farið veruliga er keypt altso tað vil siga at visti man fer út og keypt sær skip so kann mann rokna við kanska at fáa kvotu men altso er tað nakar sum fer út og keypt sær skip visti tey ikki vænta sær kvotur vistisær iki p á ein ellan máta a hava fingið onkra tilsøgn sum altso ikki er gjørd av fyrisitingini so altso eg má siga nakan til peruvelling eg havi eg aldrin í míni politiska lívi sæð og eg gleði meg ógvuliga nógv at hoyra frágreingina frá landsstýrismanninum tí hetta virkar milt
sagt rótut og
nei eg eri púra samdur við bjørt samelsen tað er eingin ivin liga at tað er eingin ivi um landsstýrismaðurin eittanastað hevur verið landstýrismann so leingi eg er sikkur upp á at hann dugir tingini uttanat og úti í fingaspíggjarnir skuldmandi srúð men hetta her er øgiliga rótigt tí hetta her er grundleggjandi broyting frá teimum stóru stríðsmálunum sum sitandi samgonga bardist altso teir bardust fyrri tað altso ákoyringarnar vóru kolosalar tá ið veiðilívið skuldi burtur tað var tað fyrsta tað skuldi inn beinanvegin men tann spurningin mann eisini kanska kann seta harra formaður tað er altso tað eri tann parturin til vinnuligar royndir verkætlanir tað er ein lítil partur av tí stóra av tí stóru puljuni skal hvussu nógv teimum kann landsstýri mum eisini greiða frá her ella kanska í nevndini forsynnir næstan allur parturin so til eitt nýtt skip sum kemur inn eitt útlendsskip uttan veiðulív fiskiloyvi ella hvar endar tann parturin og verur nakað eftir til hesum lítlu góður verkætlanir sum komnar
burtur úr menningarkvotunum farið at enda tað
nes nenen viðmerkinja takk fyriharar formaður ja de r rasus bjarni hammer vísir á at botnfiskavinnan er ikki nøkur luktativu vinna at fara í og mann gloymir oftan tað tá i mansnakkar m fiskivinnu so er botnfiskavinna ein stórur partur av tí og har gongur taðikki væl tá mann snakkar um uppsjóvarvinnuna so er ð nakað heilt annað og harkundi hugsa mær at spurt bjatni hammer um um tað ikki fyrst hevði verið skilabest at hugd eftir um menningarkvoturnar eru burðardyggar fyrst at eg nokk av fiska har sum mann fær rakstur í tær fyrst áðren mann fer á snakkað um at at nýggir aktørara koma inn annars hegur tað gott sjávandi minums útlendingarnar men eg hugsi eisini at tá ið mann snakkar um um at hava nýmenning og og vinnuligar royndir og verkætlanir tá hava teir stóru øliga nógv a fiskar so tað r heva møguleika eisini at at at skipa sjálvur tað burdu teir verið partur av tí
tær stóru takk fyri
takk hara formaður eg ivist stórliga í at nakar sum hevur fingið hevur fingið nakað ella fungið nógv ynskir at lata nakað sum helst inn aftur tað kann eg aldaldrin ferðstilla mær men men landstýrismaðurin hevur nógvar møguleikar og nú gera tað eina so stóra ina gigantiska kollveltandi broyting í lógini í sjófeingi tá ið teir tora at gera tað og eitlanasta øsa allar reiðararnir upp í føroyum í senn tí kanska onkur virka tað sum um onkur heilt annar nýggjur útlendskal inn so trúgvi eg at so ber tað alt til altso so trúgvið mnn kann broyta alt að som man kann næstan fara hugsa loyvini aftur og draga inn kvotur og loyvur og isk ið frá høgru vinstru tað er eingin yvu um tað men eg vil eisini geva jóannes jan joannes joensen rætt út í at mann mann gloymir sjálvandi botnfiskavinnuna mann gloymir flakavirkini tí at tað er sjálvandi ikki líka stuttligt at snakka um tað tað gongur ikki so gott har men tekur mann uppsjóvarí uppsjóvarvinnuni uppsjóvar flakavirkini til dømis har sigma tað er millum tretivu fjøruti oyru per kilo í arbeiðsløn meðan í hini flagarar síni geva sirka tríggjar ella fýra krónur og kilo av botnfiski so tað eru bæði tvey eru øgiligani viktig øgiliga umráðandi fyri føroyska samfelagið men mann gloymir
tað eina takk fyri hara formaður
ja takk bilju stinussen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg eri ikki ósandur við bjarnar hammer at tá ið mann tosar um fiskivinnu so virkar tað sum um tað at tað er bara uppsjóðarvinnan tað snýr seg um tað ger hetta uppskotið eisini men tað er eingin ivi um at botn botnfiskaflotin er í tungum sjógvi og tað eiga vit at brúka nógv meira orku uppá á landsfundi hjá miðflokkinum sum var væl vitjaður norðan eystan múla norðoy á fossánesi síðsta leygardag har kom fram at innan fyri uppsafiskiskap so er fiskiskapurin ógvuliga vánaligur í løtuni haldi vit eru heilt har niðri sum vit vóru í tveyoghálvfems tá ið kreppan rakti og tað kemur millum annað av at her eru øgiliga nógvar leiðir stongdar hvat heldur bjarni hammer um at mann tekur tann spurningin upp um tað ikki hevði verið rættað latið leiðir uppaftur sum hava verið stongdar í áravís so er tað eftir atgongdini
be til at fiska uppsa verður størri
ja takk bjarni hammer ger sovæl h takkfyr hara formaður takk fyri spurningin biljustinusen nei tað er tað er eisini trupult hvat kann man gera fyri at fáa vendgongdini í es vinnuni men eg púra samdur við billjustinussen um tað eg havi spurt um tað sjálvur minst eina ferð eg haldi sjálvur at mann eigur at lata nógv a hasunum økjinum upp aftur men so fáa kravið inn umaát brúka rist sum eg skilji teimum sum hava prøva tað at tað ber til tað ber til g tað ella tey royndirnar sum skula vera gjørdar at tað riggar gott aðrastaðni eg veit sjálvandi ikki um tað riggar men tað hoyrir mann vissi tað kann gera tað at í hesum førinum upsa fiskiskapurin fer kanska millum fjøruti og hálog hálvtrýss prosent meira øki á veiða á bara vis tær brúka rist vist tað kann rædda tann partin ella øllum førðin bøta um tað úrslitið at fáa fyri ta fyrstu tvertu eisini eina heilt aðra góðsku og stødd av fiskinum tikið undir við tí sjálvandi vildi eg taka undir við tí og og eg vóni eisini at landsstýrismaðurin heilt skjótt fær í gongd við tað tí tað er eftirspurt allastaðni innanfyrð tann partin av av fiskiflota
takk fyri frúfólkum ja takk næstur at røða er jóhan dahl ger so væl
ja nú hevur mann hoyrt framsøgufólk frá báði ansstøðu og samgonguni tosa um hetta her uppskotið sum fyriliggur sum faktiskt var ein partur løgsmál numar níggjuogtrýss sum bleiv samtykt ár nggjuár men orsaka tí at mann metti at hesin parturin júst hesin parturin varð kanska eitt sindur kompenseraður og ringur at hontera tá so valdi mann at taka tað burturúr lógini í vinnunevndini og tí er tað so komin fram aftur sum ein

sum løgsmál nummar hundrað um broytingar í lógini um sjálfeingi hetta málið er í grundini ikki so øliga kompinserað sum sumiliga gera aðtil tað tað snýr seg um eg kanska einkult tað at mann hevur valt í í samgonuni undan okum at gera menningarkvøtur mann hevur deilt menningarkvøtur út til ávís øki ír landinum og tað tað var politiskt uttan iva tær hava tær hava riggað væl til allarflestu av teimum tá ð hendan samgongan kom framat tá valdi mann eisini at broyta ta skipanina og gera tað til vinnuligar royndir og og og verkætlanir í staðin fyri menningarkvøtur og mann valdi eisini at gera tað soleiðis at visti tað vóru væleydnaðar royndir yvir á fimm ára skeið so kundi hettað gerast í varandi loyvir eitt hvat sum mann hevur gjørt ter kvoturnar sum ávísir reiðarar í føroyum hava fingið undirundanfarna samgongu hevur mevurmann latið teir fáa sær tæy rættindini tá ið ið ið tey tey ganga út í tjúgu trýogtjúgu tjúgu og seksogtjúgu ogso víðari tað sum eg haldi er tað søðsta í øllum suna her tað er tað at mann mann hevur frá frá kannmann siga frá tvey túsund og trettan í verleikanum ella tá mann fór at býta tað apeladska tilfeingi tá gav mann teimum somu sum høvdu alt enn í meir og tá mann gjørdu nýggja fiskivinnulóggávu tvey tsund og átjan ja tá gav mann kun hjálpt meg teimum somu persónunum akurtað sama aftur sum mann hevði snakkað um øllum s árini at mann skuldi finna loysn uppá og úrslidið var tað at nú situr mann við einum lítlum bita av kvotum sum eru komnar afturat taðer svartshotrar ogmakrelur og sild har mann sigur tað ja mugu tey gjarna hava tað at hesir rættindini skulda koma økur níggjuhundu góðar at teir verandi aktørarnir teir hava ríkiligt av tilfeingi okur tei gjarna hava aðrar nýggjar inn tað kann gott vera at hetta her kundi verið gjúrt annaleiðis at mann kundi sagt politisk gildarygr hvat hesar meningarkvoturnar tí hta er yvirstaði okur deiiliggi hr loyviini út huga men a hava fingið hvat ð johavnas teir mangla kanska nøkur fá tóns fyri at fáa tað fungera tað optomalt sjáltum teir hevi et milliónir í avlop í fjør vestpurnigar tað sama og so sigur mann tað men hvør manglar so at fáa nakar burturúr soðers at mnn kan fáa eisini at mennast víðari ogtað er kanska suðuroynna og sandoyggjum ella kanska onkurstaðni mitt í føroyum norðan fyri streyminela op sovorða mann velur her at fara inn í staðin fyri og siga tað at og tað sum hevur verið og er fram til tilí ár tað er tað at mann kann gera avtalu við onnur skip um at eg segði kvotan man hevurfingið men aftaná fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu tá skal altso tá skulu eg rættindini knýtastá sálinum og tað sum man gera við hesum lógini í veruleikanum tað er tað at mann sigur at tey sum fáa møguleikar fyri at fáa eina menningarkvodur tey sum fáa møguleikar fyri at fáa atgongd til at sleppa í veiðu og royna at royna kvasta nýgjar vinnuatur tey skulu fáa møguleika fyri at kunna fáast faturi en logiskt í mínari veg lat og siga tað at onkur vil sleppa áat gerast snurrvodd tað er eingin sunurvastspátur í føroyum viðkomandi kann fáast fatur at turvast pá tí ogfara at royna a snurrivotn til dømis mann kann taka ein ein persón sum kanska veit tað at skal hann hava thær at fungera og ynskjir sær at sleppa at kunna hava tað sjálvar víðari a so man hava skip tí at annars er einki endamáli við en mennigarkvøldi tí a úrslitið annars verður til at hann selur tað til taðn stóra sum er í dag ogtað er kanska endamálið í hesum hærá tingi at tað skal vera tað sum tað snýr seg um at teir sum hava nokk seppaba at fáa tag afturat tú grátið at tú tekur ongan enda

ta er faltk har ttað er fast tað sovorna problemið grátiheitin hjá partin avhesnu vinnuni her tekur ongan enda meira vil hava meir og tá jagum mikkesen í dag snakkar um ess umat fáa og ikki fáa altso okur kuna bara taka barrensav altso barens av við lat is sjeta komma seks tans tóns aftrat í næstun ár á barnsaðanim t seksun tónsinui vit spýddu út tað burd ma kanska blivið nei tey fórða givin til teir verandi aftørarnar tað púra vanligt nemliga púra vanligt ha men hetta her er etti sletikki vanligt tað var eisini púra vanligt at mann í tvey túsund og tólv trettan mann gav vera tað eft vørðnum man gav teimum túsundavís av pilagdiskum tilfeingi tá eisini tá skuldi mann kasta sekkin niður sum mann ger nú við hsi hei lítla tilfeingi sum liggur eftir her so hata okur her lati okunm býtast á kakuna itt sidur annan leiðs en oku havu gjørt tað gjørd mann

standa okur í júst hes støðuni her við hesum her málinum eg haldi eg sjálvar heldu ik atað er serliga nakað serliga gott mál eg haldi at eg haldi helt ikki serliga rætt at mann ferð afti ferska inn at broyta fiskivanalóggávur fyri at fáa ting og kabalur at ganga upp okur kunna royna at finna út av

hvussu okur kunna fáa hesar menningarkvoturnar at ganga upp jørgum mikkesen segði tað í síni framsrøðu kanska skuldi man bara at sagt t mann bítar ta út til nøkrur tingum sum tað yviststaði ja kanska skuldi mann tað men hyggur mann so eftir mongdunum sum eru eftir hipan tað eru ikki soøiligu mongdirnar altso okur snakka kanska um einir tretivu fjøruti túsund tons al svartkjatti mann tosar um ý túsund tóns kanska av av sild og mann tosar kanska um einei átta túsund tóns viski egminnist rett av makreli tað er ein tólvtýssn tóns av av av av teimum bfiskasløtnum pluss a ta hesum annars er og tað vita okvurt allir tað at tað skal ikki tað tað førið ergikki fleiri skip taki eg ta ikki so eg trúgvi tí at

verð a finn út av hvussu ger mann hetta her skilabest soleiðis ati mann feg gagnnýtt hesi rættindini sum mann ynskir tað politiskt og fyri deilt ta har til sum mann ynskir attreklivar deild politiskt hta at frað tað tað gongur útuppá fyri at gera eina søgu i urlig einkla hetta her við vág rættindum ella vági loyvinum eg síggi væl pá ensgi í tí at mann í sambandi við menningarkvotur og royndarætlanir vila gera tað møguligt ikki at skuiat hava næstar treyt tð skal verða veiðuloyvir tí at tá kanst tú hava tann fleksibilitet sum skal til fyri at kuna t fara út ot finna tær eitt veiðutá sum passar til tann akkurá ta veina sum tú ynskir at gera við hesum menningarætlanin tútú hevur gongd og tú evr ikki bundin av at sla ferðast til til dømis verandi nótareigarar ella ella ella pelagskur eigarar fyri at kunna finna eina avtalu sum su teir til at fá marmasyvirti soleis at tú kanst fáa fisk o sitónsniur og í síðsta enda vist tú ikki fungerar jso er samsílavæænasta endar í sama potti allíkavæl

hesum málinum tað tað viðgerdu tað fortíðnar og og renna fimm út av hvussu okur kunna fáa eina eina solamoniska loysn upp á heta her sum eitur menningarkvotur og og vinnuligar royndir og verkætlanir soleiðis at tað verður brúkt upp á ein skilagóðan máta og at tað kemur nøkrum nýggjum aktørum í hesum samfelagnum vinnulignaktørum

eru nakrar viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri forkvinna ja eg eri samdur við ohandal í nógvatíða sum mann før fram millum annað nevndi hann hetta um um um vunnið rættindir o baranshavinum hægri kvotur har øh eg púra samd viðhonum hví mann ikki kann styrkja ein part av til dømis botviska flotan hjá okkum við at geva teimum nøkur eyka eftir eftir sum mann fær meir rættindir har a mann ikki kann fáa teir inn sum mann færa útjavnað eitt sindur av av teimum virðunum sum vit hava á fiskivinnu tað skilji eg slett ikki hetta sýnist sum eitt prinsipp altu staðin fyri skilvís

gsæja takfyri fru forkvina jú menaltso hat hetta er tað við við við kvotuni altso altso føroya land bítuski bítuskiftil ein rúgvu í avtón sum fer einasta ári nógvar pengar altso altso barensas barensas kvoturnar kosta fýøroya landi fýra hundrað milliónir um ári í bítusfiski makel sild svarkja kongafitsku g í mínari veg eta eingin altso fastbundin skrivalóg sum sigur tað at tað sum kemur afturat júst hvaf fara teir sum eri tað burdi verið møguligt at havt ein fleksipilitet í tí hasi tjúgutu tónsini eru í verleika ríkisllnm til teir sum eru teir síggjar eg unna teimum tað alt tað besta men eg haldi eisini at at mann má síggja soet upp á tað at mann hevur kaska ppeóv fyri at kunna koyra djúpassullarar ella aðrar kanska ella línuskip upp ara fiska eisini tað burdi at unað sloppið og visti tað ber til tað er seks túsund tóns til dømis í eg haldi tað vera í ár ella fjørtvis minist ætt akann lansýrsmaðurn kanska vátta tay burdu kanska verið latin til kanska ein flotan sum evur tørva lig í som man kunda avlasta bóltfiskalotin í føroyum altso okur hava gjørt tað sama yvir í í flemis kappa aðrastanni har hevði mann eisini eina fløki áren nú er taið blivið greitt so teið línuskipini sum fáa tað og tað hadi er í ordan so skalu mann bara at fina út av til kona at gera hvussu skal mann býta ta

ja takk jákop mikkelsen ger sovæl frú forkvinna samanberingin millum hesar kvoturnar sum nú skulu latast út til ein ella annan og so tað at kvotan veksur í barnshavini var púra skeivr sum joandal kom við tað er soleiðis at kvotan veksur viðhvørt og so minkar ennhvørt vissu kvotan veksur eitt ár og tann vøksturin verður givin til aðrar og at tann flotan sum er har í dag bara er við tá ið kvotan minkar so minkar hann til endans niður í einki og eg haldi at tað er harmiligt at tað eru fleiri tingfólk inclusiv johandal sum ikki hevur sæð virði í at menn hava troytt hesa leiðina og skapt okkum søgulugu rættindi og hava skapt eina rúgvu av av tilfeingi til til tað føroyska búskapin at at mann nú allar somlu tíðina skal tosa um hendan flotan at hann fingi na

jaanstak fyri fru forkvina eg haldi jarkud mikkesen púra misskilu tað sum eg sigur eg segði í týsdag eg eg unni bahasta totan alt tað besta eg sigi bara tað tá mann hevur tjúgu túsund tons tjúgu túsund tons sum hevur verið tað sum ter hava havt í nógv harans ár og tað so fer kanska upp á seks túsund seksogtúgu túsund ella áttaogtjgu túsund tons eitt ár øll fiskiloyvur eru í eitt ára gangi um tað eru altso er galdandi fyri eitt ára gangin so um tú gav nøkur rættindur til aðrar tað sum er omanfri eitt ávíst tal i lat teseg siga at mann siga tjúgu túsund tóns kann fara givi til aðrar tað dugi ikkiat síggja nagvar problem í altso vistimann tosar um assahan er om hjá línibátunum han her ryttilívinrskipan eisini so kundi veriðfarin beinlns va til dømis eins væl og kanska ein djúpasolari kundi verið farin tað eisini eg dugi kat síggja hvat problemið er hví tað skal vera so ein so faslig skipan at mann sigur tað at hatta er eitt friðarhaldga øki tí tað eti eg ikki tað er tað so altso altso fyroy a land sum um sum handla kvotur og býtu kvotur ta er altso ikki henes hansen ella morta johannesen ella nakar annar ella fin anfonolsen er barnsan tað er føroya land i fer á landsstýri sum handla seg fram til kvodur hørt einasta ár í bilatralum avtalunum og gevur tað so út at dætta víðari til teirra veiða sum hava
av hudla at veiða og tað hævdi eg í ordan men skipanin má ikki vera so fastlestur at mann ikki kann síggja at møguleikan fyri aðrar tá stendur á
edvard jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna við sum at mann fer yvir áðrenn og hyggur upp á tað biologiska hvussu tað er mynstrið í hvussu tað er deilt út runt alt føroya land so er tað kanska ein illa stórur partur sum í dag hevur lut í sum kvotuna sum ikki fiskar tað sjálvum tað eru fleiri bólkar tað eru fleiri skip og vit vita gott at at tað hevur verið týtt ótrúliga nógv og teir hava eisini bólkan eisini funnið útav í samstarvi við onnur hvussu hetta skal koma í sjónum og alt kemur burtur úr sjónum og tað tað klárar skipan ofta øgiliga væl at at semjast um tá ið bólkur trý fekk makrel tá tá segði røðanjan dal nemliga tær her at her líka sum hendir ein feilur tí at her eru illa fá eftir sum ikki fáa lut í sínum her tí tað gevur pengar eg vóni at vit kunnu hyggja uppá teir sum eftir eru áðrenn vit deila tað bara út til
mirki
ja takk handal ger sovælja takk fyri forkvina ja men hetta eru e n fordeilisk politikkur sum okurhara við at gera her altso mann kann mann kan kallast baka fyri at spaka partar av hasum skipanunum eru í gásaen ein formur fyri sosialhjálp til ávísa bólkar sum ikki klárar seg so væl og otað er um att gjørt millum annað við lýnuskipini tí tr hava havt tørv á tí tað er fiska ikki makrel men tey hava fingið rættindir til makrel sum tey so kunnu handla víðari til aðrar sum eylifá jakobsen so greitt greiðir frá og tað gevur teimum eina rúgvu av pengum hvørn einasta ár til at bøtum terr egna rakstur tað er eyðsæð eg eri egeri samdur vi at vðjakobsen tað at okur gloymdi ein lítlan ein lítlan bólk sum eitur fýra fýrabólkum fýra sum er erí útróðrarbatlani o tær burdu kanska tá eið manð allíkavæl væl so gávumildur at mann gav fýra túsun tóns til til il til línuskipini so kundi mann kanska sett so kundi man kanska sett eini fimmhundrað sjey hundrað tóns av til útróðrarbarnarnar eisini at at brúkt til tað sama sum sum vinnubarnar brúkar tað til til hjálp til sjálvhjálp í einari kanska truplari støðu men tað tað kanska kanska manknn taka up í landsýrsmannin í vinnudegvnumtagani kemur har um tygin dagar at gera tað
takk fyri fólkuni ja takk næstur at røða er ingolf sóleiðum olsen
ger so væl og væl afturkomin ja takk fyri tað frú forkvina tá ið eg tá ið eg var her ikki seinast men tá eg sat satá tingi í seinastu tingsetu tá varð seinasta valskeið tá vari tað stóra stríðsmálið
hjá táverandi andstøðuni sum tað bleiv orsaka taer fór nógvur ófriður í salinum sum tað bleiv roykt øgiliga nógv um tá tað var at hvussu forferdiligt tað var at vit sum tá vóru samgongu høvdu skilt stál og veiðurættindi sunnur so tað er eitt sidr mæir kotti nú sendi mann so her og skal viðgera at tangja tað saman aftur og ella ella stenda tað sundur aftur s sum tit hava tekt saman aftur tit sum nú sita í samgongu men eg skilji væl at at tað blívu neyðugt tí at mann rennir seg jú í eina hundrasrúgva trupulleikum viss mann vist mann ætlar sær atat brúka nakrar fordeiling av hesum her átta komma fimm prosentunum sum tað stendir í her sum venningarkvotur og mann ætlar at at tað skal verða tengt at verandi sáli so so fær mann trupulleikar tað er so tað er so heilt greitt

og her ræðuliga nógv í hesum her uppskotinum sum eg havi ræðuliga ringt við at skilja nú havi g helt ikki verið í prosessuni í seinastuni so tað er kanska ein ein orsøk til tað eg kenni ikki alt sum er farið fram men eg veit tað at hensa her nýggja lógin er broytt eg haldi heta er skenda broytingaruppskoti u grundleggjandi broyting eg haldi ikki ata er serliga væl frágreitt hví tað er neyðugt tí at mann sær tað eisini í hoyringsvarinum at nógv av av hesum her berio ti landstýrismaðurin hevur jú heilt óalmindiliga víðar heimildir ísjófeingislógini til at gera næstan hvat han her hug til so eg skili ikki orliga hví tað skal vera neyðugt so er tað eisini nøkur ting nakar detaljur sum hann líkasum dettir um øsum

har stendur fyri formansinsloyvi seg kann lesa taati í greinoghálvtrýss stykki eitt har stendur í verandi lóggávu landsstýrismaðurin kann uttan mun til galdandi avmarkingar eftir hesi løgtingslóg eftir umæli frá havstøvuni lata fiski farið undir føroyskum flaggi við veiðuloyvi ella við fiskiloyvi í balke fimm sambært kein átjan stykki eitt nummar seks serstakt fiskiloyvi til royndarfiskiskap ella til fiskiskap sum er liðugr í eini undirvísingarætlan og bara uim detalju í hesum her broytingaruppskotinum nú er undir føroyskum flaggi burtur hví vit hava jú hoyrt nógv um la tað ver nógvur polimikkur um um um um útlendingar í føroysku fiskivinnu er hetta her bara fyri at líkasum at sementera tað tað skal vera púra frítt hjá øllum at koma inn her óansa vat flaggið hevur thvat litflaggið hevur eg veit ikki eg kundi hugsað mær nærri frágreiðing upp á tær so er tað eisini eittí hesni her sum eg haldi er so fær meg at at

og til hetta sigurí fiskimállaráðið at mann heldur seg aftur her til hesi átta komma fimm prosentini sum vóru í tí gomlu lóggávuni um sum var var til menningarkvotur at hon umfataði makrel svarskjaft og sild meðan meðan

var ein aðra skipan ella vit var fastari legualduð sum tað eitur í her tað er líkasum argument fyri at at at tað skal ikkispalda saman men so stendur sum ættiliga lakoniskt reyð ati er fevnt av royndarfiskiskapinum sambært glein oghálvtrýss í lógini og tað er har ið eg sørsti við tí ati tað verður nærmast gjørt sum eitt parkatell við hesum reyðæti og har haldi eg at atvit øll her inni eiga at seta okkum øgiliga væl út í hvat er so tað gongur út uppá tí at reyðæti tann fiskiskapurin er vil eg siga á grundforkningslivoð vildi mann sagta á donskum tí mann veit so lítið um tað enn í heimshøpi tað eri royndir gjørdar við krill og eisini vinnulgur fiskiskapur eftir krill øðrum men reyð atlit sum vit kenna á føroyskum sjógvi eri púra púra ótroytt at at kalla tar verða gjørdar nakrar royndir í norra nøkur fá kilo nærmast um árið sum verða fiska av hestum her men potensialið í tí er heilt kolusalt tað kann blíva tað nýggi makrelun fyri at siga tað sum tað er vil t siga enn einaferð við formansins loyvi kann lesa eitt sindur úr einari kanning summ sumokkara góði gran rin á hatá søringen gjørdi í átjan halda tað varr um reyðætti so stendur her í einum broti um um tað rákið sum førir reyðafti inn í í føroyskan sjógv ímeðal er hetta rákið eina tveir komma tveir milliónir kobikmetrainum sekundi og sostat svarar hetta til umleið átjan hundrað tons um tíman ella fjøruti túsund tons um sandøgri samalagt fyði hestið og veturin gevurtað einar sjey milliónir tons sjey milliónir tons av reyðætti som kemur inn í føroyskan sjógv og tað stendir í hesi her frágreiðingini eisini at sannlíkt dettuta á bólt og doyr tað vil siga at mann kann næstan mann kann næsta fiska tað trygt uttan at gera seg inn á nakran sovn burtur sær frá at kanska í minni mát livir onkur av hesum her so tað salman líka ansa eftir ha og tað stendir í her víðari at mest sannlíkt er at tað allarmesta av reyðaættin sum rekur úti ígjøgnum bankarennina um heystið og veturin doyr vit vita tó ikki um ein minni part møguliga hevur týdning fyri djóralívið estan fyri føroyar tað vil siga at her kann vera eitt eitt potensial iupp á fleiri milliónir tons sum vit kunnu koma gagnnýta við sit beraokkum rætt at men hetta er á einum so kan mann siga ov tíðliga ov tíðliga føddum støði enn at fara at hangja hetta saman við øðrum royndum er fullstendiliga holið høvdið haldi eg tí at eg dugi bara at síggja tr nærmast sum eitt øvugt sum eitt øvugt átak at nú skal mann brúka reyðæti kanska til at at smugla nøkurmakrelrættindi inn til onkrar nýggjar aktørar at teir fáa loyvi til at fiska reyðæti men so skulu hava eitt sindur av makrel og seld og svartskjafti til at fíggja hetta her ella eitt ella annað at mann skal hava tað afturat fyri at kunna geva royndir í hinum og tá venda knapplig øvugt tá ska reyðati sum er á einum so kan man siga lágum granskingarstøði enn brúkast sum javnbrot til at skaffa sær tæ tey dýru fiskastøðini sum eru makrel og svartskjaftur og sild og tað haldi eg at vit eiga at hugsa okkum ógvuliga væl um áðrenn og men serliga við atliti at at tey reyða ati sum eta sóra potensialið sum tað er kann blíva ein stór resursurnar hjá okkum so eiga vit at leggja alt fyri at gera kanningar har om vit eiga at gera alt fyri at tað ikki l vendvíst verður latið uppi í í hendurnar á teimum somu aktørunum tí at tað eru sæs alt nok so nógv inni í hesum salinum sum eg haldi gjarna vilja hava at nýggjur aktørar skulu sleppa framat og har eru í øllum førum eit gilt høvi at brúka reyðæti til tað at tað vera nýggir aktørar sum sleppa framat í so eg haldi at vit skulu ansa øgiliga væl eftir t fylgað øgiliga væl við tá ið mann byrjar at tangja reyðæti saman við við vanligum uppsjóvarfiski eg haldi at vit hava eisini dømi um hvussu i royndarfiskiskapur kann brúka skrásikgan misbrúkast til at skaffa seriga atgongd til til tann vanliga fiskiskapin vit høvdu eitt skip fyri nøkrum árum síðani sum fekk eift royndarloyvi vja fleiri ár grekk at fiska hvínsbróður og tað var inni í flottanum tað fiskaði nøkur fá kilo av hvítunsbóri men fleiri túsund tons av makreli uppsjó fiski so her eru nógvar hurðar sum kunnu latast upp uttan at vita av tí vist ta ikki ansa eftir so eg fari at mæla vinnøvndini til at halda eitt øgiliga vakið eyga við hesum her vágunum og kalla hoyringspartarnar inn eisini til til nevndina tí at her eru her eru øgiliga áhugaverdariáhugaverd hoyringssvar eisini frá teimum sum annars plagar at standa og klappa at øllum sum kemur frá eftir samgonguni so eg haldi at mann skal ráðføra seg øgiliga væl við við teir partarnar og annars vænti eg at her fer at fáa eina gjødliga viðgerð í í vinnunevndini nú eri eg kann eg vera við har sum eygleiðari tí at eg eri varðalimur men eg eri ikki limur í í nakrari nevnd eg skal ikki kava mær ratta tak fyri ja takk so koma vit til viðmerkingar
bilju stinussen ger so væl takk fyri frúforkvinna ingolfsólin olsen hevði áhugaverdar tankar ikki minst um reyðæti men so brúkt hann bleiv eitt sindur tikin av fótin tá ið hann nevnir tað at hann heldur at reyð royndarloyvir at fiska reyðæti kunnu verða brúkt til at smugla onkrar nýggjar aktørar inn í flotanineg hugsaði ikki at ingovsøkuna olsen fór at brúka sovorðn í orð um nýggjar aktørar tí at eg hugsaði at tað hevði nettu virðið sæð út frá tí politikkinum sum hann var við til at føra saman við seinari samgongu altso er tað ikki bara gott at onkur nýggjur fáa ein møguleika um tað so er ígjøgnum tað sum ingovsøkuna olsen kallar bakdyrnir við reyðafti

takk fyri tað er gott at fáa nýggjar aktørar billjustinussen men tað skal vera roint spæl øh vit høvdu í íseinast samgongu við menningarkvotunum høvdu vit eisini fleirisovrloyar verkætlanir men ar har hingu tingini saman tað var tað varuppsjóvartilfeingið vit tosaðu um og tað eru kendi fiskiskapur og tað skuldi vera menning av tí men tað sum eg tað sum eg óttist her tað er at at at royndar fiskiskapurin eftir reyðæftur blívur eitt eiti tí at tað veruliga málið verður at fáa fatur í makreli og seld og svarskjafti te tað eri bangin fyri so eri bangin fyri at tær royndirnar sum skuldu verið eftir reyðar a tur blíva forhálvjarfaðar vit sóu tað eisini við hvítusbróðrinum altso hvar blivur tær royndirnar av teir fóru jú á fiska makrelsteðin fyrri tí at tað var har pengarnir vóru og tá er tað ikki tá haldi eg ikki tað í lagi at kalla tað royndarfiskiskapið tí at tá er tað nakað annað vit eru úti í altso egtað fínasta slag at at fleiri aktørar at fáa lut í tí uppsjóvar tilfeingini vit hava men eg haldi fyrst skulu vit í øllum førum royna at at sapilisera tað grundarlagið sum verandi menningarkvotur hava áðrenn vit fara
í øllum føruni ígjøgnum síðudagararlógvøruni ja takk
jákup mikkelsen ger so vælkvinnan eg eri samd við ingolfur solsen at tað er øgiliga stórt potensjaliga í reyðhæddin og at tað er eingin ivi um at tað almenna so ella so eiga at spæla við í teimum royndunum fyri at finna fram til hvussu kunnu vit fáa at her til høldar tí tað er ikki bara bara tað er á djúpum vatni og tað er kanska fer tað ikki at eydnast men vónandi fer tað tað og tí er faktiskt eisini samd við inngovarsvólusin at tað er ikki vegurin at ganga at at at útdeila pedagogisk fiskiloyvir við seg onkur fer at gera onkra roynd og so endar tú við at tað hendir men ikki víðar har men tá mann hoyrdi um dala at tosa um at tað var ein politiskabál sum ganga upp so eigur mann eisini at hugsa seg um tvær ferðirnar

olsenger sovætakk ja tað más so vera kleyvar a dama sum hevur verið á sjey milliónum tonsum elegga kabal men eg eri púra samdur við jókum mikkelsen tað eri nemliga tað at tð manmann veitst so lítið um hetta her reyðhati enn altso mann hevur roynd atfiska í norra mær vitandi er tað næstan bara uppi ísjónum man hev sekki roynta á djúpum vatni og tað er við so fímaskaðum trolum at tað er nærmast sum á kaffifyltur sum skal gjøgnum sjógvin og eg eri ikki spesialistur men eg dugi at síggja fyri mær at antin eydnast hetta her í stórum atstokki ella eydtasta slettir tí at hettaher gevurst ekki meining uttan so at tey eru stórar nøgdir sum te eru á sama máta sum við makreli og og svartskjafti so antin verður hetta kann at siga á gullinám illa at vera hetta slett ikki men tað verður slett ikki vist tað verður vist tað verður blandað upp ít

ger so væl ja takk fyri ingolf s olsen tosar nógv um hetta og reyða at tað men eg ætli at kunna spyrja hann hvussu mann tekur yvirskipað altso nú er hetta sjeyndur ferðhaldið at lógin verður broytt síðani hon kom í í nítjan og mann hevur í lóggáðnum vinnuligar royndir og verkætlanir og so er mann tað sum eitur royndarfiskapur og kann ingolf s olsen siga hvat yvirskipaða endamál hjáliða hesar samgonguni er altso er tað at hesar her allar hesar her at komin í kvoturnar skulu gerast varandi kvotur ella er ætlanin okkurt at knýta okkurt saman til dømis av reyðari og fiskapi av av av uppsjóðarfiski altso hvat er hetta hetta hevði eg so samansett og so nógv ymiskur tættur í sær lóggávum nú at ja tað spyrð ingaferð so sum um hann sær tann samanhangin sum er hvat tað yvirskipaði málið hjá jakob vesturgaard er
við hesum broytingunum hesi ferð takk fyri ja takk
takk ingolf sólarnu vólsen ger so væl ja takk fyri nei eg síggi ikki tær yvirskiparum meiningarnar í hesum her uttan at fáa nærmast keðiligar tankar tí at altso eg veit ikki um tað er tað at at mann hevur kanska fingið eina kassokonuna gávu at tað vóru seg átta komma fimm prosentini sum hingu í tí gomlu lóggávunum hjá undanfarnu samgongum at nú hevur mann hetta her at spæla við onkursvegna og mann kann eg eg veit ikki um tað tað men eg veit ikki eg dugi ikki ordiliga at fáa eyga á hvat í endamáli eg viðist her broytingi vit hoyra tað eisini frá samgongulimum at teir eru sekkið við uppá tær allir og hoyristpartarnir eru sera ivasamir og men eisini eg eri eisini samdur í nógvum viðmerkingunum sum eru at heimildirnar eru so víðar frammanundan at næstan alt tað sum nú skal gerast í dag kann gerast bara við at landsstýrismaðurin brúkar
tínar heimildir og ger undantøku takk fyri
ja takk jóhannes joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna eg eri samdur í nógva tíð sum ingolf s olsen fóri fram eg ætlaði bara at spyrja ingolf um ikki eisini gera vandi við atvist mann ikki stautiseraði manngarkvoturnar at har verða seldar soleiðis at vit brádliga ikki hava so nógvar aktøror á fiskivinnu tí at grundarlagið for lítið hjá teimum flestu

ja takk ingolfs olsen gersovælja takk fyri ja um tað er akkurát hatta har sum alla tíðina hevur verið vandin tað vist tær brivdi ta ta bleiv gjørt um setiligt a als at tað er at nú er tað knappliga eitt virði man kann selja og tað eri sjálvandi vandi fyri tí og tað eri eg øgiliga bangin fyri út tí at vit vita at eg veit í øllum førum um ein av teimum verkætlaninum sum eri sera serliøs og sum eg rokni ikki viður verðið keld men øso ceksriteriu má vera tað at menningarkvoturnar kunnu blíva varandi í teimum økjunum sum tær eru sæt settar í og at mær so eitt stabiliserað grundarlagið undir teimum tí annars kundi mann akurát sama tikið hetta her slagið fult út beinanvegin og sagt at man strikar tað altso at mann at mann gevur tað upp fyri skutil aftur og tað hevu mann valt ikki at gera o tí velji eg eisini at trúgva at samgongan eisini er áhugað í at teimum verður gott lív lagað og tað at eg mær í øllu frin at síðast fyri at tær verandi menningarkvoturnar fáa verða verða styrtar og stabiliseraðar heldur enn at tað verður niðurlaga

í grundini er talan ikki um eitt stórt uppskot men taðó kanska eitt sindur prinsipielt við tað at endamáli við uppskotinum er at tað skal bera til at fáa lut í kvotu til vinnuligar royndir og verkætlanir í sambandi við skipakeyp uttan treyt um veiðuloyvi sambært grein níggjuogfjøruti og tað er har ið tað er har ið tann parturin sum ikki fer til verandi flota ella tá tann traditionella flotan verður lutaður út

vit hava tá ið vit hava viðgjørt fiskivinnupolitikk í samgonguni og eisini í samgonguskjalinum so eru vit samd um at vit skuldu venda aftur til ta skipan sum var galdandi áðrenn undanfarna samgonga tók við tó við teirri treyt at tað skuldu vera pláss fyri at onnur eisini skulu fáa atgongd til tað ríka uppsjóvartilfeingi og tí hava vit roynt at fingið í lag onkra onkrar ásetingar og onkrar skipanir øsum kundu lata onkra hurð vera opnað og tað er ikki tí at eg haldi ikki nakar kennir sannleikan ella veit hvussu í ein røtt fiskivinnuskipan sær út

hon snýr seg um at luta út rættindi og tað verður ongantíð rættvíst altso rættvísir finst ikki sum eitt sum ein absolutti sannleiki í tí at býta út rættindi tí at rættindi eru skerd tað eru ikki øll sum sleppa framat men grundleggjandi ynskja vit at øll skulu hava sama møguleika fyri at sleppa framat men tann møguleikin má regulerast so ella so tí at tað er avmarkað tilfeingi og vit ynskja eisini øll at vit skulu hava virðing fyri náttúruni fyri veiðutrýssunum og fyri at vit ikki ovfiska og vit ynskja eisini at tað skal vera altso fíggjarliga skal loysa seg at kunna vera í fiskivinnuni soleiðis at tað er nóg mikið til teir sum eru í fiskivinnuni so øll tann kabalan skal jú ganga upp og tað er tí at kríggið upp stendur hvussu gera vit hetta undanfarna samgonga royndi at gera tað við einum slag av uppboðssølu fyri ein lítlan part millum fimtan og tjúgu prosent meðan restin varð lutað út til verandi reiðarí og vit sóu eisini hvussu hvussu tann bardagin fór fram og tað vóru øgiliga nógvar meiningar bæði aftur og fram um hvussu tað skuldi gerast vit hava so roynt at sagt at vit vilja ikki gera okkum inn á tey sum í seinastu samgongu fingu rættindini og tað var serliga menningarkvoturnar og kvotur seldur á uppboðssølu vit høvdu virðing fyri at tað vóru nøkur sum høvdu spent seg út fyri at fáa fatur í kvotum ígjøgnum tann politiska meirilutan som tá var galdandi men so havi vit sagt eftirfylgjandi attað

má vera grundarlag fyri at kunna hava reiðarí og tað eru onkurt reiokkurt reiðarí komið afturat við grundarlagið í teimum kvotunum sum koma ígjøgnum menningarkvotur uppboðssølu seinast

lítil partur av tí sum er eftir um vit kunnu kalla tað so átta komma fimm prosent tað mugu vit hava eftir til møguligar nýggjar ella veikar partar av flotanum og tað er tað sum vit í veruleikanum viðgera framvegis tað bleiv ikki lutað út í fjør av tí sum eitur vinnuligar royndir og verkætlanir og tað er so flutt fram frá tvey túsund og tjúgu til í ár

samanlagt kanska ikki so fá tons allíkavæl tá ið vit leggja alt tað saman sum skulu lutast út í ár av makreli eru tað góð tíggju túsund tons og av svartskjafti góv áttaogtjúgu túsund og a norðrasild góð trýogtjúgu túsund so fyri tey sum hava hava eina ætlan um at gera vinnuligar royndir hava onkra verkætlanir sum tey kanska hava droymt um at seta í gongd so so verður møguleikin í ár at fara í holt við tað og vit vita at tað finst tað finst nógv skaan nýskapanar hugsan ímillum føroyingar ímillum føroysk føroysk sjófólk millum føroysk vinnufólk og tí halda vit at tað er áhugavert og spennandi at kunna fara í holt við hendan partin sum eitur vinnuligar royndir og verkætlanir at luta tað út landstýrismaðurin er so komin við einari uppskrift upp á hvussu mann kann gera tað uttan alla tíðina at skula binda møgulig nýggj reiðaríir afturat teimum stóru sterku reyaríunum tað er hann so gjørt við hesari ásetingini um at tú skal kunna fáa eina tilsøgn um ein kvotapart og síðani skalt tú kunna fara og útvega tær eitt eittskip uttanum verandi føroyska flotan o tað er tað sum onkur her inni hava sett spurnartekin við eg haldi í hvussuur at hetta her er so ein máti at loysa ta avbjóðingina uppá ja jóhandal nevndi eitt dømi um at visti at tú var onkur sum hevði onkra ætlan við onkrum fiskiskapi sum ikki er í føroyska flotanum í dag og tað vil siga tað finnast kanska ikki skip við tí útgerðini og bygd til tað fiskaríið í dag so eigur tann møguleikin at standa opin fyri at ein ein sum hevur fingið tillutað eieina tilsøg frá landsstýrismanninum um eina verkætlan ella eina royndarverkætlan at hann kann útvega særeitt fiskiskip uttan um verandi flotan uttan at annars at hava veiðuloyvi uttan annars at hava atgongd til annan fiskiskap og tað er so eisini kan mann siga visu vit hugsa um tað sum ingolb sólan olsen nevndi athann heldur hann hann hevur illgruna um at nøkur kanska royna at fáa loyvi til at royna eftir millum annað reyð æti ikki við tí sum høvuðsendamálið men bara við tí sum undanførslu fyri at kunna koma inn ígjøgnum baklitirnar og fáa fatur í tí dýra fiskatilfeinginum so so er hettar at tú ikki fært ikki pjøðast at hava veiðiloyvi tað ger jú eisini tað at tú í veruleikanum ikki hevur atgongd til nakað annað enn bara tað sum tú fært í einari royndarverkætlan frá landsstýrismanninm so tað burdi last fyri í so máta at tú ikki kanst brúka hetta sum einari eina síðu eina síðudyr til at fáa fatur í øðrum rættindi

við sær tað er tað er øgiliga ringt at rokna út tí at her finst ikki nakar absoluttir sannleiki eg haldi at øll eru framvegis leitandi eftir hvussu vit kunnu dyrka fram tað nýskapanarlyndið sum finst teir møguligu møguleikar sum finnast fyri at finna upp á onkrar nýggjar ætlanir onkrar nýggjar mátar at framleiða uppá kanska bæði innan fyri hesi her trý høvuðsuppsjóvartilfeingini og eg haldi hvussu er haetta her er absolutt eina roynd vert verandi floti koyrir í upp á ein tryggan máta við sínum tryggum karmum sum eisini veru eitt endamál við hesari fiskivinnulóggávuni sum vit hava sett í verk eg haldi framvegis at teir veikaru partarnir kundu gott verið styrktir nakað og møguliga hetta her kann vera við til at styrkja tær nakað men hetta er eisini ein øgiliga spennandi tíð haldi eg fyri møguligar nýggjar verkætlanir og nýggjar aktørar at vísa á onkrar aðrar leiðir sum møguliga kunnu gangast innan fyri hetta her og ofta finst krativiteturin mest hjá teimum sum verða noydd til at hugsað nýtt og og kanska kundi onkur komið inn á banan sum var við til at eisini at brótaslóg fyri teimum verandi at kanska vísta á nýggjar leiðir hvør veit
takk fyri frú forkvinna ja takk
her vóru nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri eg haldi a eitt sindur harmiligt at ein samlað politisk skipan iktsk i hevur roynt at at funnið ein leisn sum sum mann kundi havt nógv breiddra semju um tí at tá ið mann longu fyri sjendi ferð stendur og broytir í fiskivinnupolitikkinum hjá samgonguni so sigur tað nokk so nógv umhaldi eg at at mann ikki framvegis leitar og eg ætlaði at spyrja biljustinussen at tað stendur í verandi lóggávu at fyrsta januar í tveyogtjúgu tað skulu tey sum fingu menningarkvotur hava avhendað ella knýtt rættindina ella knýtt ta tila skip a so keypssær skipi sum so hevur veiðiloyvi men nú ledur mann so upp fyri at onnur kunnu gott fáa kvotur uttan at eiga skip og uttan veiðiloyvi atknýtt veiðiloyvi við tann grundgevingn sum biljustinusen var inni á altso hví vil mann nokta til dømis ein fiskavirki at halda fast í einum rættin til kvotu og gera avtalu við skipað fiskafyriseg men mann vil gjarna loyva onkrum øðrum sum heldur ikki hevur veiðurættindi ella skip

ja takk vil jústinussen gera so væl takk fyri forkvøðuna eg haldi at tað er ein sera viðkomandi spurningur og eg haldi eisini at tað kanska hevði verið vert at roynt at bloyta lítið sindur upp í akkurát hasum øgiliga hasari øgiliga strangu ásetingini vit hoyrdu stjóran fyri vestmanna fiskavirki í einum kjaki greiðar frá at tað var sjálvandi ein avbjóðing at teir skuldu fara út og leita eftir einum skipi fyri at kunna fiska tað kvotuna sum teir hava fingið fingið frá undanfarnum samgongu og sum teir síðani hava fingið umlagda til eina varandi kvotu við teirri treyt at tað skal leggjast á á eitt skip eg haldi ikki hvussu er at tað mátti kunna borið til at gjørt tað bar til at avtala seg til saman við einum reiða ríði at kunna kunna kunna tikið fiskin úr sjónum uttan endiliga at vera at tað var so fast bundið um sum tað er í ásetingini og tað haldi eg eisini at vit vera noydd til at fara
tosa við landsstýrismannin um um tað ikki ber til at gera tað eitt sindur bleytari soleiðis at ja so plívskart
jákonmikkelsen gersovæl frú forkvinna visti vit hyggja et sindur aftur tíðina áðrenn menningarkvoturnar livu útgivnar so høvdu vit reiðaríir í føroyum sum áttu eitt skip sum áttu meira enn eitt skip og tað vóruríir sum sum drigvi í fiskivinnuni og vistu tey høvdu møguleikar til kanska at keypa sær eitt loyvi ella kvotu afturat ella skip so blivi hesi reiðaríini meira effektiv og tey blivu størri og og meir rasionell og so víðari so mann hevur tann partin av okkara fiskivinnu ta er fyritøkur sum keypa rættindi nýggi aktørarnr komu aftan á menningarkvoturnar tað er reiðaríir sum hava fingið nøkur rættindi og og tað verður sagt at tað er kanska líka nógv handilsmenn sum sum vinnulívsmenn at at tá ið ein tíð er farin tá heldu e blivið til varandi loyvur um fimm ár so verður hesi her loyvini øll til sølu er tað meiningin
her
ger so væl ja tað er avgjørt ikki ikki meiningin at menningarkvotur skuldu vera ein handilsvøra tað er ikki meiningin er menning meiningin er at tað skal liggja ein greið ætlan aftanfyri um hvussu mann kann menna bæði fiskiskapin men eisini tað sum verður gjørt við fiskin tá ið hann er komin úr sjónum tað var mín hugsan tá ið eg tók undir við undanfarnu sjófeingilóg tað var júst hesin parturin at tað skuldi vera pláss fyri teimum sum hugsaðu øðrvísi og hugsaðu nýtt og at kreativiteturin skuldi fáa fáa loyvi til at til at vera ein partur av fiskivinnuni alla tíðina so tað at mann ger at at tað kann bara blíva til ein handilsvøra at mann hevur fingi rættindi tað er avgerð ikki meiningin við tí men hinvegin hava vit nú gjørt fiskivinnulóggávuna soleiðis at tað er ein umsetilig skipan og eg gevi teimum rætt sum siga tað at tann umsetiliga skipanin ger so eisini tað at tað gevur møguleika fyri hjá øðrum at koma inn hvissu ið teir hava pengarnar til tað men tað er kanska eitt sindur trupult tá ið
tað er so nógv tilfeingið sum tað er núja takk
jaspur langaard ger so væl ja takk fyri hra formaður tað sum eg líka vildi borð at lýsa sum mór í at tað vera í sambandi við hesi her loyvini ella tá ið skip sum koma inn sum ikki hava veiðuloyvi í fiskiloyvi nevndi biljestinsa møguleikan at mann kanska kundi efta er gott at tá i vit fáa nýggjur møguleikar men at tey bæði eitt bara skuldi fáa tey loyvini sum tey hava og ikki sklu fáa atgongd til onnur loyvir hvussu visti men hygur eitt sindur søguliga aftur á tíðina hvussu hevur tað víst seg tá ið tá ið skipið er komin inn til eitt ávís veiðislag og bara til ta slagið men síðani er tað so ofta víst seg at tað er veri onnur loyvir sum tey eisini eftir síðan hava etið seg inntað ú nú billisinasa verður for ella verul parturg av vinnunevndi í nógv ár og kennir nókk tangun til ta
øguliga takk fyri formaður
jtakk biljustinussen gersovæltakk fyri frú forkvina nei eg havi ikki verið partur av fiskivinnuni nakrantíð men at har er spurningurn hjá jaspurd langaard er júst orsøkin til at mann setir spurnatekin við tað í dag ha tað er tí at tað er ofta víst seg at ella tað hevur víst seg í onkrum førum at fært tú fyrst beiniin um so so hevur tú møguleikar fyri at vaksa vist tú dugir nóg væl og onkur royaríur eru byrjaði sum og hava bygt bygt sítt fyrsta virksemi upp á royndarloyvir og hava síðani bygt seg upp tann vegin og tí tí heldur mann at mann skal vera eitt sindur varin tá ið mann nú fer at geva til dømis royndarloyvir eftir reyða æti at tay ikki bara verðar ein hurð til ymiskt annað altso eg veit ikki hvat eg skal siga um tað tað er soleiðisnar at tey sum hava áræði og viljan og dirvi og dugnaskapin tað eru ofta tey sum søkja til slíkt og sum bróta seg ígjøgnum eisini har sum hurðarnar eru fast
fyri og tað eru kanska tey sum mann ynskir at dyrka tá ið avtornar fyri at fyri at ganga uttan nú fór tíðin næsta røða er
bjarssamuelsen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja sum mann sær grein eitt í hesum uppskotinum so er hetta longu sjendi ferð vit viðgera okkurt sum hevur við sjófeingislógina at gera og tað er rættiliga nógv tá ið mann hugsar um ati tað var desembur í nítjanhum varð samtykt sum tað e ein rættiliga nýggj lóggáva í summum av hasum her førum hevur tað so bara verið flyting av kvotum men í øðrum førum hevur tað verið rættiliga størri prinsipiellar broytingar og nakrar vórðu gjørdar í desembur sumlandsstýrismaðrn kom niðan við nøkrum uppskotum í desembur í fjør sum samgongan so heldur ikki tók undirvið ella partur av henni og sum so er við í hesum uppskotunum me eg ætlaði at byrja við at heita á landsstýrismannium tá hann fær orðið um eina løtu um hann kann øgiliga greitt fortelja løgtinginum akkurát hví mann ger tær broytingarnar mann ger nú tí tað mann kemur at standa eftir við tað er ati í øllum førum tykist tað sum at tað er øgiliga stórur munur á hvørj viðferð tey ymisku fáa sum fáa atgongd til tað sum í lóggávuni eitur vinnuliga royndir og verkætlanir og fyri sovorðit eisini tað sum eitur royndarkvotur eg haldi royndarkvoturnar vóru í greinoghálvtrýss o tá hugsi eg serliga um hesar ásetingina sum eru galdandi lóggávuvu um at tey fiskavirkini sum fingu menningarkvotur tað hevði sera stóran týdning fyri tey undir undanfarnu samgongu tey verða tvingaðir til per einogtretinda desembur í ár at avhenda taðvil sia at tey skulu selja tær kvoturnar tey hava sum til onkran annan visti ikki tey hava keypt sær eitt skip hví er tað eitt krav hví er tað kløkt kann landstýrismaðurn forklára tað hví skal eitt eitt fiskavirki sum hevur fingið varandi kvotur keypa eitt skip ella tvingast til at selja til onkran annan gevur ta ordiligt meining eg haldi ikki og slett ikki teimum nú kemur niðan og letur upp fyri at fleiri kunnu bjóða seg framat til hesar heri kvoturnar og mann tekur burtur treytirnar um at mann skal eiga skip við veiðuloyvi sum annars varaltso tað var etað høvuðsatfinjingarpunktunum hjá andstøðuni tá ímóti tí lóggávuni vit innførdu tí er tað hesar broytingarnar punkt eitt til punkt fýra í hesum uppskotium sum landsstýrismaðurin kemur við tær snúgva seg um atrættpjøðist ikkiat vera tann sami sum eigari á fiskiskipi altso tað segði jakugvestkord kemur nú niðan við nøkrum broytingum har hann fer beinleiðis inn í lóggávuna og og flytur enn fleiri ting úr lóggávunim hjá høgna hoydal inn í sína lóggávu og tai mann so lesi grundgevingarnar fyri hesum her so eru tær tær eru púra greiðar at tað snýr seg um at lova fleiri aktørum framat og landsstýrismaðurin dilur heldur ikki fyri í viðmerkingunum at hann væntar at tað vera fleiri skip men hann væntar ikki at tað vera so øgiliga nógv fleiri hví velur mann at økja um veiðuorkuna tá ið tað nú var tað sum hann hevði øgiliga øgiliga ella ákærdi undanfarnu samgongu fyri at gera so ætlaði eg at spyrja um tann partin sum snýr seg um
orsaka at eg fornógvur ófriður í salinum kunnu halda fund uttanfyri um neyðugt so ætlað meg at spyrja um tann partin sum snýr seg um at mann mann strikar kravið um atat tað er skip undir føroyskum flaggi í verandi lóggávu er so ein undantaksheimild men her í hesi broytingini í hesum uppskotinum strikar mann tað sum er í verandi lóggávu um at mann greiðir ikki frá í viðmerkingunum hví tað verður strikað kanska landsstýrismaðurin kundi tað er so til royndarfiskiskap grein hálvtrýss e mann letur halso upp fyri at útlends skip kunnu koma inn og mann men mann greiðir ikki frá í viðmerkinum hví hendan treytin verður strikað og sum sagt so er ein undantaksheimild íð galdandi lóggávu men tað er stórur munur á at vera ein undantaksheimildog so man heilt strikar kravið um at at tað skuldi verða skip í í føroyskum um føroyskum flaggi sum fiska hesar royndarkvoturnar tað haldi eg kann tykjast í øllum førum sum at eguliga prinsipiell broyting men sum mann ikki greiðir frá í uppskotinum hví mann ger tað so ætlað eg at spyrja landsstýrismannin um hann kann upplýsa løgtinginum púra greitt hvussu nógv hvussu stórar mongdir tað er vit tosa um at uppbossjóvar fiski vit vita atvinnuligar til royndir og og vinnligar verkætlanir sum vara ikki býtt út í tjúgutjúgu altso tilvinnuligar royndir og verkætlanir tað bleiv flutt til tjúgu einogtjúgu samtykti samgongan og tí ætlaði at spyrja landsstýrismann um hann kann upplýsa fyri tinginum hvussu stórar nøgdir eru eru nú í tjúgu einogtjúgu við teimum mongunum sum blívu fluttar frá í fjør altso hvussu nógvar hvussustórar nøgdir eru til royndir og verkætlanir og tvey til at styrkja kvotugrundarlagið hjá ávísum fiskiførum sum eisini er ein lógarheimild í lóggávurni hjá jakuvestegaard og so trý til annað kann landsstýrismaðurin upplýsa tað í tinginum tí eg haldi tað er rættiliga viðkomandi tí vit brúka rættiliga nógva tíð upp á at viðgera hesar broytingarnar og tí kundi tað verið áhugavert at hoyrt hvussu nógv vit tosa um nú tá ið mann hevur flutt kvotur og ikki býtt út í fjør og ikki býtt út enn og í heila tikið ger eg nokk sonógvar broytingar og soel líka eitt afturat harra formaður tað er nokk so áhugavert at framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum ikki er samdur í hesum uppskotinum og vit eisini hava hoyrt okkurt annað framsøgufólk frá samgonguni vera ógvuliga ivasamt í mun til hesa lóggávuna tí tað styrkir so ta kensluna av at hetta er ja heta er øgiliga torgreitt men hetta virkar eisini sum um at samgongu fólk sjálvi hvørki eru samd um og kanska heldur ikki ordiliga gjøgnumskoða allar tær broytingar
sum eru gjørdar takk fyrija takk so er tað bjarni kárason petersen sum fær orðið
takk fyri harra formaður vitviðgera eitti uppskot frá frá jakubvestegaard landsýrismannrin í fiskivinnumálum sum í høvuðsheitunum snýr seg um at at strika treytirnar um veiðuloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm tá tað kemur til vinnuligar royndir og og royndarfiskiskap

eru eitt av mongum broytingum sum eru komnar í sjóðfeingislógini síðano bleiv samtykt fyri fyri nýttári fyri fveim ári síðani og tað sum gongur aftur líkasum allar hinar broytingarnar tað er tað at mann hevur eitt sindur trupult ella eg havi eitt sindur trupult við at skilja hvat endamálið er aftanfyri lógarbroytingina og hvat motivið er og hvat mann roynir at uppnáða ella røkka við lógarbroytingini øh í hesum førinum so snýr tað seg um at mann skal kunna fáa lut í kvoturnar til royndarfiskiskap og vinnuligar royndir uttan at hava veiðuloyvi knýtt atfiskiskipinum og hjá mær er tað øgiliga ringt at at bera eyga á á fidusuna í hesum her lógaruppskotinum eg veit ikki hvat mann vil nú avi eg siti og lisið tá eg las uppskotið í gjárkvøldið so var eg nokk spentur upp á at síggja nakrar síður av av viðmerkingum til uppskotið men viðmerkingarnar til uppskotið eru faktiskt bara eina hálva blaðsíðu tað er ræðuliga lítið í mun til at hettar ern ða teknisktein teknisk broyting sum fær ringvirkingar í alla lógina sum hon er ein lóg sum er øgiliga torskild at skilja frammanundan og tað er øgiliga ringt hjá eg haldi hjá okkum politikarum men eisini hjá hjá vanligum fólki annars at at síggja altso gjøgnumskoða lógina í sínari heild tað er ikki nóg mikið at tað bara eru reiðaríini og fiskimálaráðið og landstýrismaðurin sum kunnu gjøgnumskoða hvussu lógin hongur saman og hvat er galdandi eg haldi tað r eitt ávíst demokratiskt undirskot í tí í sínari heild øh nú veit ikki um eg eri bara illgrunasamrøð náttúr men fyri mær tykist tað sum um at tað eru onkur ein ella fleiri sum hava sæð eina ítøkiliga forðing fyri at sleppa framat hesum her kvotunum og so hevur mann kanska tosað við landstýrismannin ella ella onkran annan um at broyta tað soleiðis at viðkomandi sleppur framat eg haldi tað er undarligt at mann letur ta heilt stóru lukrativu kakuna vera býtta sum hon er men akkurát tá tað kemur til vinnuligar royndir og so framvegis so so nú har skulu fleiri aktørar fáa møguleika at at fáa tað syndrið sum er eftir og at mann so hevur fleiri aktørar sum standa og berjast á molar tá ið tað heilt heilt stóra og virðismiklað tilfeingi er er at kalla enn liggjandi hjá nøkrum heilt fáum stórum aktørum eg havi sum sagt øgiliga trupult við at síggja endamálið í hesum her uppskotinum altso hví skip skulu ikki hava veiðuloyvi fyri at koma framat teimum kvotunum sum eru í í hesari skipanini og hví mann skal kunna søkja uttan at hava uttan at sigla undir føroyskum flaggi hví skal mann kunna søkja tá ið mann hevur keypt skipað uttanveiðloyvi er tað er tað fyri at fáa fleiri umsøkjarar ella er tað at fáa nakrar aðrir umsøkjarar ø eg haldi tað er øgiliga illa a nágreina hvat mann vil við hesum og eisini hvørjar avleiðingar hetta fær mann vildi ikki hava fleiri aktørar har sum fiskiskapurin var í gundstigur tað haldi eg at sjófeingislógin hevur víst øgiliga væl teir stóru skulu verða verandi stórir og hava eina ávísa trygd um teirra tilfeingi og so betala teir eitt veiðugjald sum teir eftir øllum at døma sjálvur hava ásett og og tað til dømis uppsjóvarflotuni hevur varðveitt meir ella minni alt alt tað sum teir høvdu frammanundan so nú nú var nú skuldi eg veri framsøgmaður men eg kom eitt sidur for seint inn til viðgerðina so eg havi ikki so ræð nagva tíð eg eg haldi eg standa øgiliga nógvar ósvaraar spurningar eftir eg haldi at vit í vinnunevndini fara at hava e nokk so stórt arbeiðir at finna út av hvat hvat endamálið er við hesum her hvørjar avleiðingar tað fær og og í sínari náttúru haldi eg at sjáðfeingislógin er øgiliga ógjøgnumskygd og hon blívur ikki meira gjøgnumskygd av hesum her tvørturímóti tað e ringt at kunna gjøgnumskoða hvat ið avleingin er og tí mugu vit í vinnunevndina taka teir viðkomandi partarnir inn til hoyringar fyri at fáa eitt sindur meira greiði á hvat hvat hetta her merkir ítøkiliga fyri fyri millum annað teir umsøkjarar sum eru undir skipanina og fyri skipanina sum heild ø eg stúri fyri at hetta aftur er bara ei ein heimild sum verður givið til landsstýrismannin at gberda seg sum hann hevur hug til og at vit aftur her á løgtingi verða avaltso missa ræði á tað lógáva økinum tí at vit koyra alt til kunngerð og so framvegis so vit vit eru spakuliga við at avvikkla fiskivinnuumsitingina til landstýri o landstýri
takk fyri at koma miðalagt so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið jakob vestergaard
hesar ásetingarr í hesum uppskoti vórðu til viðgerðar í desemburmánað neyvt somu ásetingar eeg kann royna at svara nøkrum av teimum spurningunum sum eru settir orsøkin til at mann í hesum førinum tá tað snýr seg um vinljaroyndir verkætlanir

fiskivinnuroyndum undantekur veiðuloyvi er fyri at lætta um hjá møguliga nýggjum sum ætlar sær inn at kunna starta annars í skipanin eisini við hesum púra greið hevur tú varandi rættindir tey varandi rættindur skula liggja á einum skipi við veiðuloyvi so í stuttum kann sigast tað at hevur onkur eina ætlan um eitt annað reyðaæta bleiv nevnt onkur tosað um at fiskatunfisk og so framvegis jame so elt ikki avhangur av at leita tævenduvís eftir einum skipi sum er partur av verandi flota og hevur veiðiloyvi men kann skaffa tær eitt egna skip aðrastaðni frá men tað liggur eisini fast hevur tú gjørt royndirnar og hesar royndirnareru skilagóðar tað gongur so kanst tú fáa ein varandi loyvi og tá skulu tá kann skipið sum fáa veiðiloyvi við teimum rættindum tað er eisini ásett her at tað skipið sum fær eitt veiðiloyvi at royna eftir eitt skip sum fer royndir og ikki veiðiloyvi skal bara royna eftir tí fiskaslagnum so tað er orsøkin til hetta her er at gera tað eitt sindur næmmari atkomuligt hjá øðrum sum ikki eru kanman siga beinleiðis partur av fiskivinni frammanundan

kundi verið søgd um sikkur í oyrun á onkrum men tað ljóðar ikki so tá ið mann tosar um hetta her við eitt skip sum ikki er føroyskt skrásett so hendir tað viðhvørt at onkur hevur eitt hugskot og í staðin fyri at fara og skaffa sær skip at prøva eitt hugskotið av so kundi tað verið skilagott og tí er hetta í at mann leigar sæg ella lánti sæg leiðar sær skip inn til at prøva onkur ætlar sær at prøva fiska trølsrass undir føroyum um tað riggar tað veit eg ikki men viðkomandi spyr jamen kann ikki fáa kann ikki fáa eitt skipp úr íslandi sum tað fiska trølslas við í íslandi el at prøva tað av áðrenn eg fari at gera íløgur íløgur í eitt eitt skip til at fiska tað her og ja tað kundi verið skilagott og tí er handan er handan ásetingin inni eg minnist ella fyri nógvum ár el ei hongum nøkrum árum síðani tá ið teir byrjaði við makreliundir føroyum tá bleiv øðla nógv tosað um at dyrgjefturmakreli og tað var onkur sum tá tá var undir lógini viljganm fiskiskap kom til fiskimálaráðið po tú eg havi øila góðar kontakt við norðmenn teir kunnu gott koma her við tveimum fult ryggaðum riggaðum bátum sum teir dyrgja vanlig við og norra kann ikki koma inn og nei tað kanst tú ikki tí norskt t norskur bátur kann ikki koma á fiska kuni tað ikki verið skilagott at mann prøvaði kanska við einum norskum báti sum hevði dyrtað eftir makreli og varð útgjørdur til tað at mann prøvaði av áðrenn mann í føroyum fór at gera íløgur og gera royndir tað er tíð og bara tíð handan ásetingin inni og eg haldi at tað kundi verið skilagott í ávísum førum av sagt ja hatta er ongantíð prøvað av í føroyum fyrr áðrenn tú sum hevur fingið a royndarloyvi fer at gera ílegur titt egna skip so kanst tú í eitt tíðarskeið prøva við einum útlendskum skipi sum er útgjørt til tað endamálið tí er handan ásetingin in tað er ikki tí at l øll vegrin skal koma inn til føroyar við við útlendskum skipum at at fiska tað er tað er í hasum førinum mann hugsar um í sambandi við grein hálvtrýss tá ið onkur ætlar sær undir ein spildurnýggjan fiskiskap at mann hevur hasa ásetingin inni og tað er stutt sagt til at lætta um hjá tí sum so skal prøva hetta her av um hetta her er ein eitt gott hugskot ella ikki tað bleiv nevnt um um reyðæti og íspurningurin um tað er gevunum nakrar nøkur royndarð til reyðæti og tað er púra sagt sum ingolfelsa olsens sigur at hetta er hetta er á byrjanastigi og tað skal rættiliga nógv til av hugflogi og orku og pengum til at hetta eydnast meni tað liggur eitt øgiligt potensiali í tí og tí haldi eg er púra rætt tá mann fer undir tað og og tífer mann ein skip inn við tí broyttu lógini sum skal prøva eftir reyðati jamen so prøvar tað eftir og og ber tað so til og fer mann tag at rigga aftan á eitt eitt fimm ára skeið so kann tað blíva til ei til nøkur rættindur og tað liggur rættiliga stórt potensiali i er í einbóni eg vóni at tey sum hava fingið royndarloyvir til til reyðáti fara at eydnast við teirra royndum soleiðis at okur kunnu gagnnýta tað burðardygt og og skilagott sum liggur í tí at fiska so í stuttum kann mann siga tað at hesar broytingarnir eru komnar inn til at lætta um hjá teimum sum ætla sær eru nýggir í skipanini og ætla sær inn at gera geragera royndir ella prøva nøkur ting av eisini í mun til at vessu eitt gott hugskot kemur um at skipa proskekt at mann kann brúka ein part v hasum her kvotunum til vinnuliga royndir og verkætlanir til tað endamáli hada bjørti samuelsen sum sum spurdi um nøgdirnar og tað sum eg nevni nú skal takast við einum ávísum fyrivarni tí okur hava ikki endaliga ásett nøgdirnar enn skilt á tann hátt at okur eru framvegis í samráðingum við onnur lond okur eru samráðingurin við bretland og okur eru samráðingur við es og tí hava okur kanska okkurt liggjandi í mun til tær samráðingarnir og tað kann eisini broytast í mun til tað meni tað sum e tað sum er er til í ár eru til vinnuligar royndir og verkætlanir seks túsund tvey hundrað og sjeyogtjúgu tons av makreli pluss fýra túsund og tvey hundrað og trýss tons sum eru flutt frá í fjør nøgdin av svarkjafti til vinliga royndir verkætlanini og har er ískoytskotur í er áttaogtjúgu túsund átta hundrað og fýraoghálvfjerðs tons og tað sum er í sambandi við sild er knaptfimtan túsund tons pluss pluss gott átta túsund tons frá í fjør so tað er tað sum sum ja við einum ávísum fyrivarni er tað sum er tókt til vinnuliga royndirverkætlanir í ár so erðu sjá fylgilit tær kvoturnar sum sum eru til hesar her vanligi vanligi vinnligar vinnliga royndir og tað er nítjan hundrað tons av makreli og hvat var her tað var sjey túsund átta hundrað tons av svartkjafti og trý túsund og sjey hundrað tonsar til vinnuligar royndir sum ikki er tað sama sum vinliga royndir í verkætlanini so tað er tað sum fiskimállaráðið hevur í inniverandi ári til at royna at fáa skilagóðar verkætlanir inn sum kunna økja um okra virði økja um virðið á tí tilfeinginum sum okur hava eg vóni at eg havi svarað onkrum spurningi sum settur
og eg takki fyri harra formaður ja takk so er tað nakrar viðmerkingar
ingolf olsen gersuvæja takk fyri harra formaður tað var bara til hett her sum landsstýrismaðurin segði um attil royndarfiskiskap at kunna loyva til dømis á norskum skipi inn at gera nakrar royndir ístaðin fyri at mann skal hava keypt ella oyðaskip áðrenn undir føroyskum flaggi men men men hevur landsstýrismaðurin ikki hesa her heimildina longu nú í grein hálvtrýss stykki tvey í galdandi lóggávu sum sigur ati hann er serligum førum kann geva undantak frá kravinu

jakuvestigaard tað takk fyri harra formaður tað hevur ikki mett at mann kann geva undantyg fyri tí tað er meira vismanneg havi skilt tað rætt vis mann hevur fiskivinnur ella fiskigranskingar skipara havstovuni at tað koma onnur granskingarskip inn í føroysk sjóvøkið á fiska sum er í útlendsk at tann heimildin í høvuðsheiti verður brúkt til tað og ikki til ata til at lata kan man siga vanligar aktørar koma inn í í í fiskivinnuna at royna við einum útlendskum skipi so mann hevur er øgiliga við teiri orðingini sum eru nú er mann øgiliga restruktivur tað kundi verið eitt íslands havransaknarskip í sambandi við havstovuna at koma inn á av fiska í føroyskum sjógvi seymasagt jaja tað er í ordan men hetta víðkar
tað í so máta eitt sindur
so er tað bjørt samansin hjá tí ja takk fyri ja vit tosa kanska um eini hálvtrýss trýss túsund tons samlað av av uppsjóðar fiskja být út til við bæði tí sum er flutt frá í fjør so eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin hann hevur eina heimild at býta út til skip sum fyri at styrkja kvotugrundarlagið og tí væl íropnaði hesum gangi út frá og so er tann tá nýggja ásetingin um hvussu onkur keypir sær eitt skip fyri útkeypir sær skip so kunnu tey søkjum at fáa part av hasum her og har stendur so í viðmerkingunum at at mann skal dokumentera fiskifararið veruliga keypt tú gangið út frá einki fyri at keypir sær skip uttan at tey onkursvegna hava okkurt slag av tilsøgnum um at tey fara at fáa kvodu so kann landsstýris mær forklára hvat tað ergentiliga er mann ger her er tað tað mann gjarna vil umleggja so nógv sum gjørligt til varandi kvotur ella ella hvat er bakgrundin eg haldi ikki tað er serliga væl ella serliga grundiga frágreitt í viðmerkingum akkurát hvønn
hvat endamálið er við sínum broyting takk
takk fyri harra formaður nei tað er tað er væl rætt sum bjørt samuelsen sigur ati tað er verið í ein politisk diskusjón um hesa puljuna men hon skal brúkast til vinjaroyndir verkætlaninir og ískoytiskvotur og tað er bleiv gjørd ein kunngerð í fjør sum segði at tjúgu fjøruti prosent kundi brúkast t ískoytiskvotur til aktørar sum vórðu verandi og og tey trýss prosentinil vinljiga royndarverkætlanir tað vóru soleiðis at nøkur skip fingu hesa ískoytiskvotur eftir nøkrum kriterium og tað verður eisini galdandi tað var eisini galdandi fyri ta píljuna sum sum er í ár hitt við at tú víðkar tað at mann kann loyva ennum skiparprosjekti visti mann heldur tað er skilagott so verður tað væl soleiðis at mann fær eina tilsøgn og við tí tilsøgnini í hondini fer mann so visti mann heldur at ta r gott nákk til at hava skipaprosekt at útvega sær skip men endaliga tilsøgnin endalig loyvi til hetta her verður sjálvandi ikki givið fyr eun tú hevur skipi soleiðis at okur tryggja at tann sum ferðina
tilsøgn og ætlað sær skipaprosjekt veruliga skal hava skip áðrenn hann fer tonsini útskrivaði ja takk fyri
bjarni karronsen kirkjóða takk fyri eina formaður eitt ivamál sum eg havi í í tað sum stendur í viðmerkingunum og sum eisini stendur í viðmerkingunum til til sjófeingislógina sum bleiv samtykt í tvey túsund og nítjan tá stendur at at tað er ein høvuðsregla um at føroysk føroyskt skrásett fiskifør tey kunnu fáa eitt serstakloyvi men mann kann víkja frá vissu talan er um royndir sum krevja serlig fiskifør ella tøkni sum ikki eru tøk í fiskiflottanum nú nevndi eg akkurát vesturgard hetta dømið um nøkur skipur norra hevur mann ikki tað verandi heimøldina í galdandi lóð ella ella vil mann nágreina tað nærri við teimum broytingum sum eru
hesum uppskotinum takk fyri hara formaður
sgaard gersuvæorsaka ja takk fyri harra formaður nakað tað sama svarið sum gav til ingolfls olsen at mann í verandi lóggávu er tí heilt heilt serligum førum at visti tú hevur ranknskip aðrastaðni frá so kunnu tey koma inn í føroysk sjólvøki á fiska men mann víðkar tað eitt sindur í hesum førinum soleiðis at mann báði tá tað snýr seg um ella í hesum førinum tá ð tað snýr seg um fiskivinnu royndir at onkur hevur eitt hugskot at prøva ein el annan fiskiskap av eg nevndi okkurt dømi at mann so kannlána sær til at leiga sær eitt útlendt skip uttan at skráseta tag fyri at prøva tað av um tað ber til at fara undir hesaer verkætlanina áðrenn mann sjálvur ger kanska íløgur í at útgera skip til endamálið tað er tað sum liggur í tí og tað er fyri at gera tað nemmari til at kanska prøva og troyta ótroyttar
leiðir ja takk so er tað
johannes joensen sum fær eina viðmerking gerso væl takfyri ha formaður ja tangin er góður í hesum her eg hugsi bara eitt tað erelaviðmerkir í í viðmerkingum at at tað at fáa lønandi rakstur í í vinnuligar royndir og verkætlanini kann vera ein avbjóðing tí attað er smáar a so hugsi eg meira um um mann ætlar at tyggja sær at teir sum eru aktørararnir sum eru frammanundan fyrst kunnu hava lønandi rakstur áðrenn mann fer at deila meira út eg hugsi sum mann er verð trygd fyri at at tað er lønandi
tú sum er
jakovestegaard takk fyri hformaður í ein ávísan mun so hevur mann gjørt tað tá ið mann sigur at fjøruti prosent av hesi puljuni skal vera ískoytiskvotur hjá teimum sum hava kanska veitt grundarlag frammanundan so tað hevur mann tikið hædd fyri og tað er tað er so tað politiska ringið aynski at gera tað og tað verður gjørt hinvegin so heldur mann eisini at tað skal vera møguleiki hjá øðrum at prøva og tí hevur mann trýss prosent av puljuni til tað so tað er ein sovorður kompinatión av báðum tingum har mann har mann roynir atileggja eitt sindur afturat teimum sum hava beikt grundarlag men eisini letur ein hurð opna til kanska onkra nýggjan at komaso
takk fyri harra formaður ja takk síðani
fyri harra formaður tað er altíð áhugavert atviðgera okkara høvuðsvinnu sjófeingilógin er til viðgerðar í dag og tað sum tað sutongur út uppá tað er at tað skulu onnur framat og har er ein ein pulja sum fjøruti prosent skal nýtast til tey sum hava brúk fyri at blíva eitt sindur styrkt í tí tilfeingi sum tey hava ogstrýss prosent skal nýtast til til onnur sum enn ikki eru ein partur av okkara luti áv hesum her við serliga tí tí uppsjóvarifiski sum vit koman afturat inni í okkara samfelag sum vit hava eftir hondini býtt út og og havt ymiskar meiningr um hvør skal hava og hvør ikki skal hava tað byrjaði tá ið longu tíggju ellivu og tá ið vit broyttu sjófeingislógina á nýttárunum í nítjan tá tá var tað eisini nógv tosað aftur fram um hetta her um hesar bólkarnar sum skuldu koma afturat og og tað bleiv so gjørt ein broyting heilt upp undir endan at bólkur trý við at taka tað við skuldi hava lut í uppsjóvarfiskinum og fingu út móti fýra túsund tonsum av makrel og tað kom við í sjófeingislógina ella bleiv sum ein broyting av sjófeingislógini tí tað bleiv mann samdur um fyri at styrkja tí tað er púra givið tá mann fer inn og og gevur líka sum til ymiskar bólkar so er tað eisini tið at styrkja teirra grundarlag tí at sjálvir púra einsamallur fiskairki hetta tilfeingi teir eru útgjørdir til til annað men teir hava so góðum og tøttum samstarvi við teir sum sum er á føroya grunnunum og tað stálið sum vit hava í dag og gjørt semjur um hvussu teir fáa fiskin til heildar og hava so kunnað gagnnýtt tað sum er komið burturúr inni í teirra vinnu tað bleiv eisini sagt tá ið tað broytingin kom í desembur í nítjan tað bleiv endág sagtrímiliga greitt at mann hevði gjørt ein feil tann feilin dugir mann ikki at lesa lesa sær til skriftligt men tað bleiv sagt muntligt tá mann so hyggur yvirskipað akkurát sum í ein parplyform um hvussu fiskiskapurin er deildur í dag so hava allir bólkar fingið líkasum lut í makrelfiskiskapinum og makrelurin var tann heilt stóra hækkingin sum kom tá í tíggju frá tveyogtretivu túsund og fimm hundrað tons upp hálvt andrað túsund tons tað bleivur so gegantiskar nøgdir sum koma afturat og vit og tað blei ein fantastiskt eisini beiv gjørt tað um mann gjørdi alt fyri at kunna fiska tað upp fyri at mann kundi vísa á at vit klára at fáa tað til heildar men nú tá vit høvdu hetta her til viðgerðar so var millum annað útróðrarfelagið teir høvdu verið líkasum fundast um hetta her og høvdu spurningar til hesa sjófeingislógina sum enn og einaferð til broytingar um bólku4 kundi fáa túsund tons og bólkur fimm fimmogtjúgu hundrað og øllum førum fyrsta lagi bólk4a spurdi inn til landsstýrismannin og tað bleiv sagt at ikki var ein partur av hesari heri lóggávuni og tað bleiv eisini sagt at tað møguleigit ikki kundi gerast tí glógin hevði verið til hoyringar men tað sum hann skuldi gera tað var bara at geva seta aftrær paragrafir inn so at landsstýrismaðurin hevði loyvi til at at brúka hesi rættindini esar heimildirnar so eg haldi er púra ósamd í at tað e ikki kundi verið koyrt í áðrenn lógin kom niðan men tað bleiv so ikki gjørt nú segði landsstýrismaðurin at fjøruti prosent skuldi brúkast til at styrkja grundarlagið hjá verandi aktørum so at tá ið tey fjøruti prosentini kom til bítið so vóni eg eisini at hesi báðir sum teir einastu bólkarnum sum er eftir visu vit hugsa um okkara fiskivinnu so er tað akkurát útróðurin sum hevur lagt lunnurnar undir undir tað sum vit hava kunnað liva av upp gjøgnum tíðina í gjøgnum fleiri hundrað g ár eg haldi tað er týdningarmikið at vit hyggja í allar vinklar tað er eisini fantastiskt haldi eg sjálv at onnur kundu koma framat at vit kunnu víðka um okkara tilfeingi men eg haldi at vit virkuligani skuldu minnast til at bólkí fý og fimm eisini er ein partur av okkara fiskivinnusøgu eisini er ein partur av okkara tilverugrundarlagi og bólkí fýra tað bleiv sagt tá í tvey tsund og ellivu tá ið eg bara hetaup á mál at mann var øgiliga skeptiskur um inni her hvussu teir fór at duga at handfara hettir her tað tað er tað sum er mest langt úti sum eg nakrantíð avði hoyrt á føroya løgtingi hví skuldu teir ikki handfara tað akkurát tað sama sum onnur sum hava fingið útlot ám makrel so eg vóni t tað at landsstýrismaðurin tekur etil
tann eisini takk fyri frú forkvøldi takk fyri so er tað næsti at røða friðmund rasmussen
sæja takk fyri frú forkvinna ja nú er hetta málið rímiliga væl viðgjørt llíka taka taka og nevna eitt ting her beint tað er tað sum tað sum eg ræðist eitt sindur í hesum her uppskotinum tað er hetta her við at lova lova nøkum inn við ongum veiðiloyvi orsøkin til at eg sigi tað eg skilji væl tað at visti eg tað at mann ætlar at royna eftir reyðætu at mann so hevur brúk fyri einum skipi sum er gjørt til tað soisat mann fær maksimalar royndir beinanvegina soisn at mann fær fiskað tað sum skal fiskast men tá eg sigi tað at mær ikki dámar tann partin so er tað tí at tá ið tað kemur til hetta er ein ein eina bakdyr sum eg dugi at síggja tað fyri at fáa eg fáa fatur í meira kvotu royðarafelagið vísti vívísir eisini á tað í í sínum hoyringsskrivi og tail hetta skrivar fiskimálaráðið at at tað kemst av at tað er ikki ein treyt fyri at fáa ískoytiskotu at fiskifiskifarið hevur veiðiloyði frammanundan tað er tað sum stendur í í viðmerkingunum her beint og tað er tað sum eg ræðist og tú stendur herpeint eisini ískoytskvotan hevur til endamáls at stuðla verandi skiparrakstri tavil seg ikki til at gera íløgur í nýggj fiskifør men tað er heldur ikki ein íløga í eit nýtt fiskifar tá ið tú hevur fingið loyvi uttan tá ið tú hevur fingið loyvi at fáa skip inn uttan veiðiloyvi tá hevur tú ein verandi tað hevur tú ei verandi fiskiskap so tað er líka sum tað sum eg tóoenki upp á at taka positivt upp her at tað verður sagt og tað sum eg hugsi um hsu mánn snakkar so nógv um at lova nýggjum inn vit vita tað at tað eru skip í dag sum liggja við kayy tí teir hava einki teir hava einki at fiska teir hava for lítið at fiska okkurt skipið ligur í vesturmanna tað veit eg sum hevur for lítið av fiska spurningurin er hví hví skal mann taka nýggjar inn nýggj fremmand skip inn til at fiska tá mann ikki vil geva verandi stáli soleiðsnar at teirvhava nokk tað haldi eg eri nokk so grundleggjandi at fáa vita hví hví hví ikki er tað tí mann hevur nakað ímóti tí ella er tað er tað nakað annað sum ger tað og eitt annað sum mann tá mann snakkar um menningarkotur og sum so er tað blivið til varandi loyvir ella tólv ára loyvir og tað sum hendir tað fyrsta sum hendir tá ið fleiri av hesum her ikki øll tað skal eg sigast men eg veit um nøkur menningarloyvir sum gjørdi til tólv ára loyvir tað fyrsta sum verður gjørt tað verður bjóðað til teir verandi sum mann pá ein annan máta ynsynskir ikki blíva størri men teir fáa bjóða hesi her ásignaða fiskiloyvini kunna fiska tað sum skal fiskast og tað vísi man eri so bangin fyri at at teir stóru eru stórir men tað er ein orsøk til at teir eru stórir ti tí at teir vilja fiskivinnuna teir vilja fiska teir vilja gera tað sum teir góðir til ímeðan at kanska onkur sum hevur fingið eina eina menningarkvodu kanska hevur gjørt tað í við í onkrum øðrum í huganum enn at fiska tað er líkasum tað sum eg ætlai at sigu

hetað er ein viðmerking frá jaspur langord ger sovælja takk fyri frú forkvina vit hava sæð fleiri smærri loyvir sum eru deild út har tað heur verið øgiliga trupult hjá teimum sum hava fingið hesi loyvini til at hingið saman hvat hevur ofta veriðverið líkasum útspæl ella endin við teimum loyvinum hevur ofta verið tað at teir teir stóru eru farnu við teimum loymunum ella hvat hevur úrslitið verið av teimum teimum royndum sum hava verið gjørdar
við smærri loyvum
ja takk fyri ja altso eg skal ikki du at siga hvat er hent við øllum loyvum men eg veit at at fleiri loyvir sum eru givið til menningarskvodu eru fiskarar av teimum tá smann kallar teir stóru tí at teir eru útgjørdir til tað og teir kunnu fiska tað og so verða tær royndir gjørdar sum skulu gerast spurningurin er hvøri í eftirkannar úrslitini av hasum royndinum sum verða gjørdar tað tað er kanska ein góður spurningur sum vit kunnu seta okkum sjálvum og kanska at vinnunevn tekur tað og
upp tá ið hetta málið verður viðgjørt takk fyri takk fyri so vóru ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið í hesim máli og tað merkir so ati at løgtingsmál nummar hundrað tjúgutjúgu verður beint í vinnunevndina næsta mál á skrá er fyrsta viðger a løgtingsmálið hundrað og eitt tjúgutjúgu uppskot til ríkislógarmæli um at seta í gildi fyri føroyar anorning um ikrafttretivu forferørini um lóg a flóð um betalingar og eg haldi tað e gjaldslógin landsstýrismaðurin kalla tað føroyskum í viðmerkingunum hetta málið var eisini beint í vinnunevndina og eg fari at biðja um framsøgufólk tað verður fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin hennrik old fyri sambandsflokkin frimund rasmussen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri fyri miðflokkin billiustinussen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen og tað fyrsta at fáa orðið verður beinir johannesen
uppskot til ríkislógartilmæli um lógar betalingur og tað er so sær at í dag so havi sum so ikki nakað heilt greiðar lóggávu á hesum her økinum sum so øfaktiskt hevur tað verið fyrr ella vit hava faktist ikki nakað heilt lógarverk fyrr hava vit havt faktiskt í eitt ríkislógartilmæli um bleiv eitt lagt fyri í løgtingi um at seta gildi tað sum tá atlóga um pitalingskkort og tað bleiv so ta tað uppskotið leivs samtykt men bleiv so ongantíð tað lógur blev ongan lýst so tað er tað er so ein av av orsøkuni um at hetta her uppskotið kemur tað er tí at vit skulu fáa nakrar greiðari reglar á hesum økinum og sjálvur haldi eg ta er neyðugt tí at tað er altso sjálvandi tøkniliga menningin tað er ein stórur partur av tí at tað er neyðugt víð tí tí at tað eru so øgiliga nógvir mátar at bæði at at pengar kunnu flyta at ferðast uppá og eisini atgjalda uppá hjá okkum uí prákvundum also tað varð sjeyoghálvfems sa vóru tað kanska mest relevant atfáa tað við gjaldskortini inn tá ið tað varð kanska nýtt meni men í dag so er tað so nógv annað tú mast betala gjøgnum telefonina og gjøgnum urið og tað kann vera so gjøgnmnógstaðni og eisini eitt annað sum hetta her uppskotið fevnir um tað er eisini við at mann hevur elektronsk gávakort og tað er sum so ikki regulera lóg so tað at mann hevur kanska elektronskan pening goymdana inni á einsum kippum sum mann so kann brúka heimsastaðni mann hevur dømi um til dømis at eitt eitti sum eittur sms korti tað sumann brúkar sms og eisini evur klakskar handilsfelag eitt gávkort sum mann kann brúka í teirra handlnum

so tað er tað er bara gott at mann fær í lóggávnu innan tað økið nú í menningin

hesum her uppskotinum tað er tað at tann so kallaða kontant reglan kemur kemur at virka í føroyum og tað er so grein einogfýrs í hesum uppskotinum sum faktiskt áleggur gjaldsmóttakaranm at taka ímóti reiðum peningi og herpeint so sig mann ímillum klokkan seks til tveyogtjúgu øh og tað sum eg kanska sjálvur mest feksist við yvir í hesari lógini er tað atvit nú fáa hesar kontant regluna at galda í føroyum sum eg hevi sjálvur haldið er ø gott stig fyri frælsi hjá tí einstaka tí at tann tøknliga mennisgin hevur sjávandi havt nógv gott við sær men men tað kanska neiligu nógvar neiligar fylgir sum kanska staðist av tí tað er tað atat alt okkara persónliga virksemi og upplýsingar annar tað verður so flutt útr á netið og at og tað er eisini viðkvæmir upplýsingar og at vit síggja oftani tað at at lýsingar og annað ið vit sjálvum síggja at eg eru júst ætlaðir til okkum tí attað eru vit geva summum kanska atgongd til okkara upplýsingar og so verður tað kanska útnykta tí at tær lýsingar annað vit síggja tað eru júst ætlað eftir tí atferð ið vit hava á netinum og eisini grundar at tær upplýsingar sum tey hava um okkum og hvat fyri áhugamál vit hava og annað

og tað er so ein oyligt fylgja og eisini tað tá ið vittil dømis brúka gjaldskort í dag so verður tað sjálvandi so erur tað sjálvandi skrásett hvar vit hava keypt og nær vit hava keypt og annað og so liggja hesar upplýsingarnar á okkara netbanka og eisini atgomligur hjá bankunum og sjálvandi vit hava lóggávu ið tryggja tað at okkara persónsupplsingar verða goymdar á rættan hátt og verða ikki og verða ikki misnýttar men tó so er tað altíð ein møguleiki fyri tí at tað kundu verða misnýttar upp á ein ella annan hátt so mær dámar illan taa gongd at sum er í samfelagunum í dag atat har eyga verður hildið við í øllum sum tað ið menniskja gera er av holdum aftso hvørja ferð at altso tað er næstan soleiðis sær at borgar ikki kunnu flyta seg ella gera nakað uttan tað at tað verður sporað ella skráseta onkurstaðni a og so kunnu onnur gera sær galt av tí upplýsingini so eg haldi e gott at mann fær møguleikarn at brúka reiðan pening altíð at mann ásettir tað at fólk kunnu skulu móttaka vera ein pening tí attað er so ein partur av tí at altso tað er ein tryggleiki við tí at tað ikki verðr skráset altíð at hvar tú hevur verið og sovor taðhar so eg haldi heta er øgiliga gott at fólk fáa frælsi til at velja tað man sær mann sá tað eisini til dømistað hetta her bleiv eitt sindur hetta bleiv eitt sindur aktuelt táyndir korona tá júst tað kom at summir handlar noktaður at taka ímóti kontantum so tað er eisini gott at mann fær lóggávu hesum her so tað verður púra greitt men eisini so er tað eisini praktiskt tí at vit hava nógvir eldri borgarar sum ikki brúka gjaldskort og annað so tað r eisini praktiskt fyri tey at tey altíð kunnu kunnu gjalda í handlinum aðrastaðni viðkontantum og so eisini sum tað eisini verður nevnt fyrr í dag so tað at við tøkninlig venningini og samskifti vi øðrum sjálvandi eru veruli øgiliga gott soor tar men tað kann eisini vera svikaligt til dømis sum vit sóu hósmorgunin í síðstu viku æt sógu vit tað at netið fór niður og sjálvandi allir terminalar eru jú púra hangrig á netsambandi so bar tað jú ikki til at lagjaldskorti men men so tað eru sjávandi tvær síður av akkurát hhesum her viðkontantum eitt er tað at sleppa at brúka tær men so er ein spurningur um um rættin til at fáa fatur á kontantum og líkasum er tað nøkur lóggáva við akkurátíð ogaltso hvat við altso mann hevur tosað øliga nógv um bankar her inni í tingsalinum síðan eg kom inn altso g sjálvur ikki fjóppar av atditalstýra vinnum og held ikki bankavinnuni fyrsovítt sjálvur haldi eg at ja ofta altso tað sum mann burdi hugt eftir tað er hesi krøvini sum verða sett í bankar í staðin fyri at vit siga hvat tær ikki skulu gera at vit kanska mink um tað men tað er so ein onnur diskussión men sjálvur haldi eg at um mann skuldi gjørt nakað so haldi eg at mann burdi koyrt at tryggja tað at fólk altíð kunnu fáa fatur á kontantum men hvussu mann ger tað tað havi so ikki svarð upp á kurvat men taeð kanska vera áhugavert um landstýrismaðurin hevur kanska okkurt svar um og so eisini eitt annað sum eg beyt merki í hesi lógini tað er tað at ígrein einogfýrs sum er um umta er hettha við kontantregluni so í stykki fimm stendur tað at vinnumálaráðrin kann ásetar reglur um at nøkur kunnhul skulu altíð tær móttaka kontantum líkamikið nú er tað so taðrsett til klokkan seks til tíggju um so er tað tað also er tað nakað bestemtman hugsar umtá mann hugsað um ve sæg herakkurát hesa her ásetingina men hetta er váligt tað fer so ívinnunevndina og ogí uppskotim sjálvt so sæð mar tað at mann hevur sent uppskot til út il hoyringar men tað eru ikki nøkur hoyringsfar komið eg veit ikki ordiliga hvat hvat siga hvat mansotulka út frá tí meni men eg haldi tað skal fáa eina góða viðgerð og líka sum esini seta kanska teir røttu spurningarnar í vinnunevndini soja

takk fyri ein viðmerking frá jóhann

hadahl ger so vælja takk

ja ja takk fyri frú forkvina tað er spurningurin til hetta her eina punktum sum hevur við ont kontantgjald at gera har verður ásett at tað skulda vera krav at manskal kunna taka ímóti pengum frá null seks til tveyogtjúgu tað er et sindur v undaskiva hví mann sigur frá null seksum morguni til tveyogtjúgum kvøldi t ela virkastmdubær eitt kræv til hvioshu ella handlar sum hava opið til tveyogtjúgu men hvat við teimum sum til dømis sula ha hotell ella inn eina barr aftaná á tveyogtjúgu tað ertiki tí at betala kontant tað virkar eitt sindur løgi kann eg røðarin kann skal siga hvat han hgsar um tað

beininsetakk fyri jú hatta er ein øgiliga eri vans spurningur um handals setur altso hvørje akkurát seks til tveyogtjúgu tí tað er eisini veru handlarar sum er hav vanligur handlar sum hava opið kiosche o annað sum hava opið aftaná klokkan tveyogtjúgu so hvussu tað verður altso hvussu mann fer so at praktisera tað við sær handlarnir sum hava opið aftaná hevur hei øgiliga góðir spurningur og og tað er akkurát eisini í mun til hetta grein einogfýrs stykki fimm har mann siga at at mann vinmálaráðurin kann seta ásetar reglur um at summi skulu kanska á aðra tíðr eisini ha akkurát hvør tað er og hvør tað ikki skal vera osmár við so tað er hvorfatt nakað sum eg absulutt áhuguvert at taka upp takk fyritakk fyri so verður tað næsti at røða hennic old
hundrað og hundrað og einogtrýss greinar tigur e ikki nógv at snakka um eg plagdi oftast tveir tímar við smyrli tað plagdi ganga væl at lesa eitt uppskot ígjøgnum og oftani havi eg lisið skráina mi báði ein veg og annan vegin serligam a serliga vega norðureftiraftur men hesi ferðinar streptu tveir tímar ikki til at koma ígjøgnum et men trossalt so var tað eitt berólivilsi í at annordning um ekraftretin forferrina av lóg um betaling sum stendur eitt sovorð blásteimpling í við margret e tey ein annaðin augus noti dámar dronning hvør vitter lykt tað sigur mær í hvørsfall at hetta er sasíluvísi innan fyri ein rímiligar grensur av av av av óhugnaliga heit hvat ið man ein kann finna upp á við pengum tað er tað einasta treisturin sum eg havi tá eg ikki klári at fáa alt við sum stendur í í lógaruppskoti tað kann so sigast um hetta uppskotið at eg forstandi væl at tai man hev sent hett her til til til hoyringar at tað koma eingi hoyringskriva tað er ikki so løgið hvør skuldi svara ein hoyringsskriv upp á hetta her lógaruppskotið her uttan at býta seg aftur í ja eg vil ikk siga hvar men líkamikið hvat teir svara upp á so so burdi it gjørdi aftur í hin endan fyri at gjøgnum ganga hett her eg havi eftir førimuni og tað er jú hoplist at gjøgnumganga altíð hettaher oav tí sama so víst tað seg oftani tað at longri og torvskildari og truplari enn málið er sum hetta her stytturi verður so talan av góðum grundim tí tað er ikki so nógv umann kann siga um tað við tøknin ger a menning tað vita okur av tað er ikki nakað nýtt ffarkortið tað kom longu fyri íin hundrar og áttaogfýrs eg og vitjakortið í níggjuogfýrs eg stóð niðuri í svic veg heimi úr afrika í hálvfems til einoghálvfems við einum vitjakorti er til ein n d dkkorti sum eg skuldi betala hotellfiri ti eg apiski flúgvarin og tað var altso ikki galdandi har ieg hevði bara ein hundraðseðil hann var føroyskur so fór eg ein banka vakshann um og tað hildu tey verið øgiliga stuttligt in hjá bankanum tað rista við høvdun tær flentu øgiligt a sum hundraðára skeðil men tað endaði ikki við tí at eg slappa yvir nátt han beint yvirav fyri lítið og einki í ein ein ja tað skuldi eitrast at verað hotell men líkamikið heti broytt nógv tað hava pengar reiðir tengar tað gest minni minni brúk fyri sum sum betalings amboð ella gjalds amboð alnet og snildfonur og i pai og og og kum er í danmark appay og og eg veit ikki hvat meir so nevnir mann hetsi her havna havna kortini hetta her sms kort og havnarkortið tað kann neppa at brúkast í mykinesi tað kann eg ikki fyrrstilla meg ella eg ikki sikkur í tí men eg giti meg til at tað eri innan fyri rammirnar her mann kann innan fyri rammirnar her mann kann brúka eit sms kort og eitt havnakort

nú send endursendir onkur eg vet ikki um tað er johandal ella hvat tað sum er við hesinheri gjalding og og elektroniskar pengar tað er eitt felagsmál

tað tað sum okur kunna gera í vinnunevndini í hesum her nú nú hava okur fingið nøkur stórur mál í vinnunevndina og eg trúgvi eikki upp á at tað ber til viskiudag skal stuttast av áðrenn ólavsøku í dag ella ólavsøkuaftan tað veit eg ikki vist tær blívur frídigur so so er tað spurningurin um tað ber til við heilla taki at fáa at fáa hesum málini avsluttari okur hava eitt stort mál um instalatørar og sjóvini lóggávu sum er hevur nógv diskutera í morgun og so kemur hetta umframt nógv onnur eisini tað kann gott vera at mann sigur bara við hesum málini sigur bara hvat tta her er so ringt at fáa seg við at hetta hetta ger okur einki við koyra tað bara gjøgnum so tað fær tað hevur hent ikki nakrar ferð nar gjøgnum tíðirnar at mála verður so ring at at skilja og so trupul at fáa ígjøgnum at mann sigur bara gott her til at fara og hopa og hopa tað besta o tað kann vera ei ávís blástemtling at mann í einum øðrum landi hevur brúkt hetta her og nú u síggi ogkur tar at at niða hunda og sjeyoghálvfems eg minnist eisini attað var ein ein ein nokk so stór viðgerð niðan til sjeyoghálvfems ella nokk so stór diskussión tá um um hetta málið tá tí tá var tað uppaftur meira a fremmøt og tá var fólkaflokkurin í tí støðuni at hann dámdi ikki at ein og hvør kundi hyggja inn á kontuina hjá hvørjum og og ptal og alt tað systemið nú er so tað kopp av høvdið nú ligvar tað sum forgangardi fyri at tað skal vera so opið sum møguligt hjá øllum at fáa koma at síggja líkamikið hvar ið nú hevur tað tað kemur til betaling so tað sum eg kann ugga meg við er tað at mann ið vinnunevndin finnur fram til visti er í ivamál í hesin her tí hetta ber ikki til at fara gjøgnum at ganga punkt ver u funt tí so stendur mær her fyri restina av degnum øat mann so við innkalla landsstýrismannin og eisini onkar av hasum pengasovnurnum sum ikki hava sett seg førar fyri at koma við eindur hoyringin skrivið at teir kanska fáa at vita at tað hevi veri intersant at vita um teir hevði nakra meining um hetta her tí hava tær nakrar dagar um at lesa tað og tað eru so mikið væl mannaði í teimum fleiri avpengasovninum teimum borðu størri í hvørfall at tey altíð hava fingið setti enni seks átta fólk seg saman so áttu tey at kunnað eg komið ígjøgnum eftaher lopi heni fjyrtan døgum og so kunnu eg úttala seg um um hetta var brúk illa tað a ikki ver brúkuligt men sum sagt okur sleppa nokk ikki ikki burturúr tað er tað er í lagi at at kunna betala millum klokkan seks um morgun klokkan seks er lógliga tíðligan eg veit ikki hvør opnar klokkan seks morgun sum tekur ímóti pengum men men men fleiri hava opið til klokkan trýogtjúgu um tað skal so vera frá seks til trýogtjúgu tað kann tað kann mann so diskutera men men tað er so øgiliga nógv annað úti um landið sum er umráðandi fyri fyri at fólk ella tingini skulu fungera okur hava í ítróttafeløgi s sum selja ymisk ting og okur hava ymisk onnur bingu ikki á tala um at mann skal kunna brúka pengar og okur eru jokaraorgari so heldur eg at okur hava ein ella tvær pengar automatir men tað eru øgiliga nógvar rímiliga stórar bygdir sum ikki hava eina pengar aftomat til at taka nakrar krónur úr so so tað blívur truplari og truplari og tað skal tað vera blíva tað er jú tað sum tann modernaða menniskjan hevur tað er jú ein ein av av ein av av grundunum til mann mann blívur serliga modernaður tað er tað at mann roynir at gera tað truplari og truplari fyrri enn part av fólkinum og tað er hetta millum annað ein partur av mær
honur sum bara taka við takk fyri takk fyri tæð er ein viðmerk
ing frá magnus rasmussen ger so væl ja nei tað var áhugavert at hoyra røðaran tað er hett her við at alt blíve so tekniskt og innviklað og kort og automatir men eg kann bara siga tað at fyri nøkrum heilt fáum árum síðani tá var eg í brússel eg hevði koyrt men eg hevði altso fingið mær nakrar pengarseðlar í lumman taksabilurin tók ikki koyrt ohar var eingin automatnærhendi visti eg ikki hevði havt nakrar kontantir ar í jurðir so so veit iki hussu tey enda so altso man sigur tað góða gamla altso tað er ikki so galið at hava ein seðil í lummanum og tí haldi at hetta er faktiskt fínasta slag at tað verður soleiðisr at vit kunnu hava ein
keðilig lumman takk fyri
ja takk fyri forkvinna eg eri púra samdur í tí men að er spurningurin hvussu leingi ikso fekkt tú loyvi til tað í í í hesum ymiskum londunum ííggvi komandi tá ið eg sovorðin niðr í sveis fyri fyri tretivu arum síðani altso tað at at eg kundi ikki taka ea eg hevði bara ennsundið kvast egkundi ikki taka ein takkcbil eg tók so og rann trurtur um ein motor við tað kann vera eitt sindur problematisk at renna aftur um ein motorið við men tað kundi hjálpa við meg gekkast við eini góðari planlegging so gek tað at krossa ein inni í í í sýriiki ergektað at at krossa ein motor við við einum hundrað kranaserli og eini vekkara tí hoteljið hevði onga vakt tað var sum vinjið bíløgt et tá in onga vakt eg átti tíbetur hevði gt havt tað vekkara við úr afrika og eg brúkti so hann og kláraði at koma á frúgva árin dagin eftir men tað trúgvi eg ikki hevði gingið í dag altso eg i ikki hevði gingið tær í serlig í dag g og í havn eri bæði o ikki stá a koma tíftir og vegin frá klokkan trý fýra um dagin tí aðhata
so verður mann koyrdur í seðnku takk fyri tann næsti røða verður frim undir
takk fyri ja altíð áhugavert at hoyra hennrikold

men ja tað eru nú er tað ríkislógartilmæli sum er her sum er um lóg um betalingur og vit vita jú at at gjaldingar í føroyum ella eru ú allastaðni um heimið tær eru blivi mar meir meir delektroniskar tí má mann fáa skipað hesi her viðurskiftini væl virðiliga tað sum vit so so gera tað er tað at vit taka faktiskt tað sum er galdandi í í í danmark og seta tað í gildi her í føroyum og eg eri púra samdur við undanfarni røðara í at hetta her er tá tað er ein sovorðnunt ein sovorður lang langir lógartekstir so er ofta øgiliga vanskuligt hjá okkum vanligur meini eg fólki at lesa og skilja hetta her ordiliga men tíbetur hevur fri nandstilsýnið gjørt sær tann ómaka teir hava gjørt eina eina samanskriving av hesum har ið mann líkasum kann líkasum siga ókey hvat petíðir hetta mentað verður sagt her í viðmerkinguni at tað er serliga tríggjar orsøkir til at uppskotið verður settu verðið nústan ella loksins lagtingið tann fyrsta og tað er tað er at fáa greiðar og tíðarhóskandi reglur fyri føroyska gjaldsøkið tað er sjálvandi øgiliga týdningarmikið og onnur og sum mær dámar øgiliga væl eisini tað er tað er rætturin hjá fólki at gjalda við reiðum peningi og tað er øgiliga viktigt at vit fáa tað staðfest at vit kundu gjalda við reiðum peningi at tað so stendur í her at tað er frá klokkan var tað klokkan sekstan morgni til klokkan tveyogtjúgu kvøldi haldi tað var tað kunnu vit so diskutera hvat klokslig tað skal vera men men tað so eingi sum noktar nøkrum at taka ímóti pengum aftaná tað ella

og triðja orsøkin tað er so um peningaflutningsfyritøkur og sum eg havi skilt að lagnum so hava vit onkrar fyritøkur her í føroyum sum koyra eg veit ikkuman skal siga undir raddaranum tí at tí at hetta her er ikki lóggáva á økinum í løtuni

so eg og gjaldslógin g hon kann býtast sundur í tveir partar eitt er er elektronskur peningur og so er tað tann størri parturin sum er gjaldstænastur og tað kenna vit alt til at at ølilga nógvar gjaldstænastur í dag sum erðu tá ið tú tá tú ert virkin so so er tað øgilia nógvir ymiskir mátar tú kanst gjalda uppá og tað er automatiskt og efta ymiska sum er og tað sum eg haldi intersant í hesum her tað er tað at he hevr verið positivt nevnt um smskortiðhjá havnarkortið o eg hugsaði a lít sindur ta g sá etta er at tey sum hava skrivað hefta her kanska ikki koma so nógvir út um bøkararnir tað eru eisini onnur koyrt til í føroyum mentað var bara so kanska ei síðupívertningur til at mann kanska hyggur út um bøkararnir tá mann nevnir sovorðit positivt í í einum viðmerking

og teir gjaldstænastir sum eru tað er sjálvandi tær sum verða gjørdar yvnx og og og tað sum á peningastovnan hjá okkum brúka

á økinum tað er so sjálvandi fíggjareftirlitið og fíggjareftirlitið er jú ein tung stovnur sum hevur øgiliga millar men tó so so røkja brúkaraumboði og kappingareftirlitið tær uppgávurnar sum verða gjørdar av oforbrúkarumboðsmannin og konkransstýrissenn í danmark

og tað eitt sum stendur íur eisini tað er tað at at at ein peningasovorður kann sambært uppskotunum ikki nokta útbjóðara av gjaldstænastu at nýta infrakervið uttan so at haldgóðar orsøkið er til tess tað er at tryggja teimum sum bjóða gjaldstænastur út at at teir altíð tað kann vera kapping á økinum soleisnar at mann hevur møguleikar til at at velja tað sum mann vil vil brúka

og tað er sjálvfylgjandi er tað nú er tað hava vit dátuverndarlógin hon kemur so inn allastaðni nú og og tað er ein áseting ur trygd har ið í dátavendarlógini er galdandi og mdugir at síggja tay at tann føroyska dátuverndarlógin hevur farið meir og meira týdning í tí føroyska samfelagnum og eg trúgvi at tað eri

sum kanska puffa eitt sindur yvir ta lógina tí at tað krevur øgiliga nógv av avfólki at lúka httær treytir sum gevur eg nevnddi positivt um hetta her við hesi kontantregluni og tað haldi g er øgiliga gott um tað sostat langa so u heild so fór føroyar við gjaldslógini eina trygga nútíðarhóskandi lóggávu á gjaldsøkinum ið liðuvir upp til altjóða krøv tá lógin samtykt samsvara reglurnar úr føroyum við reglurnar í danmark á gjaldsøkinum so tað haldi er tað er gott tað vl si at vit kunnu siga tað at at vit lúka altjóðar treytir

meira at siga um hetta her nú eg gangi út frá at vinnunevndin fer at taka teir partar sum skulu hoyrast í hesum máli soleiðisnar at hetta fær eina rímiliga góða við

ein viðmerking eygun samensen ger su væl ja takk fyri harra formaður ja mann kann undrast yvir siga kortini at tey sum skriva hava so hava so lítið útsýni at tey bara kenna sms kortið hevði nær sagt men hitt sum eg ætlaði mær at viðmerkja tað er hettð her við tað at mann kann mann heldur fast við at mann kann brúka tøkan pening allastaðni tað haldi eg er ómetaliga viktigt fyri bæði fyri kanska eldri fólk sum ikki dáma so væl hefther við kortum men eisini útoyggjarnar tað eru jú ikki allastaðni í hvørjum króki í føroyum at mann sleppur til eina peninga automat so tað hevði verið rættiliga avmarkandi fyri ein part av borgaranum vissi mann ikki helt fast við tað so tað
haldi eg gott
frimost rasmussen ja eg púra samdur við við hesin her við tað er nokk so áhugavert at lesa onkuntíð tí hesir tekstirnir sum verða skrivaðir at mann sigur hvussu hvussu mann hugsar ja og so hetta her við kontantpengum eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at vit kunnu forseta við tí nú erðu verðið eitt sindur tosað um umum bankarnir taka negativar rentu sovorðið sum eg rokni við at vit fara at síggja tey at fólk fara at taka meir meir pengar og leggja tað undir madrassuna og tá er tað øgiliga viktigt sjávandi at kunna kunna betala kontant soleiðisnar at mann ikki ligg forovalaga tá ið fór nógvir penga
har eg koma undir madrassuna takk fyri jatakk næsti røðari er bjørt samuelsen
um lóg um betalingar ella gjaldslógin sum landsstýrismaðurin kallar tað í viðmerkingunum sum henni gódi nevndi í áðni so er talan um hundrað og einogtrýss greinar og fyri at gera ta eitt sindur áhugavert so noiðist mann at fara í dansku lógarviðgerðina sum mann mán fara inn á heimasíðuna í danmark fyri at finna lógarviðgerðinavsíum uppruna uppskotinum um mann ynskir at lesa viðmerkingarnar til greinarnar og tí havi eg hug at byrja við at spyrja landsstýrismannin um tað er heilt rímiligt at mann nú er skrivaði nakar útmerkaðar viðmerkingar frá umsitingini í vinnumálaráðnum men tær eru sjálvandi sera avmarkaðar í mun til tær viðmerkingar sum eru til tær einstøku lógargreinarnar og og tað er so eitt skjal frá landsfylsini sum eisini fylgja við men eg haldi sum eit minsta mark at tað átti at verið ein ein gjøllafrágreiðing um hvørja einstøku grein av føroyskum tá ið mann setir ríkislógartilmæli í gildi í føroyum eg tori at pástanda at tað er eingin inni her íroknar landsstýrismannin sum sum er væl inni í hvørj einasti grein í hesum her hundrað og einogtrýss greina langa uppskotinum og summar greinir verða so ikki settar í gildi í føroyum meni samanumtikið so handlar tað um at dagføra lóggávuna í mun

altso bæði mun til kort og í mun til gjøld og landsstýrismaðurin ella viðmerki ella umsitingi hjá landstýrismannum skrivar viðmerkingunum stutti greitt nøkulunda hvat hetta snýr seg um umframt at tað eru nøkur hoyringsskriv eg kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin onkur annar her verir inni á tí eisini hetta her sum stendur um at tað verður ímillum klokkan null seks og og klokkan tveyogtjúgum kvøldi her sum ásetingarnar um at mann skal kunna taka ímóti kontantum pengum hví ho mann valt akkurát hetta dýspunkti er hetta týspunkt sum er valt úti frá føroyskum viðurskiftum og tørvinum hjá borgarum í føroyum og vinnulívinum í føroyum ella er hetta bara tí tað eru tí donsku lógini eisini ríkislógartilmælið nýtast ikki altíð at vera hundrað prosent líka mann kann gera tillagingar sum hóska

sum ikki eru allar ikki eru skrásettar hjá fíggingareftirlitinum ella fíggjareftirlitinum í danmark har vil eg gjarna spyrja landsstýrismannin hvat er tað fyri fyritøkur vit tosa um sum flyta pengar í dag sum ikki eru bankar sum altso hvat er ta mann tosar um her tað klári eg ikki at gjøgnumskoða við at lesa tekstin kann lanstýrismaðurin greiða frá tí

stendur ati hetta her at mann samtykti lógin mann faktiskt samtykti mann a ríkislógaruppskot um hettar her í nítjan hundrað og sjeyoghálvfems men tann lógin varð ongantíð sett í gildi er tað nakað sum hendi javnan at mann vil samtykkja ríkislógartilmæli her og tey so slat ikki verða sett í gildi mann tosar so nakað um at mann manglaði kanska tey viðurskiftini her heima til at umsita lógina og tað er kanska eitt gott dømi um at mann í nítjan hunraðog sjyoghálvfems samtykkir at ríkislógartilmæli uttan hava sett tað inn í føroyskan kontekst í nóg stóran mun um mann finnur so útav aftaná at mann kann slekki ordiliga seta tað í gildi í føroyum tí at mann ikki hevur kann mann siga tær skipaninar kring lógurnar mann hevur samtykt og tað er so kanska ei gott prógva um at tá ið vit samtykkja hestilmælini so er tað ikki altíð at tey passar so væl til føroysk viðurskifti so stendur á so ír fýraogtrýss av brúkarar umboðið varð sett á stovn í nítjan hundrað og níggjuoghálvfems tað bleiv eg eitt sindur forver av hvat meinar landsstýrismaðurin við har tí at mær vitandi var sett á stovn í altso lógin fekk gildi tann áttanda mai í tvey túsund og átta hann var umskrivað av jónes eidegard løgmanni og var sjálvari sum landsstýriskvinna í vinnumálanum og brúkaraumboðið sjálvt bleiv sett av jóhandal sum tók við aftan á meg og hetta fyrsta funktiónin bleiv tað starvið bleiv sett í vági og altso hevur tað verið at brúkaraumboð áðrenn tað tað kenni eg hvussur ikki til eg veit at tað var hetta her brúkara samtaki sum var ein áhugafelagsskapur sum hevði hundrað túsund krónur á fíggjarlógini tá sum líkasum arbeiddi við rættini hjá brúkaranum so eg eri eg blívi eitt sindur ivasom um hvat meinast við um tað bara feilir at mann meinar tvey túsund og níggju men lóginir av samtykti átta men tað kann landstýrismaðuin sig greiða frá ná men í dag hava vit vit hava kappingareftirlit og vit hava brúkaraumboð og vit hava datuverndarlóg og vit hava fleiri av teimum tingunum sum

og og tí kann mann siga at lógin kanska kann blíva umsitin smidligari og og meira professionelt ug betri í dag so stendur eg nakað fimmogtrýss á um hetta her við tær fyritøkur sum bjóða út hesi

gjaldskortini og us gjaldsskipanirnar tær kunnu áleggja ómagns gjøld og har havi ein spurning til landsstýrismannin um mann hevur nakrar reglur fyri hvussu høg hesi gjøldini kunnu vera altso kortgjøld til nøkur áseting um tað so er tað so er tað brúkaraumboðið brúkaraumboðið vísir í viðmerkinguni sínum á at talan er um eina lóg sum er teknisk ógvuliga trupul og serliga tvey til trý tey fyrstu árini kann roknast við at nógv orkas skal brúkast upp á at viðgerða fyrispurningari klaður sum brúkaraumboðið fer at fáa í sambandi við at lógina er samtykt væntast kann eisini at fyrispurningar frá millum annað fjølmiðlum og klaður koma beinanvegin lógin verður sett í gildi tí fyrispurningar hava javnan verið um til dømis kontamtregluna neyðugt er tí við játtan til umsitingarlógini í seinasta lagi frá tínum kemur í gildi eftir ætlan og tað er altso fyrsta juli í næsta ár vísandi til hvat lógin fevnir um millum annað nei í ár ikki næsta í ár tjúgu eingjúgu vísandi til hvat lógin fevnir um millum annað gjaldskort og elektroniskt gávkort peningastovnar og vanlig vinnurekandi kann talan skjótt verða um nógvar klæður tá talan er um nógvar brúkarar við gjaldskorti og gávukort neyðugt verður at seta fólk í starv at viðgera hesi mál altso brúkaraumboðið vísir beinleiðis á at mann kann vænta at fáa nógv meira viðgerð av ymiskum klæðumálum í samband við at mann herstaðfestir nøkur lógarfestir nøkur rættindiog so knýtt at gjaldskorti og og ikki minst gávukortum sum vit í øll kenna hesi her gávukortini sum eru blivin ógvuliga vanlig mann kann fáa tey til ja havnarkortið er verður nevnt í viðmerkingum men tað finnast rættiliga nógva onnur eftir hondina

siga nakað um at tað nokk er brúk fyri hesum pengunum og tí er mín spurningur til landsstýrismannin er hetta eg minnist ikki at tað vara á fíggjarlógini sum varð samtykt eru hesir pengarnir til brúkaraumboðið settur av soleiðis at tann økta mongdin av arbeiði sum brúkaraumboðið fær er loftað í í so máta so havi g ein annan spurningur til landsstýrismannin og tað er eisini tí at hetta sum nevnt er eitt ógvuliga tungt stórt tekniskt og rygvismikið mál sum krevur servitan haldi eg fyri at yvirhøvur

men har stendur nakað í í fylgiskjali tvey um opkursaft krav til bitalends instituthers kapitalkrav og eg fari at biðja landsstýrismann um at greina hvat hetta er fyri nakað tí ati vit viðgjørdu herfyri hetta her málið um cifibankar tit minnast tað ati norðeya sparikassi yngskti at sleppa úr heri hesari skipanini við at tríggjir teir størstu bankarnir í føroyum altso betri banki bankt nordik og so eisini norðeya sparikassi vórðu allir sifibankar og vit hava so nýligan samtyktar lóg sum ger at norðeya sparikassi ikki nýtist at vera tað longur og bankarnir hava í áravíst víst á at hesir krøvini til bankarnir fyri at vera sifibankar at so serliga væl at sysystemkritiskir bankar haldi eg mann kalla tað tey kapitalkrøvini eru ótrúliga hørð og tað ger so aftur at tænasturnar frá bankunum eru altso tú dýrt at brúka hesar bankana tað kostar nógv tí hesi bankarnir skulu hava veri øgiliga væl tryggjaðir ekonomiskt og hetta sum ver umrøtt her er tað ein samanhangur við tí altso fer mann at broyta tí vit viðgjørdu vit skrivaðu um tí álitinum hjá vinnunevndini at bankarnir meta krøvini til siðfribankarnr eru órímiliga hørð og vinnunevndin heittir so á helga abramsen landsstýrismannum um at tryggja at hesi her krøvini eru í tráð við tey viðurskiftini sum eru í føroyum tí tað vístit seg nevniliga harra formaður at tann mátin má rokna kapitalkrøvini út er heilt øðrvísi fyri føroyska bankarinn fyri danskar banka og fyri esbankar og tað ger samla at tað er faktiskt truplar hjá teimum føroysku bankligøvini tað er nøkur ting tær ikki kunnu rokna inn í kapitalkrøvini tá ið teir tá ið teir skulu líkasum dokumentera hvussu góða kapitaltrygdar hava so tí er spurningurtil landsstýrismannin kemur hetta broyta tað tí eg minnist at tá bleiv tað sagt at tað fóru at koma ein nýggj lóg sum koma at at broyta nøkur viðurskifti ein es lóg og eg sum langt so klári ikki orlga ígjøgnumskoðan um hetta er tað so men tað klárar landsstýrismaðurin vónandi samanum tiki kalg bara siga at sjálvandi fær málið at faa eina góða viðgerð við minninevndini men eg eri eitt sindur ivasam um tað er rætt
tað bara at samtykkja slíkur rísilógartilmæli uttan víðari takk fyri so er tað næstu røðari bill jústinussen
ja takk fyri hara formaður ja tað var tá ið vit viðgjørdu lógina um hvítvask minnisum eg rætt tá var

nútíðarsamfelagið og hvussu væl alt verður skrásett og hvussu væl øll fylgja við tí sum verður gjørt og hvussu væl tað ber til at fylgja við okkum privat persónum íg ígjøgnum millum annað okkara peningaviðurskifti vit brúka hesi her talgildu skipanirnar gjaldskort og annað og tey sum hava útskrivað hesi gjaldskortini tey hava øgiliga góðar møguleikar fyri at fyri at gera ein profil av okkum sum persónar tey síggja hvussu vit brúka pengar tey síggja hvar vit brúka pengar nær og hvussu nógv og hvat vit brúka teir til og so víðari og tað finnast interligentar skipanir í dag sum gera tað øgiliga lætt at gera ein profil av okkum sum persónar sum so kann setast inn í aðrar samanhangir so at ja til dømis peningastovnar skjótt kunnu avvýsa teg sum ein góðan kunda út bara út frá tínum nýtslumynstri ella tað kann brúkast til eisini onnur viðurskifti og tað kann eisini misbrúkast og tað eru eisini upplýsingar sum kunnu í uttansa konsekvent konsekvens fara víðari og kanska eisini brúka sum ein handilsføra at at tú sum ein profilurin av tær kann eisini verða seldur víðari í øðrum høpi tað kann verða til lýsingarfyritøkur og tilgreiningarfyritøkur av ymsum slag tað er óavmarkað hvati upplýsingar av okkara profilum kunnu brúkast til vistu teir vistu teir verða atkomuligir

ja at her samfelagið hvar hvar ið øll verða eftirhugd og eftirlit er við hvørjum smáluti av okkum sum persónum og tað blívur ikki minni tann dagin í kontanti pengar hvørvá og tá upplýsti landsstýrismaðurin at tað fór at koma á ein lóg í tingi um at tað verður álagt á øllum vinnufyritøkum at taka ímóti kontantum pengum og tað var líkasum ein uggi og ein orsøk til at vit eitt sindur tryggari kundu taka undir við øðrum ásetingum sí eg haldi tað er sera gott at vit fáa eina lóg sum ásetir at vinnufyritøkur skulu taka ímóti kontantum pengum on tað er jú eisini soleiðis í dag at tað eru menniskjur sum eru so so illa fyri at tey ikki fáa koyrt frá peningastovunum og at tey ikki hava atgongd til talgildar gjaldsskipanir tí at tað hevur gingið galið fíggjarliga og tey hava í nógvum førum ongan annan møguleika enn kontantapengar og tað vildi verið ógvuliga trupult hjá teimum at yvirhøvur at verið til í einum samfelag uttan kontantapengar tí haldi eg tað er eisini á teirri orsøk sera gott at vit hava hesa her ásetingina og sum eykun samuelsen nevndi í áðni tað er eisini støð í okkara landi hvar ið t tað sletti seg so lætt at fáa

fíggjareftirlitið er ein mastudantur í hesari lógini

tær heimildir sum eru í dag at sita á øllum peningakervinum so fáa tey eisini massar heimildum í hesari lógini og eg má siga at altso eg eg eg havi ikki ð búkfornevinse tá iðvit tosa um fíggjareftirlitið tí fíggjareftirlitið koyrdu føroyar á heysin fyrstu í hálvfemsunum tað er hvussu mín fatan tí at tey høvdu ikki tað innlit í føroyska samfelagi sum er neyðugt og skiltu ikki hvussu i føroyska samfelagið kann koyra upp og niður fíggjarliga orsakað av at okkara inntøkur byggja nógv á fiskivinnuna og tí hevur tað verið mín hugsan í nógv ár at vit skuldu havt eitt føroyskt fíggjareftirlit hvar ið allar heimildirnar lógu í okkara egnu hondum tí tað er ikki tað er ikki lætt at regulera fíggjarviðurskiftini í føroyum sæð við útlendskum brillum ella donskum brillum og vit hava sæð tær ræðuligu avleiðingarnar av tí júst tað sum hendi í fyrstu hálvfemsunum og tí er tað skal tað í hvussu vera ein áheitan á landsstýrismannin um at umhugsa atyvirtaka fíggjareftirlit

síggi eg ikki um talgildu føroyar hava verið partur av hoyringunum men her stendur nakað um

e tað eitur ella identifisering okkurt fínt orð í hvussu er vit hava akkurát innført okkara egnu talgildu loysnir og hvussu vitverða identifiseraði talgilt á einum føroyskum palli

um um um tað eru nøkur nakrar samanbrestur ímillum tað sum verður kravt í hesari lógini og so tað sum vit annars byggja upp við talgildum føroyum

tað sum fegnist mest um tað er hetta her at mann heldur fast um at vinnurekandi hava skyldu til at taka ímóti kontantum pengum eg veit at tað hvørvir fyrr ella seinni men eg haldi at tað er hevur týdning at vit halda fast um hetta

samanumtøkuni frá fíggjareftirlitunum so verður víst á av endamálunum er ati fremja menningina av innovativum onleiðum og mobilum gjaldsloysnum

eisini er við til at gera tað økið meira liðiligt tí hatta flytur seg við fúkandi ferð og tað eru fleiri sum hava spott at tað ganga ikki nógv ár so hava vit slett ikki vanliga vanligar traditionellar bankar longur men vit hava bara bankar á netinum og hetta her er væl eisini ein partur av tí at mann hevur lógargrundarlag fyri at flyta seg longur longur út í tann talgilda partin og at pengar bara finnast á tínari á áá tínum talgildu pallum og og als ikki aðrastaðni so hetta er eisini ein partur av tí menninsgjuni sum gongur fyri seg brúkandi fyri okkara parti av heiminum og tað tað haldi eg vit skulu eisini vera ein partur av tað sigur seg sjálvt tað sum eg fegnist um í so máta tað er at maktin sum nakrir fáir peningastovnar í grundini hava havt yvir yvir persónum og økonomiuni hjá persónum hon hvørvur eitt sindur millum annað hvør kann sleppa at byggja sær eini hús og ikki tann maktin liggur fult og heilt hjá nøkrum fáum peningastovnum í føroyum í dag tað at tað broytist tað gleðist seg um at fígging kann fáast heilt aðrastaðni inni í framtíðini og hetta her er hvussu er við til at skunda undir tað og tað haldi
tað er ógvuliga gott takk fyri har formaður ja so hálvfarið
hingolf ols eina viðmerking ja takk fyri harra formaður tað dámdi ølia væl tað sum biljiustinussen segði um fíggjareftirlitið at at heimtaka tað eg vænti at tað fara at vera ljós ser langt út á kvøldini er í vinnumálaráðnum nú frameftir meðan helgi situr on fyrireikar heimtøkuna men visti hann ikki skuldi gjørt tað hvevði intiativið fær biljustinussen og miðflokkurin so at
taka fyri at fáa tað fram kanska takk fyri
biljustinusen s vit fara í samgongu við tjóðveldið einaferð á í framtíðini tað er so ikki hent higartil sjálvt um tjóðveldið hevir sitið á fíggjarmálinum í fýra ár men tað skal sjálvandi ein ein ein serlig politisk konstruktión til fyri at fáa tað at henda men men tað meini eg veruliga so eg haldi at at hendan her altso maktin á peningakervinum er ógvuliga týdningarmikil ogeg haldi tað hevur stóran týdning at hon er nær altso at hon ikki er so fjar sum hon er í løtuni soleiðis at serliga hetta her við at meta um styrkina á teimum sum eru partar av kapitalverðuni í føroyum har haldi fíggjareftirlitið fer totalt skeivt alt for ofta

fyri hara formaður ja hesi her uppskotini koma regluliga tey sum eru so nógvar blaðsýru so torskyldar at mann sum meinir løgtingslimur ikki ordiliga hevur tú neyðug amboðini til at gjøgnumskoða hvat tað egentiliga snýr seg um tað er eitt kempistórt embætsverk í keypmannahavn sum tilsnúgvaði hesi uppskotini og so skulu vit í løgtinginum við øgiliga avmarkaði arbeiðsarbeiðsorku kunna kunna nágreina og skilja ímillum hvat hetta er fyri nakað hetta er ikki fyrsta dømi um tað eg haldihvítvakslógin til dømis sum biljustinussen nevndi var eisini øgiliga trupul at gjøgnumskoða og g hendan her lógin sum so er eitt ríkislógartilmæli umum gjaldingar ø tað hevur eisini eina ávísan kompleksitet sum eg ikki haldi á politiska apparati í føroyum megnar at lofta serliga væl øh tað eru summi ting í hesum her summi sum eru áhugaverd fyri tað fyrsta so eru hetta her økið rætliga óskipað í føroyum og tað er eisini nakað sum er í rívandi menning øtað at rinda talgilt og hava talgildar loysnir talgild gjaldoyra og so framvegis tað vindur upp á seg meira og meira og hetta her er so eitt uppskot sum skal onkursvegna fáa lóggávu øki í fasta legu og har snýr tað seg fyrst og fremst um elektroniskan pening tað hevur verið nevnd dømir um til dømis hetta her havnakorti og sms korti og so eisiniformligar ásetingar um millum annað gjaldstænastur

øtað fyrsta er jú tað at í hesum uppskotinum so verður tað fíggjareftirlitið sum hevur eftirlitsmyndugleikan taðí sær sjálvum haldi eg problematiskt bara í og við at tað er ein danskur stovnur og eg haldi ikki at danskir stovnar hava eftirlitsyskulu hava eftirlitsmyndugleika í føroyum generelt og tað er eisini eit problem tí ati tað merkir ítøkiliga at sms skal fara til finanstilsýni at biðja um loyvi til at fáa itt sms koyrt tað haldi eg ikki tað er ein ávísur dysproportinalitetur í tí mínari verð og so er tað eitt sum eisini kanska er blívuð altso sum mann kanska ikki hevur vaksin so ræðiliga stóran ans tað er tað at hetta her uppskotið áleggur allar vinnufyritøkur í landinum at hava sokallaða sterka sterka

tað vil siga tað at visti tú skalt keypa eina vøru ella eina tænastu onlein frá einum føroyskum veitara so skalt tú ella so skal viðkomandi hava tvey faktor av utentifikatión eg veit ikki hvussu tungt tað er at útvega sær men í øllum førum so eru tað ikki øll sum hava tað og tað er ein loysn sum fólk mugu mugu keypa og harvið færi tað nakrar avleiðingar fyri vinnuna sum ikki standa í viðmerkingunum til uppskotin sjálvandi eru tað nokk so nógv støð sum hava tvey faktor áv udentifikatión ter til dømis posta og og gist og vist og atlanticruwís har sum mann til dømis tmann keypir eina tænastu anlein sum fært t at sms við einari kodu til dømis sum so tú fær so tú hevur faktiskt tvær próvførslir fyri at ta tú sumd fremur hettaher keyp frá tínari kontu

harafturat so haldi eg at vit skulu ansa okkum øgiliga nógv við vit hava lyndi til at tá ið tað er ein ein øgiliga møtumikið lóggáva sum kemur sum næstan altíð stavar frá einum ella øðrum eu direktivi vit gloypa tað bara uttan víðari og og koma til sattis viga men hetta er so kompleks heftir uttan fyri okkara hendir vit vit eru simpulten fordumd til at kunna gjøgnumskoðan hettar og eru størri kreftir spæl eg haldi eg haldi at vit vit fara forlætt um tað at at at løgtingið blívur eit sovord blástemplingarkontór fyri egug lóggávu tað er altso ein orsøk til at vit valdu ikki at vera við í egu tað ber ikki til at vit blíva við at gera áhaldandi lóggávu sum harmonerar við egug lóggávu uttan so at tað er til fyrimuns fyri føroya land og eg loyvi mær at ivast í um hetta her uppskotið nú vendvís uffi til treytina tað sum sjálvandi er mest áhugavert í hesum her í kraft av tí kjakinum vit hava havt ey seinastu árini um bankar tað er tað er hetta her við at bankarnir teir lukka deildir runt um landið teir taka teir taka hesa herkeita pengamaskinurnar vekk mann kann skeypa pengar longur og tey taka gjøld fyri at oiyða pengar og fyri at lána pengar og fyri at flyta pengar og fyri atja tað er ein ein tendensur og mann sær eisini at ívið at mann fær meira visakort mann fær kortini digitalt inn á telefonina gjøgnum n f c so er kontant eftir hondini blívu tann einasta løggilda gjaldoyratá tá tú kansn brúka kontantir tað er tá tú fær í føðingardag eftir hondina tað eri ikki ordiliga ræðiliga nógv onnur høvur til at hava ein hundraðkrónuseðil lumman annað enn at geva tað til gubbasonun tann í føðingardag eg havi sjálvur ikki gingið við kontantunum lummanum í fleiri ár haldi eg viðhvørt so liggur ein sjúkran í í lummanum tað er ikki ofta og tá er tað ofta ikki eftir egnum innitiativi ø men tað er tann gongdin sum vit eru í ferð við at tað er tað sporið vit eru inni á tað verður talgilt og ikki bara nokk við at at peningur verður digitaliseraður nú byrjar mann eisini at hava til dømis digitaliseraði ella talgild gjaldoyra so sum bitkoin og iterium og summi meta ta líka sum ír framtíðin at mann stendur og og og tað verður ein desentralisering av penga á kervinum nú tá vit síggja at bankarnir faktiskt sentralisera peningarenslu eg visti mann hyggur eftir tey hoyringsskrivini sum eru komin inn ið hesum her uppskotinum so kann mann loyva sær at gita at tey ikki hava so nógvar viðmerkingar av somu orsøku sum at røðurnar hjá framsøgufólkunum hevr á tingi í dag eru øgiliga stuttar tað er kanska øgiliga ringt at gjøgnumskoða eisini hjá teimum stóru bankunum í føroyum mín teori er at við hesari lógini so fer alt at koyra nøkulunda sum vant fyri peningastovnarnar haldi ikki tað ávirkar teir serliga nógv og eg haldi g heldr ikki tað ávirkar vinnulívið serliga nógv annað enn hetta her sum eg nevndi við tvey faktor atentifikatión og so framvegis meni eg haldi í øllum førum at tað er nokk so keðiligt at vit bara innflyta danska lóggávu og innflyta eulóggávu og hava egentiliga ikki serliga sterkar meiningar um tað tað einasta sum hevur verið politiskt intesant at diskutera í dag tað er heta her kontantreglan um at mann skal kunna taka ímóti kontantum tað haldi eg sjálvandi eisini at mann skal føroyska krónan ella danska krónan hon er ikki farin úr gildi í føroyum og ein og hvør skal kunna taka ímótir einum einum hundraðkrónuseðli vissi tað er tað sum mann velur at brúka sum sum gjaldføri tað haldi eg sigi seg sjálvt øh men samanumtikið so haldi eg ati tá ið hesar lógirnar eru so stórar og kompinseraðar og vit ikki hava neyðug á apparatið hvørki flokkarnir ella umsitingin til at gjøgnumskoða hva tað er fyri nakað so haldi gat mann skal vera øgiliga skeptiskur í øllum førum sum útgangsstøði øh og har ver eisini lagt afturat at eg eri skeptisk frammanundan við at hetta er donsk lóggáva sum verður impelimenterað í føroyum øh meni sjálvandi tað við kontantregluni er gott eg haldi athetta her við at áleggja fyritøkuum tvey faktor autentrifikatión er øgiliga óheppið eg veit ikki hvønn kostnaðr tað ber við sær hjá fyritøkunum harafturat so er tað eisini man bindur eisini fyri at ikki altso triðja lond sum eru egoglond sum virka í føroyum í dag fara ikki at kunna gera tað framhaldandi um hendan her reglan verður implementerað í øllm førum ikki aftaná fyrsta juni tjúgu tveyogtjúgu haldi eg meini tað var tá verður mann noyddur til at søkja um ot fáa góðkenning av finanstil sínum vissi mann vil hava virksemið í føroyum tað eru bara pengainstituttir sum eru undir undir hesari lógina sum kunnu sleppa at virka fram aftur hatta tað kann eisini fáa nakrar avleiðingar við sær sum eg ikki kenni til í øllum førum øhso tað er ikki bara at bara við hesum her uppskotinum eg haldi at tað kann gott fáa nógvar óeynsktar avleiðingar men í við at tað er so torskilt so duga hvørki politiski myndugleikin ella avvarandi myndugleikar at fyri at haldaset til tað so eg vóni at vit fara at fáa eina eina betur nágreining av teimum smálutunum sum eru í uppskotunum tá ið tað einaferð kemur í nevndina til viðgerðar eg skal í øllum førum gera gera mítt til at hetta er ikki bara verðir samtykt uttan víðari um at tryggja sær at at alt er í lagi sum mann ger tí hetta heru lóggáva sum í danmark og skriva út frá donskum forskriftum og og og útgangsstøðum og tað skal man ikki farast lættliga um vit eru tvey øgiliga ymiskt lond kanska ikki akkurát á fíggjarøkinum er tað kanska nakað tað sama men óansæð so eiga vit at seta okkum sum mál at at lóggáva altíð verður endurspeglað av tí samfelagnum sum vit liva í og tí haldi eg tað er keðiligt at tað verður tikið frá hesum endanum men aftur har vit hava kanska ikki tað neyðuga á embætisverki til at gera sovorðni her ting sjálvi og tað lá er so eisini til diskusióna um um mann skal styrkja aðalráðini og styrkja politiska apparatir til at kunna handfara eitt sindur tyngri lóggávu sum hetta her
tað var sirka tað eg hevði at siga í hesum umfari takk fyri at koma ja takk fyri síðan er tað
takk fyri harra formaður hetta er so lóg um betalingar ella gjaldslógin og tað er jávandi eitt ríkislógartilmæli tí hetta er eitt felags málsøki øhtað er soleiðinar at vit hava brúkt pengar kontantar pengar í nógv ár fer mann lít sindur aftur í søguna so var tað ikki óvanligt ati fólk høvdu kontrabøkur í hesum ymiskum bygdunum í tí tíðini tá ið tú bara hevði eitt stað hvar tú hevði nakra inntøku tað var hjá einum keypmanni sum eisini var tann einasta sum tú kundi keypa nakað frá so so pengar komu frá sama staði sum teir skuldu enda aftur í og so heim mar bara kontorabøkur so skuldi tú bara so kundi tú bíðað arbeitt so nógvar tímar fyri hendan keypmannin so kundi tú keypa so nógvar vørur frá sama keypmann í bygdini sum eg komi frá har var eitt skifti blikkpengar nakrar heilt serligur pengar sum hesin keypmaðurin so framleiða teg eisini meni seinnu nógvu árini hava vit so brúkt kontantir og men í íáttatíárunum tá komu so tey fyrstu gjaldskortini í føroyum og í nítjan g áttaogfýrs tá fingu vit so hetta ferkortið ogí nítjan ogníggjuogfýrs kunda fyrsta fr visakortið eg minnist enn ein dag í mars nítjan hundrað og áttaogfýrs tá eg var staddirin í keypmannahavn og fylgdist við enum vinmanni so knappliga síða han yggu her hettiv smart so fer hann yvir til eina boks u og he var pengar og tað var fyrstu vit sá nakran t heva pengar soan sær út á gøtuna og tað helt eg væra øgiliga spennandi at síggja øhnú vara broytast tíðirnar aftur og og vit í dag er tað nógv sum rinda við telefonini vit hava fingið hetta her mótbelpey og appulepey og hvat alt eitur uttan iva at fara eisini at koma fleiri sovorði fær mátari at ringja øh og og sjálvandi son vita vit at tað blev minni minni goldið við kontantum eg plagi vanliga at koyra við bussinum hjá bygdarleiðum har ber ikki til at betala í korti so skalt tað av kontantir um eina tíð so var eingin heviautomat í bygdina har sum er búgvi tað vil siga at har tú ikki bil so kundi tú ikki fáa fatur á pengum at rinda kortið sum tú skuldi rinda til bussin og uttan bussslaps ikki til næstu bygd at hava pengar so so tað eru sovornðr støður sum vit hava í føroyum longu í dag sum eru eitt sindur truplar

longu miðskals í áttatiðárunum tá vóru løgfrøðiligir karmarnir um etta her øki skipaði í danmark og har eru lógir og kunngerðir síðani dagførdar so líðandi alt eftir hvussu tøkniliga menningin eskkrøg og onnur viðurskifti hava lagað gjaldslógin og aðrar lógur á økinum sum gingu undan henni í danmark eru ongantíð setta gildi í føroyum hví so er tað er altso ikki heilt greitt ví nítan ndu sjeyoghálvfems varð eitt ríkislógartilmæli samtykt við triðju viðgerð í løgtinginum men tað bleiv ongantíð lýst og eg veitikki ordliga hví tað er men men soleiðisnær varð tað tað er serliga tríggjar orsøkir til at vit gera hesa broytingarnar nú tað fyrsta tað er tað at greiðar og tíðarhóskandi reglur skulu vera fyri tjaldsøki tað eru ongar reglur økinum dag so er tað rætturin til at gjalda við reiðum peningi skal verða taðstaðfestur og tað var serliga sum onkur nevndi at í sambandi við kvítraslógin var fyri her hvar mann setir øgiliga stregg krøv í samband við kontantpengar at mann so segði samtyks upplýsti at hetta fer eisini at koma tað eru sjávandi tvær sýðurar av av sakjuni annað er tað at e mann vil forða fyri at eg kanska serliga krikriminellir pengar skulu blíva umgjørdir til til til til plastikspengar og og tí hevur mann hesa heri hvítaslógina og so samtíðis vil mann eisini ansa eftir at tað ikki soleiðsinar at fólk ikki kunnu brúka reiðan pening tað triðja endamálið tað er tað at peningarflutningsfyritøkur koma nú undir eftirlitið hjá fíggjareftirlitinum tað var nokk bjørt samuelsen sum spurdi hvat er tað fyri naka hetta her sum eitur peningarflutningsfyritøkur eg má siga at eg kenni ikki nógv til tað men eg veit at tað er onkur av teimum er til í føroyum fyritøkur sum takast við at flyta pengar fyri fólk og tað er ikki undir eftirlitið av fíggjareftirlitinum so so tað og tað vil man gjarna hava tað er eftirlit við við tí tí at manni mann skal fyribyrgja kriminalitet og

tað er danska fíggjareftirlitið sum er høvuðsmyndugleikin á økinum og í í samstarv við tey so er mann avtalað at brúkaraumboði og kappingareftirlitið skulu líkasum vera teirraa longdu armur í føroyum tá ið hetta verður til dømis so so ynskja so so kann tað koma okkrar klður samband við hesar broytingarnar brúkaraumboði tað skal kunna hjálpa kundum ið hava spurningar ella klæður á økinum og har brúkarumboðið so upplýst at at kanska serliga tay fyrstu tvey trý árini kanna roknað við at tey kunnu hava nógv at gera og tay kunnu ikkut hava brúk fyri ein tvey hundrað túsund krónr um eyka fyri fyri tað arbeiðið meðan kappingareftirlitið heldur ikki at tey hava brúk fyri eyka arbeiðsstykki í sambandi vitthar øhtað verður nógvir spurningar beinir johannesen nevndi grein einogfýrs stykki fimm øsara nøkur skulu taka ímóti kontantum tað er tað er nokk so vanligt tá ið tá ið tú hevur hesera reglur so skrivar tú eisini eitt stykki sum sigur tað at landsstýrismaðurin kann gera tað og tað og tað er nokk tað sum liggur í hasar regluni at í fall at mann kemur framá at eitt eila annað at tað var neyðugt at at hava serligar reglur sum skal lansstýrismaðurin hava eina kunngerð og heimild tað er nokk bara tað sum liggur í tí eghaldi ikki tíamaan hevur nakran serligans í í tonkunum í samband við tað men hetta er meira sum var til og sum skal vera í lógarverkinum so verðið spurið hví klokkan

ja mann hevur hildið tað at vandin fyri fyri innbrotið og annað er størri um náttina enn enn um dagin og og vis onkur liggur inni við í einum stórum pengakassa ella við nógvum pengum í so so er tað størri vandi um náttina in um dagin og tí sigur mann ókey altso vit kunnu loyva tað at at mann um náttina tekur ímótieg ikki tekku móti kontantum við tað í vandin men tað betíðir ikki at mann ikki lota taka ímóti kontantum um náttina altso tað er tað er bara tað tað erikki krav

øbjørt samuelsen spurdi nokk eisini tað sama hví klokkan seks til tveyogtjúgu tað er bara tí mann metti taðat sigur tann tann tíðin um náttina hvar hvar tað er mest útsett fyri fyri ráðni

øhja so spurdi bjørt samuelsen eisini um tað hendir ofta at ríkislógartilmæli verða samtykt og ikki sett í gildi og tað má eg siga at mær vitandi s hendir tað ikki ofta eg veit ikki hvat er hent eg gangi út frá tamótvra feilir onkurstaðni í skipanini sum gjørti at hetta her ikki er sett í gildi

øog so er tað tað ja so bleive spurt eisini um um tað er nakrar reglur fyri gjald fyri fyri fyri kort tænastur øhvið hesar við at samtykkja hettar so so verður givin ein ein heimild til at gera kunngerðir nettupp um gjald fyri kort samelsen vísti eisini til heta her bilur atræi hon spyr er hetta tað altso tað sum skal avmarka siðfikrøvini til bankar og tað er svarið nei hetta er ikki tað hetta er ikki tað sum kemur at broyta siðfikrøvin til bankar eg havi nevnt tað fyrr at at at sum bjørt samens eisini nevndi at tað er ein trupulleiki at føroyskir bankar verða ikki krøvin tey verða ikki bygdar tað sama sum danski bankar og tí havi eg tikið tikið kontakt við við danska vinnumálaráðin fyri atfyri at vit líka sum felag kunnu hyggja eftir er tað nakað vit kunnu gera solesinar at føroyskir bankar fáa øðrvísi treytir en danskir tá tað kemur til esær buffarakrøvini ja so er tað vit spurt nætað stendur okkurt nær brúkarumboðsmaðurin kom og onkur siga hatta talið er skeivt og sum eg minnist tað so so e mái barvaa samdur eg eg minnist eisini sum at at at brúkaraumboðið komi seinni en tað s stendur í uppskotinum tað má so vera ein feilug gangi út frá biljustinusen spurdi um fíggjareftirlitið verður yvirtikið í hesum vælskeiðnum og tað verður
byrja í í vinnuni um tað takk fyri ja takk næst at røða er sirið steðnberg ger so væl
takk fyri frú forkvina ja eg haldi faktiskt at tað r eitt rættiliga áhugavert orðaskifti um hetta her málið sjálvt um tað kann kanska virka eitt sindur torvskilt og langt og og nógvar paragraffar og turrislutt so haldi eg tað at viðgera hett her við at hava møguleika at brúka kontantir haldi hev stóran týdning tað eru ikki meir en enn tretivu ár síðan okur finguð tey fyrstu kortini og tá var tað í hvørfall ein ein reolutión í mun til tað mann var vanur at fara út tast kontóri eftir lønini í kontantum hvønn fríggjadag fyri abban soleiðis var tann tíðin tað er farið mær dámar væl at mann hevur ásett tað at mann hevur rætt at brúka kontantar pengar og at tað verður lýst ein skylda hjá teimum sum skulu taka ímótir at tey hava ta skyldina at tey kunna ikki avvýsa kontantar pengar tað haldi eg eri í ordan og eg haldi at vist tú lesur eisini hvat grannalondini hava sagt um kontantar pengar tey síðstu nógvu árini so hevur tað ligið í kortinum at mann hevur akkursum havt eina tilgongd har mann er í ferð við at avskaffa rreiðan pening ella kontantur so talgildingin hevur sjálvandi fyrimunur við sær og hon hevur eisini vansar við sær tað síðstu nógvu árini haldi et ta verið gjørt rættiliga nógv meira besverligt at kunna brúka reiðar pengar ta begenti nokk so gott so minkaði allar tær smáu bankadeildirnar burtur og so minkaði sjálvtøkurnar burtur og øll fóru eg vit til heimabanka og eg haldi at tey allarflestu hava eitt koyrt í dag tað gangi út frá øll at hava hvussur sum hava eina inntøku og fólk keypa meira meira á netinum og tað hevur verið upplatingartíðirnar í peningastovnunum hava verið skerdar og vistu ferð inn við reiðum pengum ella eftirreiðum pengum so virka tað næstan eg vil skal ikki siga so í gásarey misteinkiligt men men tað er hvørfall ikki vanligt so so skjótt er tað hent og tað haldi eg eri eri er nokk so keðiligt og tað er sjálvandi eisini tí at mann her innifrá hevur samtykt ymiska ymiska bankalóggávu eisini um hvítvasking og hvørt á sínum tíman verið nervøs fyri at mann hevur brúkt bankarnr til tað so teir hava jú bara gjørt eisini sum teir hava fingið boð um tað hava verið brúkt øgiliga nógv argument fyri at avskaffa kontantir mann hevur brúkt tað í mun til at mann vil avskaffa kriminalitet nógvar smáar ella smáar kloskir í hvørfalli grannalondunum og annað sum havt opið um kvøldið og sovíðari hava hevur mann brúkt tað at mann tekur ikki ímóti kontantum tí mann vil fyribyrgja at tað verður reðarí og hvurta sínum og so kann mann spyrja seg sjálvan at hevur tað ikki verið møguligt at framt annan og kanska nógv størri kriminalitet í sambandi við flytingar tað hevur mán so eisini hoyrt um nógv stór mál har eisini peningastovnar verða innvolveraðir so tað kann gott verðat mann hevur avskaffað kriminalitetin í kiosknum men mann kanska flutt hann inn á onkur aðrastaðni skal eg sjávandi siga við fyrrvarni men tað er hvussur hava verið almenn mál um tað og tað síðsta sum hevur verið nokk nógv frammi tað hevur verið tað at pengar er so óhøpk eg einist tað her verið í samband við korona at tað má mann avskaffa so at mann aftur fingið sær eitt argument fyri at sleppa heilt yvir í ta talgilda og sparipøssan honer skjótt ein sakað blátt og tú skalt betala rættliga nógvar pengar fyri at fáa hana at talda upp tá i tú kemur inn so tað sum mann hevur brúkt til at leggja niðr á børnini at tað er gott at spara upp og og umann fara við teimum í bankan og lærur tey hvussu mannhann fær pengar tað er eisini ein tíð sum er við at fara gjaldsflytingar ger jú sjálvandi tað at tað er møguleiki hjá onkrum at hava eitt eftirlit við hvat tú ger og tað haldi eg hvussur er prísurin fyri talgildingina tá ið okur eru komin út í tað samfelagið har tú ikki kann taka ímóti pengum meir so kann at siga hevur mann latið eitt øgiliga stórt persónligt frælsið frá sær og tá er man í den grad undirlagdur eitt eftirlit har fólk hava møguleika at hyggja eftir hvønn hvønn hjólkarpakka tú keypir og hvar og tá kann mann siga at tað tá er verið valdið hjá í hvørfalt teimum sum sita við transaktiónunm fullkomið so at eg haldi t okuskulu halda fast í at mann skal kunna brúka reiðan pening og
eisini hava álit á at fólk uppføra seg reiðiligt takk fyri ja takk
takk har var ein viðmerking bjørt samuelsen ger so væl ja takk fyri ja tað at brúka reiðan pening er sjálvandi ikki altso tað er ikki nakað forboð tað er ikkiverti nakað forboð fyri tað men eg eg eg kundi hugsað mær t spurt siristenberg altso trongdin at brúka reiðan pening kann tað hugsast at hon fer at vaksa aftur øh eg havi sjálvu upplivað bæði í berlin og í brosell fyri nøkrum heilt fáum árum síðani at mann var farin burtur altso takxasshaførarar og sovíðari vórðu farnir burtur frá at taka gjaldkort tí tað var blivið so dýrt netz ella hvør stóð fyri tænastuni tók eftir hondini so nógv ómøts gjøld at nú kravdu taksabilarnir aftuð kontantar pengar í stórum metrobolum í í í í verðini og so hugsar mesu at negativa rentuna sum eisini er komin í føroyum nú knappligstskulu fólk betala fyri hasunr pengar í bankunum kann tú hugsast at tey fara at flyta nokk so nógv yvir á kontantapengar tí mann vil ikki finna seg í at mann skal liggja og betala eina rúgvu til bankarnar fyri hava sínar pengar
har standandi á kontu
ja takk siristenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna og takk til bjørt samulsen ja eg veit gott at tað er loyvi aat tað er ikki ongantíð verið forboð fyri at taka ímóti reiðum peningi men tað er verið gjørt so besverligt eitt er tað at atkomandi til reiðan pening hevur veriðbsverlig men men so er tað tað omaná at tað eisini er bivið so dýrt at brúka faktisk sína egnu pengar og eg havi eisini lagt merki til at verið ferðast í berlin við at okur fáum árum ímillum at har eru tað fleiri sum slett ikki taka eitt koyrt men fleiri fleiri sum brúka reiðan pening so sum tað hendur eitt annað í londuni rundan um okkum og eg haldi fólk eru heldur ikki heilt ólvulig við ta støðuna sum peningastovnar eru komnir í við at teir taka so høtj øld so tað er eisini eitt rák kanska sum fær tann vegin at mann heldur
velíka við asiga hava pengar ar undir goddanum takk fyri ja takk so vórðu ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hetta málið orðaskiftið er enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina vit fara so víðari til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og fýra uppskot til løgtingslóg í broyting í løgtingslóg um fuglaveiðu við meira heimilda skjóta grágás treytir fyri at fáa loyvi til tess ásetingar um kanningar og vísindaligar teljingar og lógartøkniligar og málsligar rættingar og formaðurin skal biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkin bramdir sandoy fyri javnaðarflokkin bjarni hammer sambandsflokkin frimout rasmussen tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen
uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um fuglaveiðu øog tað er í samband við tað ati at landsstýrið metir at tað er at tað er neyðugt at fáa eina heimild til at skjóta grákas og aðrar broytingar øh tað er soleiðis at hetta sprettur nokk úr títrupulleika sum føroyski bøndur hava við gradgas og við at tær oyðileggja lendi og oyðileggja úrtøkuna sum øbøndurnir fáa av avgreiðu av av jørðini ø vissi mann hugsar um ella hyggur eitt lítið sindur eftir hvat ið hetta er fyri fuglur so er hetta grágás sum ætlanin er at loyva veiðu eftir og tær graggasturnar sum koma til føroyar tær eru partur av tí útnorðureuropeiska fuglameinginum tað vil eg siga tí tí stovninum sum livir í útnorðureuropa

øh tann stovnurin strekkir seg rímiliga langt hann strekkir seg líka úr finnmørkini í norðurnorra niður eftir norðrakøstini niður til danmarkar suður svøríki botninsku víkina týskland hálvland og eisini í belge og tað er hesin stovnur partur av hesum stovnum sum kemur millum annað til føroyar og til íslands vit eru øll von við at síggja tær stóru flokkarnar sum koma flúgvandi yvir okum um várið og um heysni

ø hesin bestandurin ella hetta fuglameingi sum sum gassnar eru av íútnorðureuropa varð fyri nøkrum árum síðan tað vil siga áðn áðrenn nítjan hundrað og fýrs varðbestandurin komin øgiliga langt niður soleiðis at mann í byrjanim á fýrsunum metti ati fuglameingi í hesum stovninum var umkring fýrs túsund fuglar í nítjan hundrað og fimmoghálvfems varð fuglameingi komið upp á tvey hundrað túsund fuglar í tvey túsund og átta varð fuglameingi komið upp á seks hundrað og tíggju túsund fuglar og nú í tvey túsund og fjúrtan fyri seks árum síðan eru vit komin upp móti milliónini av gasso tað er ein rímilig eksplusivur vøkstur vit hava sæð tey seinastu árini vit hava ein vøkstur upp á seks komma átta prosent í ífuglamanginum frá nítjan hundrað og fýrs til tvey túsund og átta í frá nítja hundað ogfimmoghálvfems til tvey túsund og fimtan øfimm faldaðist talið av gás í norra sum hevur givið norðmonnum og norskum bondrum stórar trupulleikar við at verja sína avgreiðu í orknioyggjunum vóru í tvey túsund og níggju tald tíggju túsund pør av gás av grákasi í tvey túsund og nítjan altso tíggju ár seinni vórðu varð talið fýraogtrýss túsund pør

skaðar á avgreiðina sum hjá hjá landbúnaðinum í landinum hevur mann loft í orkni á oyggjunum at skjóta graðgaas meginpartin av

í danmark vóru í tey túsund og sekstan skotnar fýraogtrýss túsund og fýra hundrað gas øh og har hevur mann eina jaktsesong sum er frá øfyrsta í áttunda ella fyrsta august til fyrsta februar so ati hesin hesin bestandurin illa hetta fuglameingi av hesum slagnum av gas er øgiliga stórur og tað er ein partur av tí sum vit síggja her eisini tað er mann er øgiliga bekemraður niðri á meginlandinum um hetta her við at hon oyðileggur so nógv av landbúnaðarlendi og eisini tað at mann er bekimraður um at bestandurin blívur so stórur ati tað sum vit hava onkuntíð hoyrt um hjá hjá flogvinnuni við bordstreik at tað verður at tað er í rímiliga stórum vøkstri hetta her við at fuglar koma í motorarnar gradgarisarnar koma í motorarnar eftir ein stórur fuglur sum kann geras óbótaligan skaða visti tað kemur í motorarnar og einum einum flogfariøh

ætlanin er so at loyva veiðu eftir hesum eftir hesum slagnum av av grágas ella av hesum slagnum á gas fram til ja tað vórðu eitt fimm ára skeið meinju øh og ymiskir hoyrispartar hava so sent síni síni ummæli til hesar broytingarnar sum eru skotnar upp har millum annað øbóndafelagið vísir á at teir taka undir við hesum men tær vildu gjarna havt tað linkaðar treytir eisini soleiðis at ikki bara ikki bara bøndur og jarðareiðar kunnu sleppa at veiða men eisini vanligt fólk ella tey tey sum ikki sum ikki eiga ikki eiga lendi og har má eg líka sum spyrja altso tá tá ið vit nú vita at hesin bestandurin er so stórur sum hann er altso í í tí stóra høpinum í tvey túsund og fjúrtan eina millión fuglar hví so gera mun á á á veiðu eftir til dømis gás og og ravnini til dømis í í ífuglavagarlógini er loyva at skjóta ravn alt árið runt í føroyum hví skulu vit ikki hava tað í íí føroyum tað er ja allarhelst er munurin er tei munur á smakkinum at gásinum smakkar betri enn ravnurin gangi g bar út frá og tí er kanska tí er kanskavanda fyri at gás verður meiri skotið enn inn ravnur men tá ið vit koma til til at kanna ella til at telja hvussu nógvar gas eru so muguvit bara vísa á at tað er heldur ikki talt upp hvussu nógvir ravnar eg eru í altjóða so eg eg veit ikki oriliga hvørji argumentini fyri at mann ikki loyvir eini fríari veiðu enn enn hetta er hvat er tað sum ger at vit ikki vilja tað skal verða frítt eittur skjóta gás tá mann til dømis kann skjótaravn og kráku óavmarkað øvit í fólkaflokkinum vit taka sjálvandi undir við at broytalógina sum landsstýrismaðurin skjýtur upp og vit fara at geva hesum málinum eina eina góða viðgerð í í vinnunevndini uttan iva verða fleiri hoyringspartar innkallaðir til til hoyringar so vónandi koma koma tær tær innkallingarnar at kasta betri ljós á ella

nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja tá ið lógin upprunaliga kom í eg veit ik um tað er í fjúrtan okkurt sovorðigt um adi sum loyvdi tí at skjóta grágáva sum annars hevði verið frið intil tá tá var nevndin øgiliga greið ein ein øgiliga stórur partur av nevndini segði ati mann skuldi mann gjørdi tað jú royndarsum ein royndarskipan í gjár har mann skuldi dokumentera stovnina støddina á stovninum tað arbeiðið er bara yvirhøvur ikki gjørt eg ætlaðiat spyrja ban sandoynni nú vísir hantil at tala upp á stovnurin er eina millión hvat er tað fyri stovnur tí tað er so tað eru so nógv sløg av gas er tað tann bara tann vanliga grágásin og og hvat bsigur teimum stovnurin í føroyum tí tann stovnurin í føroyum værði útdeyður fyri vissu vit fara nóg langt aftur í tíðina og tað var ein orsøk til at tað bleiv friðað men heldur brandur sandar ikki grundleikiadi eg haldi eisin atmann skal kunna skjóta grágast men skal mann ikki eisini vita nøkulunda hvør støðan á stovninum er
í føroyum takk fyri
ja takk brandursandoy ger sovælja takk fyri frú forkvinna ø tað sum eg vísti til tey tølini sum er vísti til tað er av tí slagnum av gas sum eitur anser anser og tað er tað er tann gásin sum sum vit her tosa um har er bestandurin í tvey túsund og fjúrtan áleið ein millión í norðureuropa sambært teimum tølunum sum eg havi leitað mær fram so tað tað haldi eg eri ikki nakar ivi um tað hetta er ein stovnur sum hevur tað gott øgiliga gott sum er í eksplusivum vøkstri og sum ger skaða á bæði avkrøði og og og er til ampa fyri flogvin eg skilji væl at mann heldur at hesar gassirnar eru vakrar tí tær eru eisini vakrar og men men altso amparnir av teimum eru eisini til staðar og tað er eingi sum sigur at vit skulu útrudda gás við hesum vit skulu halda stovninum niðri soleiðis at hann ikki ger forstóran skaða
á á avgreið og annað takk fyri
ja takk jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja nú eru brandur í veiðimenn kanska kum dámar at veiða fugl eisini men eg hugsi at hann sigur at grákosnar liva útnorre tað liva í norðopu í yvasían eisini og tá hann sigur tað eftir ein millión talið er ein millión so so kann tað vera eitt idur ivasamt mann veit ikki ordliga hvat er í føroyum tí hvi ongar fuglaterjingar í føroyum yvirhøvur so skilagott hevði verið eisini at fingið tala á hvat hvat støðast í føroyum tí at eg veit ím vágum vóru tær oyggjar og tíndar í átjanhundraðgtretivu tá var ongar eftir so ati eg vil helst ikki at vit síggja tað einaferð afturat so egkundi hugsað mær at mann eisini fór at telja og hevði skil á hvat talið varáman
tan eisini loyvir at skjóta takk fyri
ja takk brandur sandoy ger so væl ja takk fyri fólkvinna ja tað er jú nemliga tað sum er eisini íðilsumma lógaruppskotinum hetta er at mann skal til at telja vita hvussu stórur hesin bestandurin er men altso hesar her gæsnar tær koma tær hava ikki altíð verið í føroyum tað hava verið avoyddar onkuntíð tað er sum jóann hesa jóansæn sigur men tað ta komnar aftur altso tað er tað er flúgvandi ímillum føroyar og meginlandi so at tí kunnu tær altso koma aftur sjálvt um ein skjýtur nokk so nógv av bestandinum so kunnu tær koma aftur fyri tíðum tær eru ikki avoyggjar í í
í heimshøpi takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni hammer
takk fyri frú forkvina sum sagt so viðgekur eina heimild fri landsstýrismanninum um at skjóta grákes og at gera einar kanningar og teljingar av grákes í føroyum heimildin til at skjóta grákhst í føroyum hon fór ír gildi longur líka afturi í einogtretinda mai í tvey túsund og tjúgu tí hevur tað ja í næstunasta ár verður manglað hjá ávusum serlja bøndun í føroyum at hava loyvi til at skjóta grákes sum ger seg inn á lendið hjáávísum bóndum í tað er serliga tað er eingin ivi um at í hesun her uppskotinum her tað er tað er serliga fyri bøndurnir um um várið tá ið gróðurin byrjar og um heystið tá ið mann kann siga eftirgróðurin er illa hjá teimum sum sláa tvær ferðirnar um árið har eplirnar o røturnar er við at koma fyri seg at gráka hesim ger serliga stóran skaða og tað gerisgrákhesin nógvastaðni hon ger stóran skaða so kann mann siga hvussu stórur er skaðin hvussu stórur er tann fíggjarligi missurin hjá hesum ávísum vøndrunum serliga sum tað verður varpað ljós á tað er ilt at siga og tað verður eisini sett spurnartekin við tað men tað er ikki o nevnt at seta spurnartekin við um tey hava nakan fíggjarliga miss tað sum eg síggi tey sum seta spurnartekin við tað tað tey sum eittannastað ikki hava nakað við landbúnanin at gera sum so men tey gita sseg til er tað ein stórur fíggjarligur missur í mínari verður tað eingin ivil um at grákestan hon ger hon er ein trupulleiki summastaðni tað er hon tí sjálvandi eiga bøndurnir ella teir sum søkja biðja um loyvi at fáa loyvi at skjóta gás eftir tí føri muni sum hetta her lógaruppskotið leggur upp til adbrandur sandá var inni á eisini ati

branduershandur hann var inni á at hvussu nógv stovnurin hevur ment seg nógvastær rundan um okkum tað vísir seg at hann veksur øgiliga nógv nógvastaðni rundan um okkum og at hvussu stórur hesin stovnurin í føroyum sjálvandi gákeser ein flytigás sum flytur seg ímillum londini men hon eru eisini ein partur av árunn hon er í føroyum hvussu nógv er tað tað er faktiskt gott at mann fær sett hol á tar tær teljingarnirnir sum hava verið væntandi nú í fleiri ár eg haldi líka aftr trettan at penurin varð settur av trý hundrað túsund og sum eg skilji eta einki gjørt við tað enn men tað er nakað sum landsstýrismaðurin síggi eg ætlaði at seta gongd á og tá má tá kann mann taðhann tað stendur her at eg sett trý hundrað túsund av til ta endamálið men um tað er trý hundrað túsund fyri hvørt ár ella trý hundrað túsund í síni heild taðhe su dag eg vildi meint at tað nokk skal vera trýhundrað túsund um árið vistihann skal gera bara ordiliga mun eftir tí sum okur hava hoyrt frá teimum sum skulu telja

tað sum er við hesum her uppskotinum tað er tað at tað er øgiliga ymiskt hvussu hvussu hoyringskarðirir hava verið tað er eingin ivi um at bóndafelagið leggur upp til atmann eigur at skjóta gráka hesta alt árið og teir nevna eisini attað er eitt ymisk støð av grákhesum tær vildu heldur havt hetta heti villgás so at tað kom dekkaði kanska meira breitt enn akkurát grákhesum tí tú skal vera eitlanastað ein rímiliga góður serfrøðingur p á avstandi akkur at vita hvat slagtið eru øru skjýtur tað verðu eisini lagt upp til tað haldi g í lagi at fyri at skjóta so skalt tú hava mutur førleikar at brúka vápn tað er eingin ivið um tað tað haldi eg at tú skal tú skal øll m førum vera rímiliga royndir at ati handfara eitt vápn áðrenn tú fer út at skjóta grákes ella skjóta nakað annað fyri tansara skyld og ein nakur sm føroya fuglafrøði felag at teir eru í mótstandara av hasum her men teir nevnast so eitt at tað eigur at vera eitt mark fyri hvussu nógk mann skjótur tað er sum so haldi eg eisini í lagi eisini um tað var veiða hvat er men hvat skal markið vera har vildi oteljingarnar nokk koma upp á sen rætt hvussu høgt skal markið vera sum tú fær loyvi at skjóta og politiið leggur so at tú skal verða útbúgvin til at skjótað og hava og hava hava eitt bevís upp á teg sum sigur tað at tú dugir at hann fór at vápn og tú dugir at skjóta men men mist okur hugsa um viðvíkjandi veiðu í føroyum eitlanastað er føroyar eitt land við einari ríkari veiðu mentan oftan hevur kanska verið ísarík at mann kanska hevur týnt meira enn mann hevur gjørt gott her men tað er tað iið so hyggi eftir viðvíkjandi veiðu í føroyum fugl og hatta skal vera har er tað eitt sindur serligt haldi eg at vistu ikki positivt nevnt at tú hevur loyvi at veiða eittl annað so loyvi mann skuldi næstan trúð at tað var øllum førum mann kundi næstan skal umvent t okund hava eina ríka náttúru hvat kunnu okur loyva okkum at taka úr náttúruni tí okur munnu eisini ansa eftir at ikki forbjóða allari veiðu eittannastað fyri at forbjóða tí mann kann ikki forbjóða allari veiður føroyum bara tí mann kann keypa eina gás uppi í bónhos ella ein agás uppi ífk tað ber ikki til mann má eisini minnast til at tað er ein veiðamentan og tað skal heldur ikki taka yvir soleiðis at tað eru fuglasløgini og han annað skuldu vera sum tekur yvir og ikki fólk sum kvulja bestemma her í føroyum hit kann eisini nevna tað bara í danmark hevur tað ligið tey síðstu nógvu árini hava danskari skotið á leið hálvtrýss túsund ges um ári hvørt ár uttan tað havur gingið til stovni tað er eingin og sjálvandi skal mann hava burðardygdina inn við tað munnu okur hava eisini um mann eigur eittanasta eisini at hugsa seg um ber tað til burðardygt so skuldi tað eisini borið til at veruliga loyvt at veiða grákes visti tð kann gera burðardygt kanska at seta mark tað til burðardygt so haldi eg eingin ivi um tað altso hon sakki okkum seg sjálvan at tað skuldi verið loyvt at veitt grákes ella villgás uttan visti man kundi gera tað uttan at mann tímdi grákæsina ella vildgásina í føroyum

ein segði nemliga at tað stendur eisini í her gákæstirnar blíva teð blíva spakar so tað ikki altíð tað riggar at skjóta upp á loft tað riggar ofta ikki í fuglaskramsinum ein maður fortaldi nemliga um hann var so troyttur á grákøs hann kundi skjóta tað hann kundi skjóta tað faktiskt alla viku ykki av yrka dagarnar og leygardag og tæð vóru øgiliga styggar teir dagar ir hnn kundi skjóta eftir teimum ser rýmdi tær komu aftur men sunnudag tá var líkamikið tá ið hann slovað at skjóta tá gingi hitær á bønum akkurát sum einki var tí tað næstan visti av at tað ikki bleiv skotið eftir teimunum og tað er aktasum ein verulig stuttlig søga at tað vístir seg at tað ru klókari enn enn nógvari av av øðrum men sum sagt samanumtikið so r tað eingin ivi um at hetta her lógaruppskotið er tildrongt hjá hjá nøkrum sum royna at menna og royna virka í einar tungari vinnu í føroyum sum eitur bóndayrki sum taer og landbúnaðin í føroyum tað pjøvist ikki ella gg høvurst ikki at gera tað verri so eg haldi tað er rætt at tey fáa teir at fáa tahetta her at fáa tað loyvi at øll farin at halda tann burtin tann partin av forðingina at minna sín landbúnaðar burtur vist tað ber til annars vóni eg og eg hopi at landsstýrismaðurin fer í gongd við at syrgja fyri at fuglarteljingarnar fara í gongd sum skjótast ordiliga heilt skjótt so mann kann síggja hvat ber til at taka burtur úr hesum stovnunum í sjálvt um nógv nógv tann størsti parturin av gks ella villygas føroyum hann er ferðandi er her eitt stutt tíðarskeið ella longri tíðarskeim árið fer so víðari hvussu nógv bølar í føroyum alt árið tað vita okur ikki enn men tað er nakað sum landsstýrismaðin má syrgja fáa syrgt fyri tí tað vísir seg at tað er ikki syrkt fyri tí øll hini árini sum eru farin frammanundan og sum eg skilji so eru førleikarnir eri til tað so tað er hjá landsstýrismannir at fáa gongd á fuglarteljingarnar so okur kunna finna út av um hvat ot kuna taka úr stovninum burðardygt soleiðis at kanska vónandi kann mann hava eina vanliga veiða í føroyum við einum marki tað haldi eg hevði verið gott fyri tir føroysk

ja takk her vóru viðmerkingar brandur sandur ger sovæl ja takk fyri frú forkvina tað ein partur av hesum uppskotunum er at mann yvir fyri politinum skal prógva at mann kennir g ásina hhvussu man tað skula handhevast tað eru tvær glas í føroyum øhog tað er branngás og tað er grágás vistu man ikki keni muna á teimum so haldi eg mann hevur ongar trupulleikar av teimum so og so er soer tað hin spurningurin havstovan er hoyringspartur hhví man hanshavstovan vera hoyringspartin tað sum teið serliga leggja seg eftir tað er hetta her at seta spurnatekin við hvat ið bøndur missa altso havstovan mær vitandi er til fyri at kanna ingolatjónum og seta makrel kanningaríverk og hvat má tað hava
e er gæs at gera ja takk
bjarni hammerger so væl tú frá fólkvenna ja tað er mann tað uttan at vita tað heilt mann kanska onkur sum hevur latið hoyraðum skrivna sum tú feldu arbeiðarhavstøðini hava øgiliga so eina áhuga í fugloy tað er tað liggur mær nærmast til kroppin at halda tað og eg haldi ikki eg fari heilt skeivur við tí men mann skal ikki fara og siga og seta spurnartekin við hvat missir missa bóndurnar í føroyum av tí at tað er eitt tungt tungt yrki at vera í at vera bóndi í føroyum í dag so tað haldi eg ikki er rætt at mann setir spurnartekin við hvat tey missa tað haldi eg ikki men tað er eingin ivi um tað tað er onkur sum er góður sjón við fugl og tað skal mann eisini hava loyvi til at finna avstað til at lata fuglum eisini at fáa frið við sum hann ynskir tað
takk fyri frú fólkmanna
ja takk jóhannes joensen eina viðmerking gersovæl takk fyri frú forkvinna ja tað er altíð tað sum manglar í føroyum tað er tøl og tað eru hagtøl er stendur í tvey túsund og átjan tvey túsund g nítjan tvey tsund og átjan vórðu seksotrú gas gotnar tvey túsun o nítjan og níggjuogtretivu gas og tað vita vit øll her at tað passar ikki so fróðboðanarskyldaat hon virkar sletkki í føroyum so eg veit ikki hvør skal ha fáa talið at vita visti mann ikki hevur eina fráboðanarskyldu sum sum virkar so hvat verður skotið tíð er man ikki ánilsi fyri í dag eg hugsi at huglurin til fugl má vera meir positivur enn negativu so tað at fuglur og náttúra eru nakað negativ tað eigur ikki at at lýsa sum tað er nakað positivt at men so kann halda einum berstanda niðri tað er fínast í ordan men at týna og oyða tað dámar slett ikki atmann brúkar tey orðini so eg hugsi eg tað at visti mann tekur tast nakað positivt tí hvat gera ferðafólk ekum og hyggja eftir fuglameingi eisini í føroyum
og náttúruni takk fyri
ja takk frú forkvina eg haldi altso tað er tað er sjálvana positivt grákes altso in er stað er án gás sum sikkuld smakkar gott men eg haldi ikki eg verður so nevnt nakað serligt um nakar sagt týning man e snakka um veiða at veiða okur kunnu heltur ikki koma niðurundir av grákes og fugli rundan um okum til útlendsk ferðafólk ganga hyggja eftir meðan føroyingar eittananstað ikki fáa gangin fyri teimum í føroyum sjálvandi skal tað vera millumveður har sum mann kann kanska loyva einar veiðu og man kann veiga burðardygt tað er tað allar viktigasta tað viktigasta er at føroyingar í føroyum hava tað gott við tí sum okur gera ikki hvat onrar útlendingar halda útlendingar hava fingið nokk í føroyum og tað haldi eg ikki at teir skula komu til føroyar og síggja taka bíligt áv grákesum tí at okur halda teg so stuttligt fyri útlendingar at síggja grákest í føroyum tað er nú ikki stað ihaldið men burðardygt tað er tað viktigasta og tað fer landstýrismanin at syrgja fyrr n nú áðrenn ólavsøku sigur hann takk fyri frú forkvinna
næstur at fáa orðið tað er frymund rasmus
ger sovælja takk fyri frú forkvina ja so er hetta her løgtinslóg um um fuglaveiði og sum onkur hevur sagt so er hetta um anser ansher sum eg nokk navni á hesi her skrákasini og endamálið er at verja landbúnaðin t kann mann siga er tann stutta at langa av hesum her tað er at gera tað soleiðisnar at mann kann mann kann hjálpa til soleiðisnar át grágarstini ikki ger seg inn á gravsvøkstri og avgreiður og tað stendur at eg havi lisið et her ígjøgnum so er hetta øgiliga avmarkað hvat mann kann nær mann kann skjóta mann man ikki loyv at skjóta meðan meðan meðan gásin flýgur sum eg síggi monn skal sita veltog lendi so og herer verður eisini víst at búnaðarstovan er víst á at tað er gjørdar kanningar ella tig eg lati inn frá tvy hnsog fjúrtan til nítjan og tað sæst at tað er øgiliga ymiskt ár frá ár hvat er er skotið og ella ella er tað ivasamt um tað er rætt givi upp tit kustu siga frá sjeyogfjøruti til tvey hunsog fjúrtan til tvy hundað og seksogtrýss er o fimtan og so tvey hunrað g seytjan í g sekstan og fýraogtjúgu í seytjan og seksogtretivu átjan og níggjuogtretivu nítjan sohetta er kanska ikki ordiliga røtt tøl tí er tað kanska gott at fara og vit fara í holt við at ísar fuglateljingarnar sum hava verið tosað um núog hetta er so mann sigur búnaðarstovan tekur undir við at mann skal fara at geva loyvi til at skjóta rágas og tað er sjálvandi tí at tey skilja tann tann ampa sum grákastrnar hava hava hava meðan umhvørvisstovan tekur ikki undir við tí tí at teir meta um at mann ikki hevur nóg neyv tøl yvir yvir stovnin og nú sá eg dag í viku fríggjakvøldið har ið har íð ein var og o tosaði um at hví mann ikki kundi skjóta grákaaso tað er jú sum eg skilti á honum so er so kann mann skjóta tað bæði íslandi og og og niðri a postlandinum her í bretlandi og og meðan vit her í føroyum skulu verja tað tað virkar eitt sindurløgið at vit at her í føroyum eg fuglurin vr skal vera vardir meðan mann loyva at skjóta aðrastaðir kanska mann fingið skipað tað soleiðisnar at teir sum hava hug av voiða hava møguleikar til tað undir skipaðum viðurskiftum hetta uppskotið er er eitteit egentliga eitt for leingi meir ella minni av tí uppskotunum sum var te lógini sum var og og hetta fer so í vinnunevndina og vinnunevndin fer at taka sjóvani teir partarnir inn sum skuldu hoyrast í hesun her og tað fer at fáa eina posa av viðgerð í vinnunevndini
eg haldi ikki eg havi mugu siga um at tað er málið ja takk
viðmer d ger seg væl ja fór ohr vínna htað at fáa loyvi at veiða eitt sindur av era líka mikið hvat tað er alt sum flýgur øh tað er ein spurningur um um um okur nú siga at tað skal vera loyvi at kjóa m sigur tað tað var eg so ikki útt sum fara at skjóta sjóvandið ella mann bíðar eitt veildskeiliga tvey er afturí vilst okuu siga trý væl skeið afturat sum er samansetingin inni her soleiðis nr at tá var ikki talingur um at nakar vil hoyra um tul tað hevði verið tað fyri síggi eg mær at at tað tað verja enn skandala tá so visti mann til dømis segðir nú at altso undirskipaði við tey sum hava loyvi at skjóta byrsuloyvi nú skal mann hava loyvi visti tey hava loyvi at skjóta gs fim bragdist eila tíggju ella hvat er sigava pyibøndurnir hava ein trupulleika men tey vanligu fólkini av loyvi at skjóta fimm fuglar tað sama sigur við um lomjan at tey hava loyvi at skjóta hálvtrýss lomjan eingin hevur brúk fyri meiri
ja
jtakk ymóti rasmussen gersovælja ja eg haldi tað atað er tað er skilagott at at mann loyvir eg haldi mann skal mann skal viðurkenna hvar mann kemur frá at mann kann brúka að náttúrunáttúrutilfeingi sum einaferð eg givi okkum men tað skal brúkast við skili við umhugsni og tí er tað sjálvandi skilagott at hava vistimann hevur tøl har smann kann grunda sínar sínar avgerðir á at mann loyvir eitt nú til at skjóta grágaast undir skipanog viðurskiftum so er tað øgiliga gott og eisini tá ið tað kemur til til at skjóta annan fugl sum er tí at vit hava eina eina veiðumentan í føroyum sum eg haldi er øgiliga er øgiliga hevur stóra virðing er virðismikil fyri eisini fyri tað mentanina sum vit hava her í føroyum at at tað endar við tí at vit eru nøkur fólk sum ikki kenna nakað til hvar ið vit fáa okkara mat vit halda tað t vit kunnu bara fara í frystiboksina íuppi í bónus ella hvar tað so er har ið hartað maturin kemur frá men staði fyri at vita tað at vit fáa mat at tað er at tað er fuglur og og fiskur og og seyðir og annað sum mann
tað er drepur fyri at fáa fatur í takk fyri ja takk næsta røða er bjartsá
takk fyri frú forkvinna so viðgera vit aftur hetta við at skjóta rá gas og eg haldi hetta er eg veit ikki kanska fjórði ferð ella okkurt fórð síðani tvey túsund og trettan gásin var jú friðað og eg kanska kanska byrja við at siga eitt sindur frá hví hon var tað tí tað stendur ógvuliga greitt í viðgerðunum sum vóru tá vit høvdu eisini hetta í hesi málini í vinnunevndini tað var soleiðis at grágásin var nær um útdeyga í føroyum og tað er ikki so langt síðani tað er faktisk byrjanin av vissu vit fara byrjan av fýrsunum tá metir mann at tað eru bara nøkur heilt heilt fá pør í føroyum tvey til tíggju pør reiðrast í føroyum í um um áum níggjan hundrað og fýrs og sum mevnini stovnurin spakuliga í tvey túsund og fimm tá metir mann so at tað er faktiskt komið uppá tá tá ger mann eina fuglateljing og mann metir at tað er eini trettan hundrað gas meni eingin kennir ordiliga á støðuna á stovnum og heldur ikki í dag bara fyri at byrja har altso at at hetta er ikki nakað mann ger bara fyr stuttleikar a mann frigar fyri at taka útgávusstøðið hjá tjóðveldi so halda vit at burðardygg veiða skal sjálvandi verða loyvd í føroyum tað er føroyar tað er ikki bara tí sibundir hjá okkum at veiða men tí at vit ganga sum heild inn fyri burðardyggar veiðu bæði á sjógvi og landi mann eigur at kunna liva av tí tilfeingi sum er og grágás er skuldi heilsa o siga góður matur so tí haldi eisini er umráðandi at tey sum veiga ella skjóta grákaða sæat tey eisini syrgja fyri at onkur kann fáa tað til matna tí tað ereingin orsøk at tveita slíkan góðan mat burtur men tá ið vit veiga so eiga vit sjálvandi at gera tað undir skipaðum viðurskiftum og burðardygt og tað sum eg haldi er eitt sindur harmiligt ið tað var faktiskt ein øgiliga góð semja sum bleiv gjørd eg haldi eg kann siga primmerkt millum sambandsflokkin sum sat í samgongu tá formanniní vinnunevndini og okkum í tjóðveldi um athetta kravið um landsstýrismaðurin var komin við einum uppskoti um at mann skuldi kunna skjóta hvat sum helst og bara mann átti eitt lítið frímerki á jørð so skuldi mann kunna skjóta alla gæs so nógvar mann hevði hug og vit fóru inn a rættiliga seriøst arbeiði at royna at fáa hetta broytt vit sótu andstøðu tá so vit høvdu ikki so stóra møguleikar fyri at fáa tað at broytt uttan at fáa samgonguna við upp á tað og formaðurin í sambandsflokkinum sum tá var alprit olsen eg haldi at hann tók eitt ógvuliga seriøst tak fyri at gera eina lóggávu sum eg haldi var

so bæði samgongu andstaðu løgdu fram broytingaruppskot sum sum førdu til ta lógina sum er í dag men í tílág at tær gassnar sum altso fyri tað fyrsta mann skuldi havt loyvi til at skjóta og tá ið mann so fekk loyvi til at skjóta so skuldi mann dokumentera at mann skuldi fortelja fyri búnaðarstovnum hvussu nógv mann hevði veitt og tí fari eg eisini at spyrja landsstýrismannin beinleiðis um hesi her tølini sum eru uppgivin í uppskotinum sum frimun rasmussen tók tey fram í áðni eisini altso er skilligt at hendan her fuglateljingin sum landssýrisskiftandi landsstýrisfólk hava logað framt hon er ikki blivin framd og nú lovar hesin landsstýrismaðurin at gera tað so eg kunnu kanska byrja við at spurt hann um um um hann kann siga nakað um nær hann fer atinær hann ætlar sær at at seta hesa teljingina í gongd um mann væntar at at at tað verður reelt hesi ferð og so standa estir tølini her at í tvey túsund og fjúrtan til nítjan í fjúrtan verða tvey hundrað og seksogtrýss gassgotnar nei í fimtan og tvey hundrað og seytjan gas í tvey tús og sekstanhasu tað liggur um at har er tvey hundrað og tjúgu tvey hundrað og hálvtrýss gas árliga men so detti tað heilt niður til fýraogtjúgu gas altso bara ein tíggjunda partur og tað verður so verandi har niðri millum tjúgu og tfjøruti gas tey næstu árini og eg havi tveir spurningar í tí sambandi annar spurningurin er er hetta tí at avbjóðingin við grágás er nógv minni enn mann metti tá um mann tí bara skjýtur ein brøkpartur av tí sum mann seyði tey fyrstu árini hendan lógin kom ella er avbjóðingin tann at hendan her skrásetingin á búnaðarstovuni slettiki riggaði búnaðarstovan sigur gott nokk at tað er ikki heilt sikkurt tølini er heilt eftirfarandi men tey máttu vera ínøkulunda eftirfarandi merkir tað at henda skrásetingin í veruleikanum ikki virkað tí eg vil siga um um tað veruliga er soleiðis at tað bara vera skotnar millum seksogtjúgu og níggjuogtretivu gass árliga so kann henda grágásan ikki vera so stórur trupulleiki sum summi vilja gera tað til bóndafelagið mæli beinleiðis til at mann kann skjóta alt árið eisini tá ið gása liggur á eggum og hevur ungar tað er ikki loyvt í galdandi lóg og so skrivar landsstýrismaðurin at hann hevur tikið til eftirtektar at mann skal kunna veiða grágásina meðan hon hevur ungar so fari g at spyrja landsstýrismannin um hann kann greiða frá hví mann metir tað vera burðardygt og í lagi at veiða fugl sum hevur unga tað kann gott ver hann hevur eina góða grundgeving fyri tí men vist hann kundi sagt eitt sindur um tað men heilt útgávsstøði hjá okkum er at tað skal verða loyvt at veiða og tað skal eisini verða loyvt vit halda at mann skal varðveita hetta heri so leingi mann ikki kennir grágása stovnur nóg væl í føroyum so eigur mann ikki at lata upp fyri at onnur kunnu veiða man eigur at lata bøndurnar sum hava ampa av grágásini kunna veiða ta grágásuna sum sum ger fortreð sum kann kosta landbúnaðin øgiliga nógvar pengar tí ati ein gásaflokkur kann altso oyðileggja altso øgiliga øgiliga stóra stór økir av nýsóddum grasi ella av nýsæddum eplum og so frameftir tað er tað er virkliga stórur skaði gásin kann gera á á grøðina og tað mugu vit eisini taka í álvara men eg haldi ikki at vit kunnu handla í blindum eg haldi at vit mugu vita hvør stovnurin hvussu stovnur stovnurin er og um hann kann veiðast á burðardyggum grundarlagi og eg haldi at tað má vera okkara útgansstøði vit hava havt hetta kjakið um onnur fuglasløg um onnur djórasløg eisini og og tað haldi vit mugu halda fast í men tað virkar sum tað er øgiliga øgiliga trupult at fáa hetta upp at standa fyri stuttum fingu vit í vinnunevndini semju um eitt uppskot hjá javnaðarflokkinum hjá johannes joensen og ingilin diteresen strøm um atseta í verk skipaðar fuglateljingar og kanska landsstýrismaðurin sær samanhangin millum hetta við at grágásan er ein øgiliga natúrligur partur av tí at eitt heilt løgting hevur verið heitt á á landsstýrið um at fáa sett í gongd skipaðar fuglateljingar eg haldi tað liggur beint til høgra beinja hetta við grágásuni sum tað hevur arbeitt við síðan tvey túsund og trettan at fáa skráseting av hesum stovnum at tað má man fáa gjørt ordiligt tað sær ikki út til at kosta særa nógvar pengar trý hundrað túsund yvir fimm ár haldi eg tað stóð tað eru einar trýss túsund krónur um árið tað er ikki tær stóru upphæddirnar vit og tá ið løgtingið fyr nýliga hevur staðið saman um hetta at fáa skipaðar fuglateljingar settar í verk so haldi eg mann skal gera tað ímun til grágásini landsstýrismaðurin vísir eisini á at tað er heldur ikki bara bara hjá okkum at at gera hesi tingini tí at føroyar eru eisini fevndar á altjóða sáttmálum í hesum førunum er grágásin fevnd á bormmssáttmálanum um um ferðandi fuglastovnar

hann er eisini fevndur av tí sum eitur á eva avtaluni og sáttmálanum um lívfrøðiligt margfeldi sum føroyar eisini hava tikið undir við men tað at mann loyvir skipaða veiðu av einum stovni í samband við at stovnurin ger seg inn á landbúnaðin tað nýtist ikki at vera nøkur konfliktir millum tað mann kann gott liva upp til hesa her sáttmálan vit hava bundið okkum til kortini men tað krevur at mann ger tað skipað og so frú forkvinna til at ð dann her óttan fyri at nú fara føroyingar og les parantes parantes havnarfólk ikki at skilja tað atat vit liva av veiði og a mann fer ikki at eta ein skotnan fugla mann fer at bara at keypa slíkt sum er í kvøldikki eg havi ikki handan óttan fyri tað føroyska ungdómin eg haldi tað stóra og sterka fantastiska við at vaksa upp í føroyum tað er at seyðurin gangur altso seyðurin gangur faktiskt eisini næstan altso næstan millum húsini í havn tað er nógvar træir í havnini og kring havnina nógv tann størsti parturin av tí vinnuliga landbúnaðinum í føroyum í dag altso m framleiðslan erfaktiskt í høvuðsstaðarøkinum í høvuðsstaðar kommununi vit skulu bara fara út um dyrnar so eru vit ímillum fugl og og frítt lendi og áir og vøtn oso frameftir so tað tað krevur bara tað allarallarminsta av foreldrunum og lærarum ogog samfelagnum at uppala børn og ung til at hava natúrlig forhold til tað at veiða og eg haldi ati eg havi hvursur roynt at lært míni børn og vóni eisini at tey læra síni børn ati liva av náttúruni men eisini við náttúruni at byggja upp á eina adyggatankagongd har mann troytir ta mattilfeingið sum er men at mann ger tað burðardyggum grundarlagi soleiðis at mann eisini kann lata náttúruna víðari til komandi ættarlið uttan at hava bara eyðrænt til sín sjálvs og tey sum eru nú men uttan at blíva forhá fløgd so vil eg gjarna bara undirstrika at tjóðveldið tekur undir við at mann veiðar fugl vit taka eisini undir við atbøndur hava loyvi atskjóta grákast sum ger ónáðir á velt á lendi men vit halda teg sera umráðandi at mann ger hetta undir skipaðum viðurskiftum og skrásetir hvussu nógv verður veitt og mann tryggja sær at vit innan fyri stutta tíð kenna støðuna á grágásastovnum og harvið kunnu taka støðu til um mann kann víðka veiðuna og møguleikarnar ella um mann eigur at
at stramma upp takk fyri ja takk har var ein viðmerking jóhann
nes joensen ger so væl orkvin ja eg trúgvi tað er tað mán ver eina feilur at mann skal skjóta graggast tá tað bøla eggunum tað tað kann g ikki vera rætt men eg hugsi tá ið ann skal eyðmerkja hvat mann hevur veitt so hevur mann eisin sumeta harrapont um fu vit sum hava skotið harru vit vit hava brúkt tað at rigistrera hvat er vit hava skotið tað r eyfin magnussen hevur nokk skipað lila einsamallur á hesum eindingum men men eg hugsi at hatta er tað er kanska ein ein leistur at sum landsmaðurin kundi kundi brúkt í mun til eyðmerkja veiðu í føroyum so pá eilanan máta fær eyðmerkt alla veiðu ina fyri bæði fuglasløg og onnur djór
ogtað er væ at hon skuldi í øllum førum
ja takk bjørt samelsen ger sovæl ja takk fyri ja altso eg eg haldi tað er umráðandi at mann fær skrásett tað sum hann veigur fyri at kunna fylgja við í í og brúka hasin partin av stólsmetingunum eisini og til hetta við at veiða fugla á altso tað er ikki soleis at landsstýrismaðurin letur upp fyri at mann kann veiða gás nm liggur á sum reiðrast ttað tað er eitt ynski frá bóndafelagnum men men tað er ikki ella tey mala til mann kan skjóta alt árið meni men tað verður iki tikin tat eftirtekna men so stendur viðmerkingin um at gás kunnu skjótast meðan hon hevur ungare kortini tikið til eftirtektar tað siga lanstýrismaðurin gera onkra broyting har í mun til verandi lóg og hvat merkir so tað at hon hevur ungar altso er tað altso ja tað er nemliga tað men landsstýrismaðurn fær orðið um eina løtu so taðk hanan greiða frá tí at eg eg havi sett spurnartekin her við hvat hvat hann meina við so men vit skulu nokk í vinnunevndini geva hesum málinum eina góða viðgerð og vit fara sjálvandi at taka allar viðkomandi partar inn og vit vænta at vit í tjóðveldi so ella so kamma taka undir ið hesum uppskotinum tía
at vit fara at ynskja onkra broyting takk fyri ja taks so er næstur at røða er bjarni kárasen petersen
gersovæltakk fyri frú forkvinna ja vit viðgera eitt lógaruppskot frá frá landstýrismanninum ella frá umhvørvisvinnumálaráðnum og tað stuttast í langa er at mann skal loyva loyva bóndunum at skjóta grágas á veltum lendi tí at tað verður argumenterað tí at tey tí at grágásin hon elvir til fíggjarliga mis fyri bøndurnir longu har hava vit eitt ivamál sum havstovan millum annað vísir á hvussu umfatandi hesin her inntøkumissurin er tað haldi eg ikki ordiliga mann færð upplýst í viðmerkinum til lógaruppskotið og so eru annars nakrar ásetingar um nær og hvar og hvussu mann kann hvat fyrilógir skuldu brúkast og so og so framvegis og altso til dømis hetta her við ati mann kann mann kann skjóta tá honhevur um mann kann ikki skjóta meðan hom bølar eggum men mann kann skjóta meðan hon yvur ungar ø tað elvi væl saktans til tað sama altso tað er ikki nakrar vesindiligur munur á avleiðingin er tann sama visti mann skjýtur eftir um hon so reiðrast illa um um hon hevur ungar øh tað eri tað tykist at vera øgiliga ymiskt hvussu nógv verður skotið frá ár til ár tokkan tíggju faldast yvir um ár og tað eg veit ikki ordiliga hvørjar orsøkirnar eru til tað men tað evri kanska verið áhugavert at fungið nágreina hví so mátta vera e bjørt samelsen var eitt sindur inni á tí øh hitt sum so eisini er so ræðuliga grundleggjandi og tað er ikki bara isolærað til hetta her um grágas men fyri sovu vit allir stovnar í landinum og ikki bara fuglastovnar mog eisin fiskafiskastovnar vit hava egentiliga ræðiliga ófullfíggjaðig tøl ivir hvussu teir ymisku stovnarnir hava tað í landinum og tað er sjálvandi tí at mann hevur ikki raðfestitil dømis fuglateljingar nóg nógv til at kunna fáa eina góða stovnsmeting og í í í fiskiskapi tá tosar tosar mann um het her sum eitur maksemansstynebol ld altso hvussu r hvat er tann maksimala tøkan í einum stovni soleiðisat hon er burðardygt pá sikt og tað av tí at vit ikki kenna teir teir neyðugar aplarnir skulu til tí at vita tað men so kunnu vit ikki gera eina meting um um hetta her kemur at ávirka stovnarnir jaliga ella neiliga ella ella um tað er neutralt so fyri at vita hvør maksimala tøkarnir vissi mann skal snakka um eitt loff so má mann eisini vita hvussu stovnurin er fyri ogtað vita vit ikki í dag og tað haldi eg má vera onkursvegna fyrsta fortreyt fyri at mann kann loyva sær at at taka av einum stovni so ella so um tað er at skjóta teir tí at teir tí at fuglurin er til skaða fyri avgreiðina ella um tað er til matna ella hvørsa sínum tøkan er tann sama ávirkar stovnin óansæð hvat hvat motivið er aftanfyri ø ingilín dicicesen strøm og jóens joensen teir tey løgdu eitt uppskot fram um fuglateljingar har mann vildi uppraðfesta tað at telja fugl og fáa betri stovnsmetingar av millum annað sjófugli ogheiðafugli og tað haldi eg skuldi verið víðkað til øll tey sløgini tey fuglasløgini sum vit seta okkum fyri at veiða ella at ella har tað er ein ávís tøka ø eg veit ikki um tað ávirkar stovnin nevnir vert at mann skjýturtil dømis hálvt trý hundrað fuglar ella um mann skjýtur tjúgu eg giti at tað gongur eitt sindur up á tað sama men í øllum førum tá mann ikki veit tað samlaða samlaða tali av fugli á landinum og eisini tað havi menti at talan er um flytifugl so er tað nakað sum skal gerast ordiligt og tað er nakað sum skal gerast í einum tvørligum samstarvi við við myndugleikar aðrastaðni har sum fuglurin ferðast øh hennik old hannnevhann segði at hann kanska ímyndaði sær at at tey komandi ættarliðini fóru at vera so mikið so mikiðgóð við hendan fuglan at tey vilja ikki skjótaan eg rokni ikki við at tei tilfeldi eg haldi at vit fara ikki at skifta yvir til at eta bara grønmeti í framtíðini tað verður statvekk fuglur tá verður statvekt fiskur tað veður statvekt kjøt um tað so verður eitt sindur minni av tí tað tað veit ikki eg eri sjálvur púra hopuðleystur at eta kjøt og fugl so eg giti ati tað kann vera summi av teimum fara at velja tað frá men eg giti flest tey ungu fara at blíva við at eta kjøt til matna

eg nú eg ikki serkønir á hesum her økinum eg velja at halda meg til tað sum er skrivað í viðmerkingunum og tað sum er skrivað í hoyringssvarinum men tað virkarnøkulunda avskyldu at geva loyvi til at skjóta grákas á veltum øki tá tað er til ampa fyri bóndanum og fyri men eg haldi at tað hevði verið interssant at fingið eitt sindur betri tøl upp á hvat fyri fíggjarliga mis talan er um tað haldi eg eri ein tað er tað er ein pástandur sum sum ikki verður dokumenteraður serliga væl í øllum førum øh harafturaft haldi eg eisini tað hevur týdning at tá ið mann tá ið mann ger broytingar í hvat ið lova at skjóta og nær teg lov a skjóta so framvegis tá má tað altíð byggja upp á einum grundarlagi sum er statistikkur har sum tú hevur tøl tú kann lena teg uppat fyri at forsvara tað at mann fer út á sjótafugl annars havi eg ikki so ræðuliga nógv at leggja afturat hetta her fer so tilviðgerð og har umframt at helgi abramsen vónandi feri at svara nøkrum av teimum ivamálunum sum eru í dag so hopi at vit fáa úkranaeta eitt sindur nærri
tá tað fer til nevndarviðgerð takk fyri
ja takk har er ein viðmerking jóhannes joensen ger so væl takk fyri frí fólkum ja tað er altíð hetta her við at mann tað er alt til einki altso mínari verð altso eg havi sagt at eg mær dámar øgiliga væl at veiða bæði fugl og annað og tað og tað haldi eg gott at mann ger tað og tað skal mann eisini gera framtíðini men vit løgdu eitt uppskot fram um at fáa fuglaterningar í føroyum tí at grundarlagið fyri veiðini er øgiliga óviss og ótrygg og tí má øll veiða byggja á tal teljingar á fugli og tí má tað staðfestast at mann fór í gongd at telja fugl tá mann hevur gjørt tað og fingið staðfest hvussu fuglastovnarnar hava tað so er gaman í at veiða tí tá ger mann tað burðardygt áðrenn mann hevur tað so er tað bara gitingar og tað er tað sama í hesum førum
a
bjarni kárasen petersen gersvætakk fyri frú forkvina eitt av teimum mesttungt verandi argumentunum vit hava havt til dømis í stríðunum um at at fara eftir grind og grindadráp tað hevur verið at vit hava kunnað sagt og próvført at tað hevur verið burðardygt tí at tær hava verið nakrar stovnsmetingar tær stovnsmetingarnar eru faktiskt nóogk so gamlar nú og mann hevur ikki nakrarfeskar stovnsmetingar og tað gera eisini at tað verður verri at forsvara yvirfyri altjóða samfelagnum at mann heldur áfram við at veiða grind til dømis og eg haldi tað sama argumentið er berandi tá tað kemur til fuglaveiðu vit kunnu ikki loyva okkum við góðari samvitsku at heinta fugl og veiða fugl vissu vit ikki kunnu vita við einari ávísari vissu at stovnurin tolir tað altso at vit eru innan fyri tað sum eg í áðni kallaði fyri maksemum sastenebod jeled at vit hava eina tøku sum ikki ávirkar stovnin neiliga tá mann kann dokumentera tað at próvføra tað tá tá er tað lagar mann at fara út á veiðafugl tá haldi at mn kann veiða fugl so galið sum mann vil um mann er innan fyri tað markið men tað krevur eisini at mann setir pengar av til at gera hesa her stovnsmetingarnar og líkasum uppskot hjá jóns joensen um teljing á fugli so haldi eg eisini at
hetta her hevur tídd takk fyri takk fyri tá næsti at røða verður landsstýrismaðurin helgi
sovæl aaafyri frú forkvina ja hetta er hetta er grágásin sum mann tosar an ki o loyvi at skjóta grákástin hjá hondi á fugli sum hevur verið langar tíðir í føroyum men hon hevur verið vekk í í nógv ár ella mest sum vekk og hevur stovnurin ment seg aftur síðani eina ferð í fýrsunum mann kann siga tað at fuglur sum grágásin hon hon missi fjaðrarnar um summarið og tá lekst hon á vøtnini og tá kann tá kann ho blívin øgiliga sárbar tí at tað er skjótt at er skjót eina rúgvu av fugli sum ikki sleppur á flog og tað kanska er ein orsøk til at at hon mdoyði út men nú verður ment seg aftur og nú vísir tað seg at hon er til ampa fyri hon er til ampa serliga búnaðarstovan gjørdi nakrar kanningar fyri nøkrum árum síðani hvar tær hvar tær hegnaðu nakrar fýrakantar við við høsnanetið og so so sá mann munin á hvussu nógv grasið vaks innan fyri hetta her og og sedu vaksið uttanfyri og tað er ja sæð myndir av tí tað er øgilig munur á hvat g tað vísir hvussu ótrúliga nógv verður etið av hesum her grasinum og serliga bøndur sum velta siga tað at at tað nýves lendið altso sær eftir nýggja grasið kemur upp har er hon hervilið hon kemur og o setir seg har og hon hon royti grasið upp við rót og og hon dugir eisini at fara eftir tí besta grasinum ta er gras er ikki bara gras r nógv sløg av grasi og hon dugir væl at skilja ímillum hvat og best og hvat ikki best og hon tekur tað besta og tí er tað manngjørt hetta her at mann gjørdi fyrinøkrum árum síðani hesa lógina hvar mann segði tað at nú skuldi ikki v loyvt at ella nú skuldi loyvt at skjóta grágás í avmarkaða mun og tann lógin fór s úr gildi hon bleiv longd og nú fór og nú gildi síðsta summarið og eg fek iki at vita tað fyrr en n arn farin í gildi at at hon var komin har til tí at mann nú vil hava leingi hetta her veiði og skjótifelag føroya spurdi meg nú í vikuskiftinum hví tað var ikkiat finguð hetta til hoyringar og eg vil undirstika tað at hetta er ikki endamálið við hesum hesum lógar uppskotum er ikki veiða hetta endamálið tað er at verja grøðina tað vil sia tað skal ikki síggja sumar sumnú skal mann geva loyvi til at veiða óavmarkað og at eri øgiliga avmarkað hvussu nógv mann fær loyvi til at veiða gás tað er bara á veltum lendi ogtað er bara tey sum hava festi ella ella eiga jørð ella leiða jørð sum kunna kunnu skjóta tavulsi tað er ikki sum onnur veiða hvar tú hvar ein og hvør kann sleppa at skjóta hetta er bara avmarkað til at tú skalt kunna verja gróðuri ella grøðini sjálvandi skal tað gerast burðardygt við um ikki i ta støðuna at vit eiga stovnin aftur sum mann einaferð var og tí ertað munt hevur hetta hr ttað bara íí í í veltum lendi samtíðið so setir mann treytir við at man skal kanna stovnin tað tað gjørdi mann eisini seinast men tey tølini eru ikki serliga eftirfarandi sum var upplýst og tað e helst ikki samskipaði og eg haldi sjálvur og at eg havi svarað okkum fyrispurningi um um tað her í tinginum at eg haldi at vit eiga at gera ein en eina meira yvirskipaða fuglateljing í føroyum sum vit vita hvussu stovnarnar eru fyri og og har skal gásin sjávandi vera partur av tí branni sandurd spurdi hví havstovan her havt tað til hoyringar nú veit ikki altso havstovan hevur eitt við fuglagerðu o tað er tað at at tey telja svarðsfugl men gásin kemur sikki undir tað eg eri ikki so bangin fyri at onkur fær for nógv far tað til hoyringar tað er kanska meira hinvegin at onkur for lítið far til hoyringar og og tað verður vanliga lagt út til almenna hoyring sosnar at at er tað onkur sum ikki færtil hoyringar mann líkati hevur áhuga fyri at senda hoyringsskriv inn so plagar tey at sleppa at gera tað

øja eg vór onkur spurning ja jóns joensen er nevndi hther við haran punkt um fo hvar mann telur hariskjóting og tað riggar øgiliga væl tað kenmurtil haruskjóting tí tað er ein ein skipað veiða tað er har er tað ein kapping hvør farið mest og og og tey sum fáa nógvar harir spent at melda til fyri at koma fáa talið á tí hagan upp hetta er eit sidur øðrvísi i sniður hetta er ikki veiða sum er endamálið hetta er simpulten fyri at verja økið og tí er tað kanska ikki so spennandi at at lata nøkur tøl inn hartað er ikki akkurát ein partur av veiðumentan so ver ein spurninurvrðir frammi hví er tað tað stendir at tað ikki log til at skjóta gás meðan hon ligur á eggum og tað er tað er so sína natúrliga forkláring men hví er tað loyst meðan hon er ung har s er tað tað at ein gás hevur ung at greva leingi tað er nokk so sosialur fuglur at ati ungartíð teir teir fylgja foreldrunum langt aftan á teir flogdir og visi man ikki hevður lovið at skjóta skjóta gás meðan hon hevur ung har so so er tað krúvra lítil av tíð at mann kann skjóta gás og tað er eisini at hon hon reiðra esti í haganum og har er ikki to til a skjóta tað so tað er friða meðanhon liggur eggum og meðan ungarnair eru smáir tað r ikki inir ungarnir o flogdu at hon kemur henna velt lendið og tá er loyvt at skjóta og hevði tað ikki so loyvt eitt skotið meðanungar sv er tanokk held ikki lotið skottá tað er tí uma at tú hevur hetta markið millum at bara tann ikki bara ikki tá han ligur á eggum men tá ið annars tá hon hevur ungar tað er stutt um tað sum eg havi sigað um hetta málið
takk fyri takk fyrit ein viðmerking frá hennrich oald nei henrikhevur biðið um orðið so var eingin viðmerking til landsstýrismannin hetta umfarið er av og hennrik old hevur biðið um orðið
heila taki tí at tað er eitvandi fyrr mann ðilegguri dúlluna bara

hetta her at mann hevur loyvi til at veiðafugl ikki skjóta fugl eita nú tað er meira hampilt at siga veia staðin fyriat kjóta sjálvt um mann skjýtti men eg haldi ati bist mann ikki innan fyri eina rímiliga tíð ger eina fasta rammu um hvat mann kann veiða fyri at brúka ta orðið so verður tað eftir hondini soleiðisnar at ein partur av illa ja ja ein partur enda við ein partur av ni at teimum sum vera inni her um nakað nógv ár tey siga nei tað skal eg ikki velja nakað mær dámar ikki at siga veiða men tað man skýtur fugl mann mann skjýtur fugl men tað ljóðar kanska meira hummant at siga veiða øh og tað er kanska tann ringasta støðan so kann uppstanda í heila tjakið nú eru føroyar undarliga samanskrúvaðar at tað verðar ikki nógvar blakor sum lenda á á vøllini hjá okum her framman fyri løgtinginum og eta tar deiligar grasið sum her er taðr hevur følað seg ikki ikki ikki ikki í standi til at lenda inni ímillum allr hasar bygningarnar her tí tær skuldu hav eitt sindur av plássi til at lenda við so tað er eg halda seg uttanlaga og tað er ikki loyvi at skjóta í haganum tá blívur tað rættiliga avmarkað í gamlar dagar í norðsjónum so sá mann øgiliga gott norðmannin tí at hann tennaðu stó so høgt uppi oeg hugsi á eina sjónvarpssending var ein vagur í lovflotan hann hevði fleiri ferðir at biðið um at finguð avmarkað hetta talið av krakesum hann hevði eina stóra trøð vísti tr tað vera alvorliga stór trø og har komið trý hundrað krakers ein dag um várið á veg norður til salbar tær lendu innan fyri markið á hansara stykki allar trý hundrað tú sótu hareftium so hevði hann hevði líkasum sátt eitt sindur og tað var komið ein sponna upp á grasið til at sirka tað og túr sótu har eitt gott og væl eitt øm so hevði tær etið tað heila a tað var ikki eitt einasta eitt strá eftir og so segði tað farvæl og so flóviðtað norður til salbar so stóð hann eftir við sínum deilig trøð sum mann ellars ætlaði at brúka hann vildi hava tað líkasum loyvi at skjóta nakrar fyri at fáa avmarkað hetta her men tað sum eg haldi eri eitt sindur harmiligt teg visti mær asu mann til dømis segði at at tað loyvi at skjóta eitt annað tal av lomja

má iki brúk fyri eingin klárar at eta fleiri hundrað lomjar vistimann visti mann hevði eitt tal sum segði at nú nú stakki eg fyri at tað skal vera framyvir verða loyvi at at skjóta lomjar altso ikki fyri at friða men framyvir fá loyvi at skjóta visti mann segði at at mmann bleiv samdur um at mann fer loyvi at skjóta hálvtrýss ella trýss ella ella hálvfjerðs ella hvat tærn var tað var tað og tað gevur mann upp tí mann hevu vereit yrkuloyvi og og og so gevur mann uppat við tí og tað saman við grakysu t hevði mann loyvi at skjóta nakrar at hvussu nógvar skal mann skjóta altso nú má hnn hugsa eg um vanligur pólk ikki ikki bøndur sum sum tey sum tær gera endtá við við at eta alla jørðina skjótan upp bátar sigla tjúgu og fimmogtjúgu mýli í dag so tað er einki problem tá að koma á føroya land runt og bomba nærmast alt niður sum fyrr er og tað er ikki neyðugt at gera taðupp á tann mátan vvistimann hevði at skipað nei skipaða veiðu so hevði tað framyvir eisini kundi verið loyvi at skjóta framyvir eisini verið loyvi at skjóta lomja til dømis sum eg haldi er fantastaðer ein fantastiskur dagur ein sunnur dagur tá ið tú situr i trimum lomjum aborðinum ein sunnudag ftir døgurða tað er ein fantastiskur døgurði tað er ein døgurða sum mann minnist aftur á í mánavís tá ið ann hevur sitið ein sunnudag við við nøkrum lomjum til døgurða og longur e aftur í tíðini fóru at fólk tá veiti tey alt mylla himmaligur okur sum hava búði næran davn um vatnið mammamáe segði tað at tá ið hon var smágenta og hon varð fødd ella fosturmamma mín í átjan hudrað og níggjuoghálvfems so tai langsíðan visse sva lendi á vatninum soóru runnu menn allastani frá av matnorði bestar vatnið at skjóta eftir hísínum svanum tað kundi vera seks átta tíggju fimtan svanar og traffu tær ein ja so var tað rok um hvør hevði troffian allir hildu ikki hava troffian tað svanu tí tað var so ómetaliga verið dýfult tá ið vestanstormurin hevði verið í átta dagar at fáa ein svan í ovnin illa í grýtuna tað var eitt kolusalt íkast at fáa ein dag ein sunnur dag at sita við einum ordiligum svani á borðinum og og og kunnu eta hann og gott og væl eta hann altso í mun til alt annað sum tey vóru tingaði ta at eta tá ið einki annar var altso millum annað saltgrind og tíðligt og og tað gjørdi mann tá og og og tað ger mann sjóvandldi geg ikki meir tatg taðer ikkisolukkuligt men lat hasum fara tí haldi eg at visti mann vill hesin her ætt og tað vilja hopa at okur hava framúr hvør so verið her at tað verður loyvi at skjóta nakrar lovjar og og og loyvi at skjóta nakra krake at mann organiserar tað tað ber til at organisera tað tí fólk hava byrsuloyvir og yvirhalda et tð er ikki reglur og annar heri so misser ta og ikki pjóðast at skjóta tvey hundrað eingin pjøðist at skjóta tvey hundrað lomjar tí fryst
teir eru so at siga fullar alt árið allíkavæl so eg haldi at tað hevði verið ein máti at komið víðari upp á sum veiðufólk
ein viðmerking av edva jacobsen ger so væl takk fyri frá forkvinnuna ja nú hevur hennrik áldur og hann sikkurt nýtt nokk so nógv av sovorðnum ymiskum alt frá longu við til heyst sum sum mann hevur prøvað at etið men eg kann gott fylgja hesum her at tað var eisini sagt í tá ið frá byrsyfelagnum tað var øgiliga avmarkað í føroyum hvussu mann fekk skotið við sum hann hevði tann áhugan og hvat heldur henni í goldum kanska ein tíggjár fram tíðina so ger mann kanska meira og meira hugsa um ummyst sýkuna hjá hesum forskelju í fuglunum og so áðrenn og um mann stressar doyr og so ár so tað kann vera greða skjótt at mann ikki fór lova at skjóta nakað sum hel helst akkurát tað sum henni er goldur inni á viss mann kemur inn á ta síðuna at hugsa um tað nú ger for nógv ringt við og ikki og so fer veiðmentaltetrin út hvat heldur henni gold um
um akkurát tað takk fyri frá ský
tak frú forkvina eg eri púra samdur við edvar jacobssen um at vandin við at at hetta o at at fáa atloyvi at at at veiða okur hava jú øll verinsk problemir í dag altso øll líva astressaði altsu sjálvt tenkeg blívur stressað og og og og tað blívur øgiliga trupult at fáa yvirbvíst fólk um eg veit ikki um tað um um tað eru í skúlandiar læra tað at alt vívur stressa tað vita gud hvat tað kemur frá men líkamikið tað endar við at okur einki hava loyvi at tað gera tí alt verður stressað og alt verður verður verður verður oyðilagt og tí er tað nokk so umráðandi at mann nú fer líkasum gjørt tað upp við at tað ber til at skjóta sær hálvtrýss slomjar man he ikki brúk fyri meir og fimm gagis ella sjey ella hvat teir havir verið og so helt teg fram við tí og tað er bygdalívi í føroyum altso tey sum búgva longst úti er tey eg haldi at bestemntu vist vit kundu fara hálvtrýss ár aftur konu eghaldi að fyrsta døgurða konýggjári sdøgurðar kona mín áta vágir tað var tvær graggurso onnur var fín og onnur var eitt sindur seig men men men men tað var so tað var nýggjári støðarar fyrsta nýggjárisdag fyrr enn sjey áttaogfjøruti hálvtrýss árum síðani ell okkurt sovorð nakað og tað er øgiliga umráðandi at halda fast við at her býur eitt fólk sum hevu loyvi til at veiða nakað tá ið tað nú einafferð kemur forbí ung tú skipaði viðurskifti og at tingini er sett upp hvussu
sum mann ger tað og so einki meira um tað takk fyri so vóru ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið til hetta málið og løgtingslóg nummar hundrað og fýra sum snýr seg um at skjóta grágás við meira verður beint í vinnunevndina næsta málið í skrá er viðgerað av løgtingsmáli hundrað og tvey tjúguogtjúgu uppskot til løgtingslóg um at seta úrgildið lóg lóg til at lættu útarbeiddu senn av nýðugøtu á panturegistrið pá ferðøruni og eg skal biðja um framsøgufólk ja tey eru tvey í tali higartil fyrst er tað beini johannesen fyri fólkaflokkin og síðani er tað henrik óld fyri javnaðarflokkin og beini johannesen fær orðið
gersæja takk fyri ja hetta er so løgtsmál nummar hundrað og tvey tað er løgtinslóg um at seta í gildi lóg sigdini til lætti utabara delsen og panturegestri poferðøruni og altso í stuttum so er tað ei gomul lóg sum skal setast í gildi tað er so sær at at í dag so eru øll tey tingini sum henda her lógini einaferð evurð umfatar tey eru øll umfataði av tinglýsingarlógini so mann metir ikki at tað er neyðugt at hava hesi her lógini eisini í í gildi og eg haldi ate aso mann kann líkasum kanska undrast á at vitkanska í hesum tinginum vit viðgera v nógv stór mál at vit eisini knappliga í dag so skulu vit taka eitt eina gamla lóggávu út gildi og menmen sum tað stendur í viðmerkinum so stendur tað so sær at yvirskiparða endamálið er at gera føroyskar lógarverki meira einfalt framman fyri bæði borgarar og myndugleikar og tað haldi eg eisini at vit mugu hava veg í okkara arbeiði herpeint tað vit gera tað so einfalt so gjørligt tað er øgiliga kanska tungt í dag sum er fyri eisini fyri okkum løgtólløgtingsfólk at líkasum fara at mala runt í øllum hesum lógarverkinum so tað er absolutt ein uppgáva hjá okkum tað er tað at gera tað meira einfalt sum so einfalt so gjørligt so eg haldi hetta er bara gott og at vit eisini taka lógurin gildist sum ikki sumkanska eg eri óviðkomandi í dag eineins og vit seta lógir í gildi sum av kanska menningini í samfelagnum verða vera meira tað er viðkomandi til dømis so hava vit viðgjørt lóg um petalinger og aftaná skulu vit seinni so skulu vit viðgera eitt uppskot um økisnøvn og tað er tey bæði eru kanska bæði í eini avleiðing av tøkniligu menningini so jú eg haldi tað e vera gott at vit eisini taka og faktiskt seta óviðkomandi lóggávur úr gildi so tað verður meira einfalt við borgarun at líkasum at hava skil á lógarverkinum sjálvt um tað kann vera torført
takk fyri frøkenna takk fyri so verður tað henrik aard sum fær orðið
ger so væl ja takk frú forkvinna hetta hevur veri munandi meira spennandi at viðgera tað seinasta lógina heldur enn enn hetta her heta við við grakesinum hetta her er meira soleiðis tær kompenserað ella hvat man skan rópa tað fyri vis mann ja altso okur seta eina lóg vildi frá nítjan hundrað og fimm nítjan hundrað og fimm og í staðin hon kom í staðin fyri eina lóg frá átjan hundrað og tveyog hálvfems og tá var føroyar eitt amt so okur tosa um ting sum eru gomul sjálvandi okur hava eina matrikkulóg endamáli um matrikkulógini er allir fastir eiðindómar í føroyum verða traðkarmaterikuleraður øh og at tryggja at at mann hevur eina álítandi tinglýsingarskipan øoku eg gjørdi nakar nøkur ting í løgtingslóg frá tvey túsund og trað tvey túsund og tað var tá var tað var at at nýta um at gera tinglýsingina tað var øriliga ov modernað og tungt at fáast við og tað bleiv lagt um til ein edveskipan her tá ið mann kemur til her etta hendan her grein grein grein hálvtrýss stykki trý hon áseti mann pljøðir iki at biðja um loyvi at lesa burtúr ha nei at tey higartiln lýttir real registir til sjeyta og pantubøkur skulu verða nýttar sum tingbøkur tá ið henda lóg er komin í gildi soleiðis at rættarstøðan teirra tinglýsti rættindi sínámillum verða avgjørt eftir útgávu degnum møguliga tinglýsingardegnum og so sigur mann nakað um tað í í tað lógim frá tvey túsund endamálið í broytingin var at nýta umaskera tinglýsingareiberi og so et v í galdandi tinglýsingarlóg fynst ikki orðing sum í hálvtrýss stykki trý at pantubrøðursn geva pant í føstum eiðindómi og sum tinglýsing og sum tinglýst áðrenn henda lógu er gildi vhav hóast grein fjøruti og einogfjøruti framvegis tað rætta tey høvdu eftir higartil galdandi rættið so leingi endur nýgging ikki er framd ø hetta her er akkurát handin parturin eg kanska til at skilja menmen nógvatíð er øgiliga torskilt at marera við so at men hetta er eitt øgiliga stutt uppskot tað má mann siga tað tað tekur ikki nógvar minuttir at lesa yvirskriftinar og og sjálvt uppskoti tað eru bara tver ella ella tríggjar reglur hvat tað var restirnir eru so sovoruti viðmerkingar og hugsanir hjá vinnumálaráðnum tað er eisini gott at ava afturat ø í vinnunevndini fara okur a hyggja ígjøgnum hefti her tí at øgiliga oftani er tað tá itið so stutt sum hetta her to er tað oftani skjótt at mann líkasum yvir sær eitttil annað og letar bara fara og so tay eitt ár er farið ella tvey og onkur fólk er komin eitt sindur tørt fyri í skipanini so siga mann ja hví gjørdu i egu ikki legði teg ikki merki til hatta um hatta í í hesum uppskotunum og og tað r tað er tað størsta vandi t tey uppskulu vera so stutt sum hettðer at eg bara ein linja at mann ivisær kanska tey viktuastu fri fyri vanligu fólk tí tað er tað sum hesar lógirnar eru til hetta viðgørd viðurskifti hjá vanligum fólki og tað kann vera ómetaliga tungt hjá hjá fólki at at at fara ígjøgnum og koma í hosla við regluger av av hesum slag
takk fyri takk fyri tann næsta røða verður
anstýrsmaðurinhelgiabramsengersæja takk fyri frúforkvinna hetta skal vera heilt stutt tað er soleiðrnar at eg tað er nógvar lógir galdandi í føroyum sum slettiski verða brúktar hetta ein av teimum og hon er liðug har í nógv ár og og og tað er nýggjar lógir komnar á sama øki nú sigur hennik old undanfarni røðari at at mann skal vera varðhaldið tá ið uppskot bleiv so stutt eg haldi ikki at var pjøðsar bangin við hesum tí tey sum umsitanar vistu faktist ikki av at hon var til tá ið tá ið tá vit tóku hann av tí at hon hevu sletikki brúkt tog tað er av góðum grundum altso hendan lógin e eg langt síðani alt virksemið er flutt yvir aðra lóggávu so hon liggur bara har og og eingin her hugt til hana so ati so tað sum hetta snýr seg um tað er at sympltan at rudda upp í í gomlum lógarverki og tað haldi eg er rætt at gera onkur siga tað er spell tí at tað er við søguligt virði o alt hetta her men eg haldi eg skal mann goyma gamlar lógur so skal mann gera tað onkra aðrastaðni eg haldi sum sum beini johannesen segði tað er umráðandi at lógarverkið er er einfalt hjá fólki at finna runt í og tað er eingin grund til at lógur liggja har sum ikki verða brúktar og bara gera tað meira innvikla enn enn neyðugt tír av vit skolti upp at taka hesa lógina og seta han úr gildi og tað er tað stuttaka
asið um hatta her takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og hetta uppskotið um at taka av lógnummarið hundrað lógsiktandi til at lætta út arbeiðisins á nýju skøtu og pantastu ferðini tað málið verður beint í vinnunevndina so fara vit víðari til næsta mál sum er seinasta mál á skránni í dag sum er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og trý tjúgu tjúgu uppskot til løgtingslóg um økisnøvn á internetinum netis økis navn á lóggávan og hvør biður um orðið eg skal biða um framsókn fyri fólk fyri fólkaflokkinflokkin verður tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin verður tað johannes joensen fyri tjóðveldið verður tað bjørt samuelsen og fyri sambandsflokkin verður tað frymut rasmussen tað er beinir johannesen sum fær orðið
fyrstger sovælja takk fyri frú forkvina ja hetta er so løgssváln umr hunrað og trý tað er uppskot til løgtslóg um økisnøvna á internetinum og hetta her er so tað sum vit hava kanska tosað um eitt sindur ella tað sum eg eri nokk so nógv upp í tíðini tað er hetta her við kritiskuminfrakervi og ella undirstøðukervi og vit hava havtkanska tað verð nógv tosað um tað serliga í mun tilfilmgenet og og koyrir mæ leivi framat okkara undirstøðukervi øðrum so hevur mann hvørsfalla í útlondum gjørt øliga nógv við at mann fyri tað fyrsta so bóskalondið undir trygdarpolitikk londum men eisini ta at mann ger lóggávur á økinum og tað gevr mann sofirma øsni gera her beint og tað er so verið so sær í dag at henda skipan við økisnevninum tað er so punkt um f hetta her dumegini at tað hevur verið líkasum eitt samstarv ímillummyndugleikan og faugráðið og tað hevur líkasum verið tað at mann hevur samskiftað um ettaer og tað er so so riggað væl men mann vetur so nú at tað er neyðugt at mann koyra teð í ein lóggávu og spurninurin er so eisini um um tú ikki gongur kanska stutt tí at tað verður eisini neyðugt at hava tæ lóggávu mualtjóða krøv o og annað meni hygg mann í uppskotið so ina heimild hjá landstýrismannum at bjóða umsitingina av hesum her økisnøvnum út eftir ymsum treytum og atog eisini heimin til ásett nærri reglur fyri umsitingina av hesum her og so krøv til tann sum so umsitir hetta her at at tryggja støðugan tryggan og rakstri av økisnavnum og og so víðari um við trygdarpolitikki og atmannav upplýsingum og so víðari og sovíðari og eisini einfedda reglur fyri at borgarar eisini kunnu skrásetar ella ynskja sær at skrásetta eitt økisnavn ella eitt um egn øh hygg mær ígjøgnum uppskotið so so eitt sum er kanska undra estett sindur á t er hetta r at man jú má siga um hann ætlar at bjóða hetta her at umsita hetta økið út og og eitt sum verður skrivað í lógina tað er tað at tað skal vera nán proffikt og so komm hann líka sum seta spurning við tá mann bjóðar tað út hvør fór bjóðast fram til at hava tað námm profft eg veit ikki um nakar serliga motiveraður til tað at at fáa endiliga hesa her uppgávurna tá tað eru soleiðis so akkurát fáa lýst tað nakað betur í vinnunevndini tað hevði eg gott kunnað tongt mær atvita aktosum hvat grundarlagið er undir tí at mann sigur akkurát hetta her og og er tað soes í nøkrum øðrum føri tá vit bjóða út tað almen bjóðar út at mann setur krav til at tað skal vera nán proffett til líkkað sum eg kann siga sy skega sjálvur aksum líkasum eg tá mann lesur tað her peint so dugir mann kansta iki t síggja heilt í stóri meiningina við tí ella hvat motivatiónin er til at fyritøkur hvør tað skal vera bjóðast fram at umsita eftrhr alsínum eintingum og ttað skal vera nógm profitt so tað er hvørff ein spurningur m mann skal taka upp men annars so ferð eftir vinnunevndina og og tað skalfáa ein góða viðgerð har beint og har vit eisini fáa lýst hesir spurningarnir við at kalla teir relevantu hoyringspart
kraan er enn so takk fyri harra formaður
ja takk fyri at bjørt samuelsen fær eina viðmerkingin til tað ja takk fyri at eg beit merkja í tað sama mann ynskir at verandi skipan heldur fram sum í dag og at tað er ein non-profess skipan men so ger mann nokk so nógv burtur úr at kunna bjóða út og hetta við at skrásetingin skal umsita tað í eina tíð við sov víðari í sambandi við útboð og so víðari eg hugsaði eisini hvat er tankagongdin aftan fyri tað men ein annar spurningur tað er at her við at mann skal kunna selja mann vil steðga tí at mann ikki kann leggja seg á økinøvnum og selja tey víðari við profitti men tann ásetist ikki koma í gildi fyrr enn í seksogtjúgu veit tyngd meðan hví tað er
takk fyri
beinið á hannesen nei tað tað veit eg ikki siga hvat sum er og hví eg veit ikki sum tað er at geva teimum sum hava økistøðaðu tað eitt skopra til at vita nær tey ikki kunnu fáa vinningin burturúr tey ella hvat tað er nei tað veit eg fólk ikki eg veit eitt smirkju í hækka tað at tað hasum ásetingina og tað er millum annað hetta tann spurning sum bjørt sávansin setir her og eisini hetta hevur vit navnprosvift vørunum sum mann gjarna vildi fingið lýst meira í vinnuendini tá hetta hevur

soorði er jóhannes joensen gersu væl ja takk fyri ha formaður ja hetað e eit sindur tekniskt mál í samband við internet tøknis nøvn ogtaðer r ein skipan síðan tvey túsund og eitt í føroyum men hetta er ein skipan sum ikki r lógarfest og nú skal hn lógarfestast tað sum føroyskar u punkt um ef o og ar hava ongantíð verið skipaðar við lóg og menningin á hesum stórhesum økinum og bæði norrø danmark og ísland hava skipað internettøknisnøvnini við lóg og tí gera vit tað sama umsitingin hev virka rímiliga væl tað er f og ráðið sum hevur tikið sær á umsitingini tað skal framhaldandi gera men mett verður at tað eru týðandi viðurskiftir sum tørvir á at fáa skipað í hesum lógini og enndámali er at fáa skipaðar karmar fyri umsiting og nýtslu á økisnøvnum á internetinum og soleiði sum eg skilji ta í hesum uppskotinum so er tað at fáa rættar upplýsingar rætta skráseting og røtt nøvn trygd og annað tá vísi teir flestu hoyringspartarnir eru samdir í esum her at tað skal skipast og tað er ikki s nógv at viðmerkja heldur enn at tað er gott at mann fer at skipa tí lóg onkur víst tó á at á hoyringspartinum at tað skuldi verið meira onkur skuldu verið broytt onkur grein í lógini kapittul fýra o kapittul trý stykki seks tað er nakað við atat tað skal lýsast betur og tú átti at borið til at funnið íblástrir til avlýsingar sum mann kundi havt e eina alvísingari sum øll skiltu og eftir rættarskipani skapa siðvenju á økinum og eisini at greina hvør situr sum umsitari at tað betur verður greinað men vit hugsa at hetta er eitt skilagott uppskot sum vit taka undir við javnaðarflokkinum eg havi ikki núgvar serligar viðmerkingar til tað
anna takk fyri takk fyri næsti røðari er frimut rasmussen
gersuvælja takk fyri harra formaður ja nú er tað er nógv ymisk mál sum eru hetta er eitt kanska sum hoyrir nútíðini til hetta her um økisnøvn punkt um fo og sum tú sagt so hevur mann skipað hetta her í tvey túsund og eittalda varð mann byrjaði at skipað hetta her og tá gjørdi mann ein eitt eitt eitt ráð til hetta her men mann hevur líkasum ikki havt nakrar nakrar lóggávu í á hesum økinum her og tað er tað sum vit fara at prøva at gera nú og heilt yvirskipað so soinniheldur lógaruppskotið ein heimild til landsstýrismannin at bjóða umsitingina út eftir nærri ásettum treytum og tað var her í beini johannesen kom inn á hetta her við nám promfitt hvat endamálið far tí ja að haldi eg sjálvur eisini og so er tað eisini so er tað eisini at at at landstýrismaðurin kann seta nærri reglur um umsitingina av økisnavninum og tað sum eg eri øgiliga viktigt ísini her eisini tað er at tað verður krøv til umsitara at tryggja støðugan tryggan og óslitnar rakstur av økisnavn ogbgt umfu vit høvdu eill mál fyri tíðin gongur skjót tað var nøkur ár síðani at tað var har í har ið onkur óviðkomandi slappa inn og líkasum hækkaði seg inn á netið og fekk allar kotur og alt men tað slapp mann øgiliga væl og trygt burturúr so so men tað má ikki koma fyri sovorðt nakað og tí er tað krav um um trygdarpolitikk og ktgrannskoðan við meira so hetta her hetta her er ætlanin at ateftirlitið skal hava eftilitsuppgávu av hesum her og og og tað ferá kostáðini ja hundraðskrónir um ári roknað man við hetta er ein nokk so drúgvir tekstir og har sum nógv er øgiliga søguligt inni í h hesum her so at vinnunevndin fer at taka teir partarnir inn her hetta er gjørt altso tað uppskotið er gjørt saman við vinnuni soleiðsnar at hetta er ikki hetta er nokk so væl grundað í tí veruleikanum sum vurursum vit liva í í dag so teir partar sum eru eru áhugair ella sum e eri týdningarmikil í hesini her teir verða bignir um komin í vinnunevndina og har ið mann fer at viðgera hetta málið positivt
takk fyri ja takk so fær bjørt samuelsen orðið
harra formaður ja hetta er so net økist navna óg lógin summ er til viðgerðar og sum undanfarni framsøgu menn hava

kann kanska í stuttum taka taka samanum vís atso vísa til viðmerkingarnar her í uppskotinum hjá landsstýrismanninum har tað yvirpað inniheldur lógaruppskotið hettar at heimild hjá landsstýrismannum at bjóða umsitingina út eftir nærri ásettgum treytum tað stendur so sum tað fyrsta og tað vísti beinir johannesen á í sínari røðu hetta við ati tað skal vera návd provfitt og tá kann mann kanska ivasta eit sindur í hvussu nógv kapping verður um at sleppa umsita slíkt øki men lansstýrismaðuin kann kanska siga nakað hvat er akkurát tey hugsa her síðan er tað heimið hjá landsstýrismannum at áseta nærri reglur fyri umsitingina av økisnavnnum punkt um f o um krøv til umsitara um millum annað tryggja støstøðugan trygdan og óslitnan rakstur av økisnavnum punkt um fo tað haldi er gott krøv um trygdarpolitikk og ktgrannskoðan krøv um varðveitslu og upplýsingum krøv til virksemi og eftirlit við virkseminum hjá umsitara karmar fyri at verandi skipan í stóran mun kann halda fram tað hevur sum heildvirkað væl í hesi eg veit ik um man skal kalla ta sjálvbodnu skipanina ímillum partar sum hava áhuga fyri hesum men sum landið ikki umsitur men kortini hevur ábyrgdina av og síðan er tað einfaldar reglur fyri borgarar ið skrásetta ella ynskja at skrásetta eitt økisnavn og hetta síðsta er ikki minst umráðandi at tað er einfad falda reglur fyri borgararnar men so eru tvey ting afturat sum eru í uppskotunum men sum ikki standa í hesum

auppskot tað er nevniga at tað verður gjørt nokk so nógv burtur úr hetta við góðan eg veit iki hvussu tey orðata góðan sig um økisnøvn altso góðan økisnavna sikundi eg kanska kalla tað og so er tað ein forðan fyri sølu av nøvnum akkurát tað síðsta sum eg nevni haldi eg prinsipielt nokk so viktigtað er við hesar lógini tað er hett her við at fólk skulu ikki kunna keypa økisnøvn upp og keypa nøvn upp og við sølu fyri eygað vit sóu tað nógv tá ið hesi her nøvnini komu so keypti ononkurs dugdi at forrúsíggja at ymiskar fyritøkur og ymiskir almennir stovnar og ymiskir privatpersónur og øll møgulig fóru at hava áhuga fyri einam ávísum navni so keyptu tey tey nøvnini og so seldu tey tey víðari og tað tað fer ikki at verða loyvt tá hendan lógin kemur í gildi so eg gangi út frá tað eisini er eitt av yvirskipaðu endamálunum men so stendur á seinastu síðu atso í áttatetiviso stendur sambært grein trý nei sambært stykki trý fær ásetingina í grein trettan stykki tvey um forboð fyri víðari sølu ella útleiðan altso mann kann eisini leiga hesinøvni út ikki gildi fyrr enn tann fyrsta juli í tjúgu seksogtjúgu fyri økisnøvn sum vórðu skrásett tá ið lógin kom í gildi og tað betíðir at mann fær altso fimm ára skopbrað til ati framvegis at kunna liggja á nøvnum og selja tey og tað ljóðar mínum oyrum nokk so langt vist mann vis mann heldur at at at hetta ikki var í lagi at mann hevði hesa ja eg veit onkur hevur vinnufyritøku beinleiðis sum byggir á hettah so akkurát tann partin kundi eisini gott hugsað mær at upplýsið fyri okkum men har stendur so at hetta er fyri nøvn sum vórðu skrásett tá ið lógin kom í gildi so eg gangi út frá at frá tí lógin kemur í gildi og frameftir verður ikki loyvt at leggja seg á fleiri nøvn so er tað hetta við sum mann kallar fyri tá altso kravið um økisnavnasið her stendur tan um tá ið kravið um góðm økisnavnarsið verður sett í verk kann ei røð av ósambarligum atlitum koma fyri sum mugu vigast ímóti hvørjum øðrum hóast regnar um góðam økisnavna sig ofta er ætlað privatum skrásetarum eru áhugamálini við hesum ikki viga til fyrimuns fyri privata handilslig og samfelagslig viðurskifti kunnu í nøkrum førum við á tyngri altso hetta er øgiliga nógv haldi eg embats mál eg kann eg kann gita mær eitt sindur til hvat tað merkir men av tí at tag er gjørt nokk so nógv burturúr hesum her við góðum økjumnavnum at siga ígjøgnum uppskotið so hevði eg øgiliga fegin viljað landsstýrismaðuin tók nøkur dømi altso hvat ertað mann tosar um hvat hvat er tað mann meina við altso er tað tað mann ikki má brúka nøvn sum sum happa ella sum er ónærislig ella sum ella erta okkurt heilt annað má meina við eg eg eg hevði ikki ordiliga nakað dømi so tað kundi eg gott hugsað mær at landsstýrismaðurin greiddi frá

so vóru tað onkur onnur ting sum eg hugsaði at spyrja landsstýrismannin um hetta við

við ati mann ynskir at varðveita skipanina sum hon er í dag men kortini tosar um útbjóðing og ger nokso nógv burtur úr útbjóðing eg haldi sela iki taðhevð verið so býtt at landsstýrismaðuin kanska longu nú í fyrstu viðgerð útgreinaði tað eitt sindur soleiðis at fólk eru greiðir um hvat hvat er mann hugsar frameftir og so tosar mann nokk so nógv um hetta við føroyska internet samfelagið og tað gekk ein góð løta áðrenn áðrenn tað orndiliga gekk upp fyri mær hvat internetssamfelagið er men tað er sum so í veruleikanum øll sum hava áhuga fyri hesum her altso tað er bæði vinna og taðertann vanligi brúkarin o tpolitikarar oti stovnar og ja tað tað kann vera hvat sum helst øll við ktførleika ktfeløg og ktfyritøkur og so frameftir og tað er nokk so intersant at mann kann hava umboð fyri ein so óhomogenan bólk altso at mann kann hava tastfólk sum umboða tey sjónarmiðini sum sjálvandi eru ógvuliga samansett

men men tað er so hvussu áhugavert haldi at mann ella tað er eisini rætta atlit mann tekur at mann vil vil royna at skipa hetta soleiðis at tað bæði fungerar sum tað ger í dag men at mann samstundis styrstyrkir tað frameftir í mun til tey øktu krøvini so stendur nakað um undir søguligum baksýni at yvirskipaða stýringin av landaøkinum og dømi eru so punkt um fo punkt um dk punktum jukey og so frameftir tað liggur hjá altjóða stovnum ican og tá økist navnið fo var skrásett á fyrsta sinni tá kom nýtslurættin at liggja hjá almennu donsku teldumiðstøðini og og so hevði mann eitt samstarv við føroyskar stovnar men tað er so broytt og í dag liggur tað so undir hesim her føroysku tí føroysku skipanini og mann vísir á atimann vísir eisini á at hetta við økisnøvnum av tað mann mann kann eisini koma ín eina støðu hvar hvar fólk vilja hava eitt navn sum eitur til dømis altso øll punkt um f og nøvnini liggja koma við hesari lógini at liggja undir ræðinum hjá tí almenna men so komm mann av onnur endanøvn sum eru til dømis ein oyggj altso streymoy eyssturoy ella okkurt tílíkt sum eru serføriskt sum onkursvegna er felagseg veit ikki hvussu eg skal orða tað hjá hjá okkum sum tjóð ella hjá ovasta ella hjá hjá landsmyndugleikanum á eg veit ikki ordiligt um um eg heilt havi gjøgnumskoðað hvussu tað verður í mun til hvat er fræls hvat mann kann hvat mann fer at kunna hvørji nøvn fari fari eg til dømis at kunna fáa mærsum útgansrøði vísa at hetta er føroyar tað kundi eisini tórshavn til dømis ístaðin fyri staðin fyri føroyar tað stendur nakað um tað í hesum uppskotunum so eg ætlaði eisini at spyrja landsstýrismannin um hann kanska kundi greina tað ov lítið sindur hvat verður broytt her í mun til tað sum er galdandi í dag annars harra formaður so er hetta eitt rímiliga tekniskt uppskot og vit fara sjálvandi at viðgera tað við áhuga í nevndini eg haldi hetta er sum heild eitt gott uppskot altso tað er fínt at hetta varðr lóg regulerað eg haldi at tað grundgevingarnar fyri at tað skal skipast við lóg við tykjast rættiliga sannførandi men vit hava fleiri spurningar sum eru komin hir fram og
og teir fara vit sjálvandi at taka upp í vinnevnini takk fyri harra formaður so færi landsstýris
lgimsgersæja takk fyri harra formaður sum í fyrsta alla far at takka framsøgufólkunum og sum fleiri ava nevnt so eru hettar ja eg haldi at øll eru positivr fyri at mann ger hesa broytingina men tað er øgiliga tekniskt er nógv tekniskt ví tí og eg skal viðganga at at at eg grynni ikki ordiliga í øll hesi tekniska í samband við hetta málið men nógva hasum spurningunum sum er settir her teirra eru noteraðir og og eg gangi út frá at eg vit kallað inn í vinnunevndina og tá kunnu fáa tað útgreina eitt sindur betri í høvuðsheitnum so snýris tað seg um at hettaer økisnavnið sum eitur punkt um fo sum føroyskar heimasíður hava og tað er ein eini tað er ein internationalur ella altjóðar stovnur sum sum giðvd nýtslurættin til ett økisnavni sum er tillutur í føroyum og so hava t hetther sum eiti furái sum hevur umumsitingina av hesum økisnavninum um hendi og hevur havt tað líka síðani tvey túsund og eitt tá ið tað varð sett á stovn meni menhetta her økisella hetta her furáið hevur gjørt avtalu við veitarar um at taka sær av ávísum dagligum umsitingarligum uppgávum fyri ráðið so vit tosa sum e sjálvsognarstovn og emforáið er ikki partur av almennu umsitingini og raksturin er heldur ikki við á fíggjarlógini so at tað sum mann eg roynir við hesum her tað er at fáa skipað hettar meira í lóg at hetta er man kann siga at tað hevur gingið væl sjálvt um tað ikki verður so øgiliga væl skipað við lóg so er tað gingið væl men tað hevr verið øgiliga næri tað var eitt hækkara álop sum mundi havt við sær at vit mistu allar heimasíðurnar í føroyum tað kundi verið ein ein ein verri støða tað ynskir mann so ikki at at koma í tí støðuna aftur so sjálvt hevur gingið væl so hava vit verið mann kann siga heppin í summum førum so tað stuttat langa um hetta málið er tað at vit royna at fáa hetta her undir skipaði viðurskifti soleiðsnar at tað verður regulerað við lóg og atað er sum sagt øgiliga tekniskt og og eg gangi út frá at eg fái høvið at koma í vinnunevndina greiða nærri frá frá hasum her takk fyri
vit vóru saman
takk fyri ja eg ætlaði at spyrja um landsstýrismaðurin kundi eitt geva dømi um hetta her við hvat góðar góður økinum avnar sigur merkir og tvey so ætlaði at spyrja um hetta við hví tann ásetingin um at mann ikki kann at mann ikki lova selja nøvn víðari tað vil segat spigulera egentliga í at leggja seg á nøvn sum mann veit onnur hava brúk fyri og so selja tey við vinningin viði eyga hví tann ásetingin ikki kemur í gildi fyrr enn í í tjúgu seksogtjúgu
ikki
harra formaður tað er onkra onkrar reglur fyri hvat mann kallaði góðan øki navna sið og a eg veit ikkiu eg kann siga nakað dømi akkurát beint nú ppá standandi fót menmen tað er tað er skjótt at at onkur finna upp á eitt il annað og og og eisini ein ein vandi er til dømis at at atviss er nú knappliga fekk mær eina heimasíðu sum at okkurt sum púra natúrligt var okkurt annar altso tók líkasum navni frá viðkomandi so viðkoman ikki kunta brúka títt navn og nøkur sovorð ting haltsu sum mann gjarna vil fyribyrgja og hitt hví mann ikki seta hitti gildi beinanvegin tað dugi gikki at svara uppá heldur up á standa fót men tað tað koms so fáa greiði á í vinnunevndinia
takkfyrija takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerðtað eru bara framløga eftir á skránni og eg skal boða frá at rættarnevndin hevur lagt álit fram í máli nummar áttaogfýrs er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um fólkanøvn tað er at taka eftirnavn ella millumnavn við giftum tað vór í dag tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin týsdagin sekstanda mars og hann byrjar klokkan ellivu nei orsaka hann byrjar klokkan tíggju klokkan tíggju í morgin tá verður skráin hendan fyrsta viðger av løgsmáli nummar trýoghálvfems skráin er eitt lísindi broytt frá tí sum lá á netinum til í dag altso til í morgin og vit byrjau í fyrstu viðger av løgsmálinum trýoghálvfems uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu síðani er tað løgsmál numar hundrað og nítjan tað er uppskot til løgtslóg um broytingí løgslóg um fólkaskúlan skeið og fyrstuhjálp síðanikoma løgsmál nummar hundrað og trettan tað er uppskot til løgtslóg um at seta úr gildi løgslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmála og síðani er tað løgsmál nummar hundrað og fimtan fyrsta viðger uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um miðlastuðul tað er broyting til verkætlanarstuðul síðani er tað fyrsta viðgerð av løgsmálnumar hundrað og sekstan uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um lestrarstuðul og tað er eftirlit við lestrarni reglur um stuðul til skúlagjald til lestrarfyrireikandi altjóða miðnámsútbøku uttanlands norðuraflokkur javnsettur í miðnám í føroyum og hægri hámark við skúlagjald til útbúgving uttan fyri norðurlondina og fyrsta viðger av løgtinsmáli nummar hundrað og trýogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almennur frídagur og framløguer eisini skráso er hesin fundur loysn